ja so er hesin tingfundurin settur og tað fyrsta málið á skrá ti er ein atvøðugreiðsla um at skivna fyrispurning s eitt tjúgutjúgu til helga abrabsen landsstýrsmann frá jóhandal løgtingsmanni við víkjandi ravmagnsviðurskiftum og um oingin hevur nakað at mótmála til atat vórða svaraður so verður tað avgreitt uttan avkvøðugreiðslu ja eingin hevur nakað at mótmanla í tíøpi so verður hasin svaraður so koma okur til fyrstu viðgerðina av tingmáli nummar trýogtjúgu ítjúguogtjúgu og tað er uppskot til løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komuð til føroyar føroyar og har skal eg birja um framsøgufólkfyri fólkaflokkin erta jakup mikkelsen fyri tjóðveldi orsaka fyri javnaðarflokkin er tað aksel velemsum johannesen fyri tjóðveldið verður tað kristinu háfoss fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri framsókn rutt vang fyri miðflokkin biljusinussen so fær jákup mikkelsen orðið ger so væl
harra formaður hetta er eitt uppskot um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroya í samband við at konnu vit nítjan kanningar verða gjørdar og hetta verður eit gjald sumferðandi sum eru frá tólv ári og uppeftir eldra enn tólv ár ella tólv ár og eldri sum koma at gjalda gjaldið er frítíkið fyrði mmig og verður trý hundrað og tólv krónur øhtað verður mett at ferðatalið nú og hetta verður galdandi frá fyrsta oktobur til einogtretivuda í teltan tað er eingin ivi um at tað tað kostar nakað av peningi at fáa gjørt hetta her og og tí er nokk hálningurin tann at tað er rætt at tey sum fara at ferðast út at ferðast ella tey sum koma hendanvegin at tey gjalda hesa kanningina sum í stóran mun kann forða fyri at smittan verður borið víðari einki er hundrað prosent sikkurt og tað kann sjálvandi vera vera fólk sum eru negativ viðkomið til føroya men so ganga nakrar dagar so kunnu tey allíka vísa seg vera positiv otí haldi eg persónliga at tað er ógvuliga umráðandi at gera púra greitt at tað verður forvæntað av fólki at tey eisini kanna seg sætta dagin vit hava sæð a dømi um at fólk eru komu til landið og hava verið negativ og so er tað staðfest positiv seks dagar aftaná eg haldi eisini at tað er týdningarmikið at fáa sagt frá landsins myndugleikum at tá ið mann er kannaður við á flogvøllinum ella áøðrum staði á veg inn í landi og mann ætlar ella fer at kanna seg aftur nakrar dagar aftaná seks dagar so eiga fólk at vísa skil og vera vís og ikki ganga sum segði hann og mala allastaðni bara fyri at passa upp á seg sjálvan og passa upp á onnur tað er tann viktigasti parturin fyri at kunna halda smittuni burtur ella halda niðri tað er at hvør einstakur í hes landinum vísir ábyrgd so eg havi skilt á lanum at hetta er eitt uppskot sum allir flokkar fara at taka undir við verða tíggju túsund kanningar gjørdar um mánaðin so vildi tað kosta omanfyri tríggjar milliónir í hesum uppskoti fer landskassan at fáa inntøkur á tríggjar komma einar tvær milliónir so tað kemur at standa meira ella minni upp og niður so tað eru nokk eingin ivi um at tað er ein útbroydd semju millum fólk eisini at hevur tú ráð at fara at ferðast so hevdú eisini ráð til at kanna teg fyri at tryggja teg sjálvan og tey fólkini sumdú umgongst øeg haldi ikki at eg havi so nógv at siga um at ger í málið uttan tað at tað kemur í fíggjarnevndina og vit ætla at fara at bera skjótt at soleisa a hetta málið kann verða avgreitt fyrst í komandi viku takk fyri harra formaður ja takkso er tað
gjørdi væl ja tað er gott at landsstýrin hevur komið við hesum lógaruppskotinum sum
hj heimilla mann kann taka gjøld fyri koronakanningar hjá teimum sum velja at fara at ferðast tað sum kanska undrar eitt sindur er henda her sætta dagin sum vit jú triðjavinfólk tey skulu eisini lata seg kanna eg kundi hugsað mær at hort spurt jakum mikkelsen sum ein partur av samgonguni hevur samgongan viðgjørt tann partin altso hvør í grundgeving fyri at ókferðafólk skulu rinda fyri ta fiskkanningina men ikki ta næstu kanningina og er nakað ávegis tíviðvíkjandi tí tað hangur møguliga eisini saman við einum aðrari heimild sum eg skilji at lagnum um mann heldur mann manglar viðvíkjandi farsóttarlóggávuna hevur mann tosað nærri um tann partin av síðuni eisini og um møguliga at heimtaka farsóttarlóggávuna fáa gjørt tær neyðugu tilleiðingarnar sum mann hevur tey røttu amboðini til at loysa hesi her støðunaja takk ger so væl

jegg ee ivist ikki í at tað verið tosað um tað í í landsstýrinum og eisini í myndugleikunum sum hava við hetta at gera n tað er sum støðan er nú er tað ein tilráðing mann mælir fólki til at fara og og sum nú er er tað ókeypis men har eru nógvir variantar inn ímillum tað tann fyrsta dagn o sætta dagin og til dømis veit eg hesa tíðina kemur ein nokk so stórur nokk so nógv fólk til føroya sum eru handilsroysandi sum vitja fyritøkur í føroyum og tey verða kannaði tá i tey koma og sum eg hav skilt so fari hesi fólkini runt um landinum og eru úti og alt hetta her dagin ætt t er komin og og og tað er absolutt ein vandi í tí at at vit fáa eina rygva av fólki inn og og vissu tey ikki eru ansin so so kann tað ganga galið viðsu tey eru visu tey bera koma við nítjan so eg støðan trupulleikin er rætiliga kompleksur og vit eru alla tíðina vanda fyri at smittan kann koma til landið og og tí er hasin spurningurin sum kristina afsett eisini verdur at taka viðíinfæ
so er tað kristanandreassen sum n er viðmerking ger so væl ja takkfyrhara formaður tað er soleiðisar at vit høvdu
altso eieingin tilburð varð staðfestur frá tveyogtjúgunda apríl fram til ólavsøku gott væl tað tí vit vardu okkara mark nokk so væl og nú hava vit eitt system hvar i fólk filu hesta táty koma til landið og so siga vit e eitt tilmæli um sætta dagin a nú fer ferðafólkatalið á minkað til føroyar heldur jakun mikkesen i tað ikki hevði vit rættast at gjørt soleiðisr at vit hava tvungið testing sætta dagin i ein o einfarm fyri trótdarhaldið regulera við lóggávu heldur enn at blíva við at koyra up á hetta her at vit mæla til sum tú sjálvur sigur handilsreigjandi komandi til føroyar og tað verðu ikk yvirhildin í praksis er tað nótryggjandi t vit fara in ímóti móti veturin at vit blíva við at koyra við einum so sokallaðum frívillium systemi tá vit skula hugsa um at verja okkara landi ja takkgersovæl jørgunmikkese
harra formaður eg helli rættiliga nógv til
tað sum kristian andreasen ber fram og eg má siga akkurát mær at tað at handilsrøkandi koma upp til føroyar hesa tíðina at vitja kundar so víðari persónliga hevur tað veit eg at tað hevur steran týdning men soleiði sum støðan er nú so kundi tað saktans verið orðnað yvir telefon ella telesamskifti ella á ein annan máta enn at teir komu her otí nú var ikki bara ha tað snýr seg um tað ikki nógvir onnur fólk sum koma hendan vagin men men við at gera tað sum kristian andreasen er inni á at seta ein strammar reglar upp við at fólk sum koma her at tey skulu vera í søttahaldi inntil tey eg kannaði tann sætsta dagin men so kemur hin vinkulinin og tað er tað at tey koma eisini fólk til føroyar og eru her bara tveir tríggjar dagar so havstað aftur og men eg haldi at akkurát hasin parturin átti mann at stramma upp fyri at tryggja okkum øll takk fyrija takkso

til viðgerðar er eitt uppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum ø og tað e eitt uppskot til løgtingslóg um at tíðaravmarka avgjald á ferðandi sum koma til føroyar fyri koronakanningar h lat meg fyrst siga at javnaðarflokuri tekur fult undir við at vit kanna øll ferðandis sum koma til føroyar vit komu og eisini við við sætta degi sum sum er tilmæli í dag og eg veit at tað er kanska iki rætt at seta spurningin til landstýrismannin o fíggjarmálum men um hann hevur hov svar so kann han svara enokk virð rættari sett spurningin til lansýrsmanno heilsumálin men hvussu nógv fylgjir hesim tilmæli við at lata seg kanna sætsta dag verður tað filt ella ikki tað tað eigur rokgi úr fram at myndugleikarum a hava tøl uppá men tað e kanska vit taka so undir við tí og tað er kansta besta matn verja okkum ímóti at fáa korona til landið sjálvandi eg korona her men at mann maskal avmarka tað og kanst kal heilt halda tæð burtur so er tað landamorkin sm mann fyrst og fremst skal hava eyga við og vit taka eisini undir við at at tað er tann sum ferðast sum sjálvur rindar sum útgavðspunkt tí sum eisini undanfarna røðara venja hevur ann ráð at ferðast sum eisini rað tilat rinda hetta gjaldið og tað kansk órímiligt at tey sum ikki ferðast skulu rinda fyri tey sum ferðast fyrikanningin her peint og at ummi setast kanska aftur við at ferðast tí tað ikki vilja fáa smittuna sjálvi ella útseta onnur fyri at fáa smittuna tí tað eri sjálvandi ei vandi tá ið mann fer til lond at ferðast sum hava kanska nógva útbreiðslu av koronasmittu meðan tey sum ferðast kanska so setas ikki bara seg sjálvur men eisini onnur í í eina ávísa la størri vága ogaltso onnur skulubetala fyri tað halda vita ikki rímiligt men tað eiga atvera nøkur undantøk og tað eru eisini nøkur undantøk millum annað sjúklingar sum vit senda á landinum heilsuverkiðsendir á landinum tey skulu ikki rinda fyri fyri ahesa kanningina tað rindar heilsuverki fyri tey í tí sambandi kundi eg hugsað mær at spurt landsstýrismannin um tey eisini er galdandi fyri fylgjarar fylgjarar hjá sjúklingum sum sendi viðsjúklingum sleppa tey eisini undan at vinda hjálvi tey erju eisini senda heilsuverkinum á landinum tað vóni eg ter og tað er tað kanska má taka eitt annað sum eg havi hugsað sum møguligani kundi veri att undantak eisini kanska er tað forkompenserað at gera í lóggávu tað er at nøkur sum ferðast fríviliga tey kunnu setast aftur men at onnur mugu ferðast orsakað av arbeiðsørindum til dømis tey sum arbeiða uttanlands ferðast regluliga skuldu tey kanska eisini tipa undan einum gjaldi tí tey mugu ferðast men um tað er so einfalt at gera lóggávu veit eg ikki men tað akas eeg havi hug til t taka upp í nevndini eitt annað sum er komi fram í samband v hetta málið tað er ati tað eina flogfelagið sum sum hevur flogi up á føroyar sass hevur boða frá at tey gevast at flúgva nú fyrsta oktobur tað eru kvinnar orsøkir sambært teimum tað eina er at korona ger tað at ferðafólkatalið er so lítið í løtuni at tað ikki er handilsliga burðardygd hjá teimum at flúgva uppá føroyar g hitt er at ella at tey siga sum steinir oman á byrði kemur nú at tað krevja gjaldið inn og eg veit ikkium tað var fyrisitingarliga kompliniserað hjá teimum og at tey komu so seint tað vil siga eisini atgongumerkir ella flogbølektir sum eru seldar skuldu eisini nú faraftur umaftur hvar pengarnar inn og tey er spurningurin um mann kundi handfarið tað eitt sindur øðrvísi tað veit eg ikki soleiðis at mann gjørdi tað smidligari hjá flogfeløgunum og og

annarsferð uppskotið úr gildi tann fyrsta januar fyrst komandi tað er møguliga í lagi tavn tað r eisini nakað sum sum mann kanska kondi spurt hind nærriinn á um um tað er rætt at hon skuldi verið galdandi lýsindi longri tí eg vænti ikki at koronur av tá men men lat okkum síggja og taka tað undir nevndarviðgerðini men sum heild so taka skjótt uppskotið so tekur javnaðarflokkurin undir við uppskotinum men hava nakrar spurningar til landsstýrismannin og í í fíggjarnevndini sum møguliga kunnu viðføra onkrar smærri broytingar eisin su eg kundi hugsað mær at tikið upp tað er tað er onkur sum ført fram og tað er kanska ikki beinleiðis ella

og her hugsaði sjóvegis ati tað kemur til treylarar við førara sum skulu av landinum so er tað monopol á tí í leiðini tað e eit privat monopol har tað bara er smyrjilein og onkur heldur at kostnaðurin rættiliga høgur hjá privatu vinnufyritøkunum at flyta ein treylarar við shjá føri av landinum har kanska smyrjileit er em kappingarneyti sum flytur kanska treylarar uttan førarar av landinum fyri einum ein lægri prís vil onkur vera við og nú tá hesundu gjøldini koma atso er tað so steinaðun byrði av tey sum ikki altso onnur vinnurekandi tey skulu betala hetta gjaldið meðan kanska smyrilan sjálvt sleppur undir undan tá tey teirra farmaflutningur so ferð til at gera nakvat við tað men tað er onkurt sum hevur royst tann spurningin tað kundima kanska hugt eftir um tað ber til at gera gera nakað fyri st júst tað soleiðis at er tað kanska eina kappingaravlagandi kapping frammanundan at hon ikki verður verri ví hesum gjaldinum sjálvt um tað gjaldið ikki er so stórt í mun til samlaða umkosnin av at at at hava farmaflutning millum føroyar og teimum nei hara formaður javnaðarflokkurin fer at geva málin eina góða viðgerð í
so verðer fari víðari til næsta røðara tað er magnus rasmussen fyri sambandsflokkin ger so væltakk fyri harra formað
mann er fatan av at tað eri rættiga breið semju um um hetta her at hetta skal gerast men so hevur mann sjálvandi onkran spurning um kanska onkra viðmerking eg haldi ikki at eg fari at endurtaka alt tað sum teirrara sagt men taka í okkurt av hesum ø tað hevur verið ført fram næstan síðani dag eitt tá ið vit begintu at krevja at testing skuldi vera atonkur má gjalda hetta er jú ikki ókeypis og tá hevur tað verið soleiðisnar at tað almenna hevur goldið tað vil siga allir skattaborgarar hava goldið fyri hesa testingina og tað er verður ført fram at um man ikki heldur tað er órímiligt um tú ser tann sum tann sum sjálvur er ferðandi skal gjalda og tað havi eg havt varhugan av at mann hevur verið rímiliga samdur um og sjálvur haldi eg tað ljóðar nokk so natúrligt at tað erup á tann mátan men tað kann undra at eg gingið so lang tíð altso vit hava testa í mánaðanrsvís og so nú hevur mann so funnið eina loysn at mann ikki funnið ta loysina fyrr altso tað tað kanska undrar meg men so kann mann siga besturseint menn ongantíð kann mann eisini siga tað hevur verið ført fram at ta er kanska í so knapt altso hetta skal frá fyrsta oktobur og onkur hevur sæglt ferðaseðlar men tað vil altíð vera so men eg hugsi um hett her tíðarskeið haltu er tríggir mánaðar altso tað tað er ikki serliga langt og ty iki tí mær dámar væl at mann hevur ein eina sólseturs dagfesting nast tríggir mánaðir áðrenn vit hva venta okkum so er ur tríggir mánaðarfarnir tí kundi hugsað mær kanska spurt landsstýrismannin altso hví akkurát nú til nýggjárs um mann sær fyri sær at hetta fer at halda fram ella ella hvussu hvussu tað er tað tað kundi verið áhugavert at vita tað eru tvey hoyringssvar her og tey tey eru faktiskt alment kend men tað sum eg dugi at síggja at atlanslog hevur havt viðmerkingar til hetta her uppskotið og at fíggjarmálaráðið hevur tikið nógv av tíð til eftirtektar fyr ikki at siga alt soleiðr sum ætlanslog hevur peikað á eitt ela annað sum kundi verið gjørt eitt lítið sindur øðrvísini til seinast skrivað so ætlansflog at sannlíkt ferð ferðafólkatalið á minkaav hesum her at tað kemur eft avgjaldi tað er sjálvandi ein ein meting hetta er jú ein eykakostnaður men kanska ser í mun til at vissi onkur ferð eina ferð so er trý hundrað og tólv altso í prosentum ikki so kanska so nógv men men alt ger mun so at tað er so ein viðmerking tá ið vit so koma til til hitt flogfelagið so so hevur tað verið eitt sindur við hesum her atvass at flúgva tí hetta kemur hetta her gjaldið og lat meg siga at tað harmar meg nógv at ss gefst men eg haldi teir hava undirstrikað ella tey í ss at tey vóna at tey kunnu taka tað upp aftur meðan høvuðsorsøkin er nokk minkandi ferðafólka grundarlag til til flogfelag tá ið tað verður sagt at hetta er so dýrt fyri flogfeløgini so hoyrdi eg eg eg veit ikki um tað ikki feila tey sigu stjóran í atlantik men onkur nevndi at tað høvdu tvey fólk arbeitt á eina tvær tríggjar vikur fyri at fáa hsa skipanin at koyra tvær tríggjar vikur visu vit hugsa tvey fólk arbeiða í tvær tríggjar vikur ella um teiy tríggjar fýra vikur so kosta tað nakað men tað er ikki tað heilt heilt stóra so at at tað skal vera tað sum ger at ss ikki fer at halda fram at flúgva nú vetur ja eg veit ikki ordiliga men eg trúgvi sjálvur at høvuðsorsøkin er at ferðafólkagrundarlagið er so nógv ín minka orsakað av korona

stjóran ið vissufarir á ái land hevði eg ikki so skrivliga nógv at siga um hetta her men men sá fyri sær at kanska ferðafólkatalið fór at minka eitt sindur tað tað er so ein meting men sum sagt altso trý hundrað og tólv krónur jú tað eru pengar men í mun til kanska ferðaseðlar og hotellverilsi og sovíðari so so er tað ikki tað stóra hetta er meira prinsipielt er tað skattaborgarin skal betala ella er tað tann einstaki sum som kemur til til føroyar hetta við um mann skal testa sætta dag altso tað er krav tað eitt og eg haldi ikki eg fari skeivur tá ið tað er farsettarnevndin sum hevur ásett tað og tí evur og og tað er soleiðir at tað sum farsettarnevndin ásettur tað skal landskassin avhalda tær útreiðslurnar mis ið mann ikki sendir rokningina víðari ella sigur at onkur annar skal betala tað og tí hava vit betalt hetta her og tí hevur a ikki verið ókeypis nei vit hava betalt tað allir men so er tað sætta dag og og visi eg hugsi sjálvur so ja hví ikki sætta tag altso tað má væl sagnast vera ein orsøk til at tað ikki er eitt krav ha og tað er kanska út frá einum heilsufrøðisligum

nú nevndi jakun mikkelsen um hesir handilsfðand sum koma til føroyar sum eru runt um í samfelagnum sum hava verið testaði við dag eitt og og eri kanska farnar av landinum aftur í dag tað seks han men eg havi sjálvur varð hon av t har sum eg komi at tey sum hava at testa seg í dag eitt tey ansa virkuliga væl eftir at ikki at verða í millum nógv fólk men tá er tað álit líkasum upp til hvønn einstakan so tann spurningurinum um sætta dag haldi eg viðkomandi og hví mann ikki hevur tað men farsóttarnevndin hevur so sett at tað skal vera tað eitt tað er hvussu her tað eg haldi hatta var í høvuðsheitum tað sum eg hevði a sigað hetta málið kemur ír fíggjarnevndini í fíggjarnevndina og tað fær eina góða viðgerð har tað skalikki va nakrar ivi um tað takk fyri

gott at mann nú fær hesa heimildina upp á plássið so mann kann taka gjøld fyri kanningar sum verða gjørdar av ferðafólkum men eg eri samd við magnus rasmussen og at mann kann kanska undra seg yvir hví tað er ikki langa tíð tí hatta kemur gild fyrsta oktobur vit byrjaðu hálvan juni við hesum er ella sjeyogtjúgunda juni fyri at vera meiri ítøkislig við hesum er kanningurin hví tað er ikki langa tíð og so er tað hin spurningurin hví velur mann so bara at siga at tey rinda fyri ta eini kanningina og ikki kanning nummar tveyeg veit ikki um magnus rasmussen er blivin kunnaður nakar um landsstýrin um tað annars sum mugu sjálvan fáa ta upplýsingina í fíggjarnevndini men sum skilt so hevur orsøkin til at tað ikki hevur verið eitt krav sætta dagin tað meini at landsstýrismaðurin í heilsumálum hevur upplýst áður í øvurmálum hevur verið manglandi lógarheimild so átti landsstýrið kanska komið við tí lógarheimildini eisini saman við einum kravi um at mann rinda fyri báðar kanningar ja takk hjá so væl
agnus rasmussen takk fyri harra formaður ja at tú hevur gingið
ki man sigur fleiri mánaðar til at mann er komin til hetta her tað kanska tíðir upp á at eg evi verið eitt sindur kompliserað hetta hevur nokk ikki bara verið bara bara í t eg yvist onga løtu í at landsstýrið um fíggjarmálaráðið hevur arbeitt við hesum her tí at tað hevur verið líkasum mann mn mann næstan fólk ein semju um at tað er taðtann einstakir sum skal betala ogeg haldi eisini út milum fólk heldur mæn at tað er rímiligt men ata hevur tikið so langa tíð má væl saktans vera at tað verður onkrar avbjóðingar tað kann so landsstýrismaðurin svara fyri hetta varð sætta degi ja er tað ein lógarheimild sum skal til so so er tað nokk svarið upp á tað men eg eg má siga eg eg veit ikki men tað sum eisini kundi verið áhugavert haldi eg t at vita tað er tað at fyrsta dag tá verða øll testað um tað er nøkur hagtøl fyri hvussu nógv testa seg satt á tað tað tað kundi faktiskt verið áhugavert men eg eg ivist í um um tey hagtølini eru til staðar men tað er møguligt at tað er ein lógarheimild sum manglar ella sum mann ikki hevur fyri at gera ta til krav a testa sætta dag men tað dugi eg so ikki at svara uppá takk fyri ja tak
so er næsti røðari kristin o háfoss fyri tjóðveldi ger so vælfyija til viðgerð er eitt lóg
barauppskot frá landstýrismanninum í fíggjamálum sum skal geva heina heimild til at áleggja avgjøld á ferðan sum foma til føroyar og endamálið við gjaldinum er at rinda fyri tær koronakanningar sum verða gjørdar av ferðandi tá ið eir koma til føroyar uppskotið leggur so upp til verður hesar trý hundrað og tólv krónurnar sum svara til tær trý hundrað og hálvfems krónurnar sum fólk rinda í dag fyri kanningarnar ella sum landið í dag rinda vegna fólk fyri kanningar á flogvøllinum minus mvig og eg kann siga at innlrandi at vit tjóðveldi taka fult undir við at landsstýrið fær ta heimildina sum er neyðugt til attryggja sær at ferðafólk kunnu rinda fyri eygna kanningar tí at vit meta at reint prinsipielt er tað ikki rætt at allir føroyingar skulu rinda fyri tær kanningar ið ið er neyðugur at gera av ferðandi og hevur tú ráð at fara at ferðast so hevur tú væl eisini ráð at rinda fyri júst hendan partin øh tað sum vit kanska undrast um er hví tað tikiki so langa tíð vit vita jú vit hava játtað nógvan pening her á á løgtingi ítøkiliga tann seinasta broytingin í játtanin var at vit komu upp á trýogtjúgu milliónir krónur sum landskassin hevur rindað hesa tíðina og vit tosa um at heva hevur staðið uppá í meira enn tríggjar mánaðir tá vit koma til fyrsta oktobur har landið hevur rindað heldur enn at mann hevur fingið hesa her heimildina til vega og tað kann kanska undra hví mann ki heur arbeitt nakar skjótari men málið kemur sjálvandi fíggjarnevndina og har fara vit at fáa lýst ymisk tíð viðvíkjandim nærri og eg havi nakrar spurningar í samband vi htta málið millum annað er hetta i eitt gjald sum skal áleggjast øllum ella kunnu ávís undantøk gerast hetta við sjúkraørindum fólk sum eru sjúkraørindum tað verður so lýst í málinum at tað verður endurrindað aðrar vegir so tann partin er er tryggjaður væl er tað onnur ting við skullu gera til dømis um tey hava fylgjarar við sum mugu fáa lýst taðnari øsum verður eisini víst til í lógar uppskotunum at flutningsfyritøkur fáa heimild til at taka gjald uttan avmarking og kanska neyðugt at fáa lýstaltso er ikki aitt mark fyri hvussu stórt ómanksgjaldi ger er hvat hugsar mann fyri sær frá landsstýrisins síðu og vit kundu jú vorderað eisini fíggjarnevndina er tað aitt mark vit kundu sett inn soleiðis at tann parturin ikki blívur óneyðuga stórir og tað omasgjaldið er tað væl nakað sum ferðandi eisini koma at rinda ella hvussu so er tað verður tð eisini víst á at tað er flutningsfyritøkurnar sum skulu taka hetta gjaldið innog atlansflog hevur so upplýst at t hava ment eina talgilda skipan eg kenni ikki hvørja skipan ítøkiliga smyrlein ætlari at brúka sæsst hevur so fráboðað at tey trekkja seg til bakar men høvdu skulu funnið sína e egnu skipan spurningurin er um tað hevði verið lættari og bíligari fyri allar partar a mann hevði eina felags tøkniliga skipan sum allar flutningsfyritøkur kundi brúkt í sambandi við hetta gjaldið og eg veit ikki um landsstýrið hevði viðgjørt tann spurningin men tað kundi verið ein loysn fyri at gjørt tað lættari fyri allar partar øh so er ein annan spurningur eri nú hevur landstýrsmaðurin valt at brúkt hesa upphæddina trý hundrað og tólv krónur sum er grundað á tað sum ferðafólk rinda fyri kanningarnar ella sum landið rinda vegna ferðafólk fyri kanningar á flogvøllinum trý hundraðog hálvfems krónur miðunus emveg men sum skilst so rinda rinda vit umleið fimm hundrað krónur fyri tær kanningar sum verða gjørdar tá i fólk fara upp or vúr norrønu hvat er hugsanin um munini millum har altso er tað sum nakað sum ferðafólk koma at rinda afturat liggur tað í hesum her ómastjaldinum hvørjar tankar hevur landsstýrið tíviðvíkjandi tað er so ikki blivið lýst neyvari í her hyggja vit at gildiskomin í lógaruppskotinum so skal lógin koma í gildi fyrsta oktobur og fara úr gildi longu fyrsta januar tvey nú veit eg ikki um landsstýrið veit okkur sum vit ikki vita mentað sumalmenningurin greiðir um tað er tað at hevur veri neyvan nakað koppingarevni klárt soleiðis at vit øll eru koppsett áðrenn fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu og tí er nokk eingin ivi um at hetta við at verja okkara landamørk kemur at halda fram eisini aftan á fyrsta januar tí haldi eg halda vit hjóðveldi hvønn fatur at vit eiga at hyggja at nærri at hetta við gildiskomuna vit hava gjørt atv nakar aðra lóggávu eisini samband við korona harva vit hava havt fort ov stutta gildiskomu og júst hetta sama nokk so týðiligt at vit áttu at flutta longri út so kann mann tosað um ja u hvat er meiri hóskandi er tað tríggjar mánaðir inn í komandi ár er tað seks mánaðir inn í komandi ár ella er tað níggju mánaðir inn í komandi ár tað mugu vi vitgera nærri eg hugsi eisini at flutningsfeløgini høvdu verið áhugað í at vita nú skal hesin kostnaður upplýsast teimum ferðanum sum ætla sær at ferðast komandi ár eisini av tí orsøk kundi tað verið skilagott atvit fingu eina gildiskommu sum kanska var meir realistisk soleiðis at mann ikki nú selur ferðaseðlar inn í komandi ár uttan at upplýsa at hetta her gjaldið nokk so sannlíkt kemur at verða galdandi í hvørfall í fyrra helvt avkomandi ár ein annar spurningur sum verður reistur í samband við tað málið er sjálvandi hvussu við kanningini koronakanningini sætta dag á tá ð ferðandi koma til føroyar hví verður tað ikki nevnt sum partur av hesum her lógaruppskotinum meina vit ikki at fólk skulu kannast tvær ferð tí hetta her málið snýr seg nokk so nógv um tað prinsipiella er tað landið og landskassin og sum føroyski skattgjaldarin skal rinda fyri ferðandi tá tey skulu hava hasar kanningarnar ella er tað ferðandi sum skal rinda fyri tei og hetta lógaruppskotið sum tað leggur upp fyri nú so sigur mann fyri helvtina av kanningunum kanningina tá mann kemur til landið har skulu ferðafólk nú sjólvrinda men fyri tey næstu kanningina sætta dag har skal landskassin rinda øhví nú tað tað er nakað vit mugu viðgera í í fíggjarnevndini eg havi øgiliga trupult við at síggja grundgevingina fyri tí tó so at landstýrið hevur upplýst nakrar ferðirnar at mann manglar eina lógarheimild fyri at lógaráleggja at vit kanna aðru ferð og eg veit ikkium tað er tað sum so hongur saman við at mann so heldur ikki kann krevja gjald fyri tað men júst hetta her við tí manglandi næsti koronakanningin av ferðafólkum var jú høvuðsorsøkin til at vit fingu eitt stórt nýtt koronaútbrot í august og nú kenna vit ikki orsøkina til hetta her nei triðja útbrotið sum hevur verið millum okkum hesa her seinastu dagarnar men onkrastaðni er tað komið frá og tað er ikki ósannlíkt at tað aftur er talan um onkran sum er komin til føroyar sum hevur verið negativur í tí fyrstu kanningini men sum hevur víst seg at verið positivur eftirfylgjandi og og óvitandi hevur gingið runt og smittað onnur tí hevur tað ófatiliga stóran týdning at vit halda fast í hesum her við at fólk verða kannað tvær ferðirnar og har kann tað undra at vit ikki hava eina skipan sum er meira trygdtíviðvíkjandi tí vit hava annars ein tilbúgving upp á øgiliga nógvar aðrar mátar vit vit kanna øgiliga nógv vit fylgja væl upp vit koyra fólk í í sóttarhald vit hava upplýsing og annað men har sum vit eru allarallarmest sárbar tað er við landamørkini skuldu vit fyribyrgja at smitta kemur aftur og útbetkoma aftur so ertað við landamørkini og har vit høvdu eitt hol í skipanini tað vistu vit tað blivut eisini upplýst av serfrøðingum um tað var tí vit ikki kannaðu aðru men so settu vit okkum fyri at lat okkum tetta tað holið men í fyrsta umfar bleiv tað bara eitt tilmæli og tað har heita landsstýrið um at gera tað ti meira enn eitt tilmæli tað má vera soleiðs vit kundu fylgja upp upp á hatta og tað krevur sjálvandi krevur tað eina skipan so ella so har ferðanir sim koma til føroyar verða skrásett og har tá ið mann so hevur fingið framt í næstu kanningina at tað verðurskrásett aftur sum mann veit um fólk hava verið har ella ikki og samskiftisupplýsingarsoman kann venda sær til hesi fólkini um tey ikki koma tilkanningina sætta dagin og gera vart við at tey verða biðin um at koma til hasa kanningina eg eri vís í at føroyingar fara og lata seg kanna sætta dag meni eg veit ikki hvussu tað er við teimum sum koma úr útlondum um tey kenna seg líka nógv bundina av tí eg havi hvørfant hoyrt frá fólki sumuppliva tað sum um at hetta er jú bara eitt tilmæli og tað er ikki gott nokk tað er ikki trygt nokk og eg haldi bara tann ótryggleikin sum fólk skulu liva í at nær kemur tan næsta útbrotið er nokk til at vit áttu at sett hundrað prosent inn upp á a tætt hetta her holið og tað er als ikki tætt nú

haldi at vit í tjóðveldi og og fyri sjávandi eisini í andstøðnat hava gjørt alt vit kunnu fyri at samstarva við samgonguna og við landsstýrið íhesa her koronatíðini vit hava sjávandi fulst á serliga aftaná hjálparpakkan eitt at vit valdað ikki at landsstýrið hevur verið nóg áhugað í einum tóttam samstarvi um tað sum blivu lagt fram áðrenn kann vísa á at vit í tjóðveldi mælt tey til longu fimtanda tá vit lótu landamerkini upp fimtanda juni at vit skuldu korona kanna øll tá segði landsstýrið nei tað ynskja vit ikki men tíbetur broytti mann meining og fór so í gongd við at korona at kanna øll sjeyogtjúgunda juni vit vístu eisini á longu tá í juni at tað var neyðugt at fáa ta neyðug lógarheimildini gildi soleiðis at hetta rokningin ikki bleiv koppað yvir á allan skattgjaldaran um ferðandi koma til føroyar sum mágu tað sjálvandi rinda fyriensar kanningar men landsstýrið segði tá nei tíbetur er mann nú komin so við ein lógarheimild frá fyrsta oktobur men hetta er so kostað okkum trýogtjúgu milliónir krónur íhvørfalli játtan eg haldi landstýrismaðuin kann upplýsa hvussu nógv er brúkt av tí men betur seint enn ongantíð vit eru fegin um at tað nú kemur hann heimild vit hava so nakrar ivamál og spurningar sum heva verið inni á sum eg haldi vit mugu fáa lýst og og so mugu vit tí altíð verðini fáa ta neyðug lógarheimildina at tryggja tað at vit fáa hasa kanningina sætta dagjtak
so er tað viðmerkingar tað er edva jacobsen ger so væl kfyri formaður ø
er kristin hafoss við ella ætlar at arbeiða aflar kristino havast arbeiða fyri at vit at depetmil kemur í gildi í føroyum tað er ikki ein heimild sum er og eg kundi ímyndað mær at vissi mann t er tað við greinskirnar og tað r eisini familjur frá føroyum sum kanska við sum kanska fara fleiri avstað sum skulu gjalda fyri við greinskina men skal mann so afturgjalda sætta dag eg kundi ímyndað mær at tað so kanska vóru nógv taetað haldi eg tað sum mankannvera bangin fyri at tað so var nógv sum velja tað frá tí at tað var blívin dupult og kanska fær avstað tvey vaksin og og trý børn og so knappliga er tað kanska fleri rættiliga nógvir pengar mann skal út við kanska eini tveyogtrýss krónur í testingum við dupultum testingum so at eg veit ikki hhvaski g s hugsa mær um tað um tað r ikki kundi fráhilduð fólki um tann tryggleikin er at tey koma aftur hhvussu skal tað so skipast hvussu langt skal lógarverkið vera so tað annars vænti eg at fólk faraja takk
takk fyri tá er tað kristan háfas sum fær duga at svara ger so væl j fyrst og fremst so haldi at vit mugu
fáa tað neyða gargrundarlagið soleiðis at vit kunnu tryggja okkum at fólk verða kannað tvær ferðirnar tí tað vístu seg bæði í august ta stóra útbrotið sum komu tá og møguliga er tað eisini orsøki til hetta her triðja útbrotið er tí at onkur er komin inn til landið sum er testaður negativ fyrstukanning men so hevur verið positivur allíkavæl og tað er okkara skylda at verja føroya fólk og okkara samfelag móti fleiri útbrotum og har manglar landsorið at koma við tí lógarheimildini ot og tað vi vit vísa á viðvíkjandi um mann skal um føroyingar skulu møguliga ikki gjalda fyri ta næstu kanningina tað kandi tú givið meining men at at føroyski skattgjaldarin skal rinda fyri útlendingar sul koma hendan vegin tað haldi eg absolutt mann skal seta spurnartekin við ynskja tey at koma her og ferðast sær verða upplýst um áðrenn jamen tað krevur altso at tú fært tvær koronakanningar so eri vís í at tey eisini gjarna vilja rinda fyri tann partin afturat ferðaseðtakostnaðin við víkjandi farsóttarlóggávuna har mæla vit sjálvandi til í tjóðveldi at vit heimtaka hana sum skjótast og fáa tær neyðugu lógarheimildirnar skulu til tó so at vit meta at hetta at byggja á álit heldur enn lóg hevur verið ein góð reglu høvuðsheitum men vit hava tørv á nøkrum
tí eg fari um ja og næstur at røða tað verður bill jústinussen fyri mikluokkin gjørt so væl ja takk
aftur eitt uppskot sum snýr seg um átøk í sambandi við kovidnítjan og í hesum førinum so hevur mann sala um og ynskir ikki at halda fram frá landsins síðu at gjalda fyri kanningar av ferðafólki um flogvøllin ella sum koma koma yvir landamørkini og eg haldi eg havi fylgt eitt sindur við og og fólk hava givið sínar meiningar til kennara um hetta her at tað er púra órímiligt at at vit føroyingar eisini føroyingar sum ikki hava ráð til at ferðast skulu gjalda fyri at onnur skulu útlendingar skulu hava ráð til at ferðast og sum hava sjálv hava ráð at gjalda at vit skulu gjalda fyri tey eg haldi at tað er ein ógvuliga ónýan sera mynd fari uttanlands at ferðast so nóteg nógvar ágóðar sum onnur hava goldið fyri sum skattaborgarar í øðrum londum hava goldið fyri og sum eg sleppi undan at gjalda fyri tann tað roknistykkið er kann blíva ógvuliga skeivt um vit rokna upp á tann mátan og tí eri eg ikki samdur í tí sjónarmiðjunum at at tað er skeivt at føroyingar gjalda fyri kanningar av ferðafólki hugsa vit um hvussu nógv ferðavinnan hevur givið okkum av inntøkum og av virksemi hesi seinastu árini so kann tað slett ikki mátast upp í mun til hesar her tríggjar milliónirnar sum vit nú koma at spara við at leggja tað yvir á ferðafólk vit hava gjørt alt fyri at marknaðar føroyar føra føroyar sum eitt ferðavinnuland tey seinastu árini aftur í tí tíðini tá ið íð johandal ag landsstýrismaður í ferðavinnumálum tá ið eingir pengar vóru at raðfesta fyri í landskassanum tá valdi tann samgongan heilt tilvitað at raðfesta ferðavinnuna burtur úr øllum øðrum raðfestingum við at við at játta pengar til ferðavinnuna má mann siga at úrslitið av tí innsatsinum hevur verið langt oman fyri tað sum nakar hevði droymt um føroyar eru í dag blivin eitt av heimsins førandi ferðamálum og tað bara fjølgast og økist vit eru sjálvandi rakt av einari alheims farsótt júst nú men eingin ivi er um at tað finnast hundrað túsund tals og kanska allarhelst milliónir av menniskjum út kring heimin sum í framtíðini einaferð ætla sær til føroyar at ferðast tí skulu vit eisini ansað væl eftir at vara um okkara umdømi sum ferðavinnuland og tað gera vit ikki við at ja við at vera smálig og siga tað at nú skulu vit spara tríggjar komma eitt tvey milliónir tí at ferðafólk skulu gjalda sjálvir øhinvegin er hetta kanska ikki eitt so ógvusligt átak at tað kemur at forstýra for nógv tá ið ið mann ikki rokna við fleiri enn trý túsund ferðafólkum ella minni um mánaðin í hesa mánaðirnir sum koma og tí kann mann kanska undir tí hættinum siga at hetta er í lagi men gjøgnumgangandi haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at vit halda fast um ta góðu gongdina sum hevur verið og at vit halda fast um at hava greiðar ætlanir fyri hvussu vit skipa ferðavinna í okkara landi og og við verju fyri okkara umhvørvi og náttúru fyri eygað og tað ber væl til og tí haldi at akkurát hetta uppskotið er vendir eitt líkindi skeivt men tað hevur onkursvegna munnið frama í samgonguni at gera taðuppá hendan mátan og tað hava vit eisini tikið undir við landsstýrinum men eg haldi at tað er øgiliga týdningarmikið at vit halda fast um ta góðu gonguna í ferðavinnuni og at vit ikki skaða okkara umgdømi sum ferðavinnuland for nógv tí hetta er eitt av teimum hetta er eitt nýtt bein sum okkara okkara land skal liva av at tað er hett eru nýggjar lutfalsiga nýggjar inntøkur sum koma inn á okkum og sum koma afturat serliga fiskivinnuni sum høvuðsvinna og fiskivinnu og alivinnuni og tað hevur verið til mikið gagn fyri okkara búskap og búskaparvøkstur tað mugu vit ikki gloyma kanska kanska landstýrismaðurin hevur nakrar hugsanir um tað um atta her kemur at um hetta kemur at vera

um um hetta kemur at vera ein lítil strikað í tí rokningini at at halda okkara umdømi langt uppi sum ferðavinnuland
so er tað vistin og há foss mína viðmerking ger o væl er sandu bilsinusen í
hend ferðavinn eini sólsins søga hvussu væl hevur gingið tey seinnu árini og vit høvdu so ófatiliga bjarta vónir fyri júst hetta árið tvey túsund og tjúgu hg tí er tað ófatiliga syrgilig og keðilig støga sum ikki bara ferðavinnan men alt tað føroyska samfelagið av tí sama eisini er komið í av hesiheri koronastøðuni eg haldi t nú ikki at júst hetta uppskotið eigur at fáa so stóra ávirkan á sjálvt ferðavinnuna til hvørfall ikki vónin tað sum endamálið við hesum er at fyribyrgja tað at vit aftur fáa koronu inn til landið vit mugu verja okkara landaork vit mugu tryggja tað at fólk verða kannaði bæði tá teiy koma til føroyar og helst eisini aðru ferð og vit meta av tí vit hav sum nógva aðrar útreslur í samfelagnum millum annað til heilsuverkið og annað at ferðandi kunnu rinda fyri júst kanningarnar frá vit koma til føroyar spurningurin er bara tann hví bara rinda fyri tað einkanningina og ikki tann næstu og tá hugsa eg kanska serliga um útlendingar sum koma her beint og hvussu ja takkger sovæl

ja altso eg haldi ikki at hetta uppskotið er við til at tryggja okkum betri ímóti smittuspjaðing tí at tað er galdandi í forvegin tað er bara gjaldarin sum skiftir hendir nú verður tað ferðafólkini sjálvum sum gjalda meðan landið hevur goldið frammanundan hví man ikki eisini tryggjar at fólk verða kannaðir sætta dagin tað havi eg ikki nakað svar uppá men eg havi tað álit á landsstýrinum at tær kanningar sum ella tey átøk sum landsstýrið ger á hesum økinum við covi-nítjan at tey eru væl gjøgnumhugsaði og eftir ráðførslu við teir myndugleikar sum hava innlit í hesi viðurskiftini og tí havi eg ikki sett tey stóru spurnartekini við hvørji átøk skulu gerast tað haldi eg liggur í hondunum á serfrøðini og landsstýrið hevur allan vegin gingi hond í hond saman við serfrøðini og hevur tikið tey ráðini til sín og gjørt tilmælir út frá tí ja takk

at seta eitt tíðaravmark tíðaravmarkað avgjald á ferðandi til føroyar og tað er sjálvandi í sambandi við hesar her korona-kanningarnar vit hava verðið nokk so greið um at vit hava ynskt okkum avgjaldi vit halda tað rímiligt at man sum ferðandi rindar fyri ta eyka útreiðsluna sum stendst av at korona er ger um seg hso eg haldi eg síggi uppskotið sjálvt sum nokk so ókomplisera og vit fara at taka undir fvyri hesum uppskotinum sjálvandi tað er nøkur viðurskifti rundan um hattaer uppskotið sum vit koma at viðgera í fíggjarnevndini tað er nevnt av tað her við við at tey sum fara niður í sjúkraørindum tey har rindarheilsamálaráðið tær útreiðslurnar ella sjúkrahúsverki og eg gangi út frá at tað eisini er galdandi fyri fylgjarar hjá tí sjúka ella tann sum fer til viðgerðar soleiðis klaða tað at vera at fylgjarin fær eisini golnar sínar útreiðslir so tað avið eg bara tikið fyri givið men tað er sjálvandi eisini nakað vit skulu hava lýst nærri í fíggjarnevndini so eru tað sjálvandi fólk sum arbeiða uttan uttanlands og og sum kanska verða rakt á ein aitt sindur kappingar avliðandi hótt í mun til fólk sum tey annars ella í vinnuni móti øðrum naktúrum sum tey kappast við sum eg eisini kundi hugsað mær at fingið lýst nærri í í fíggjarnevndina tað trúgvi eg kanska er meg meira egna at viðgera í nevndini heldur enn herbeint í her eru nokk so nógvar sovorðnar tað er taljur sum mann er noyddur at hyggja eftir sum kanska ikki beinleiðis er í hesari lógini so er tað tað óvaksgjaldið sum mann loyvir ella flutningsfyritøkunum at leggja á tað kundi eg eisini hugsað mær at líka altso at hetta her hvat ið tað letur upp fyri egenliga sjálvandi kann ein fyritøka áleggja tey teyi ónagsgjøld ið ið hon vil í prinsippinum hmen kanska hatta kundu vit gott hugt nærri eftir í nevndini eisini tað sum eisini hevur verið viðgjørt her tað er atta her við hvat við kanningum sætta dag skuldi mann sett tað fram sum eitt krav eisini sjálvandi vit blíva alla tínar klókari serfrøðingar meiningarnir broytast í tagt við at vit vita meira um meira um hesa sjúkuna men tað vísir seg at tað hevur mann hildið nokk so fast við at mann ikki bara við einari kanning kann staðfesta at mann als ikki er í vanda fyri at smitta onnur at tað ta ikki gagna ferðavinnuni beinleiðis tað haldi eg at vit nokk mugu vera samd um hin vegin so er spurningurin um hvussu stóran skaða hetta ger sjálvandi leggur tað ein eyka kostnað á meneg vænti at nógv ting eru bíligari í føroyum nú enn áðrenn korona so at tað kanska vigar uppupp ímóti visttu sum ferðafólk hyggur eftir tí samlaðu útreiðslunum av at ferðast í føroyum ja nei niðurstovan hjá mær er at vit í framsókn fara ja eg kann næstan lova at vit fara at taka undirvið hesum her uppskotinum men sjálvandi er tað nøkur viðurskifti vit skulu hava lýst nærri í fíggjarnevnini takk fyri a
ersu væl akk fyri harra formaður ikki tað at eg
ikki skal taka undrvð esum uppskotinum tí at tað kom eg at gera men eg havi fylt eitt sindur við og serlig tá kanska verið frá øllum flokkum men serliga frá andstøðuni og kanska frá tjóðveldi sum segði taðn eina dagin at hetta kom at raka tann føroyska skattgjaldarin og og nú var tað kanska farið upp um tjúgu milliónir higartil um mann vildi ikki hava skattgjaldarin í føroyum skuldi betala fyri onnur fólk soleiðis bleivi tað sagt men eg hugsi bara at hvussu nógv fólk av teimum sum ferðast millum landað mann ikki ein øgiliga stórur partur vera okkara egnu okkara egna fólk og so tey sum eu innan fyri ríkið kanska kanska hálvfems prosent vildi hugsa men samstundis so fara kanska fimtan hundrað av okkara ungdómi niður og og vit móttaka gleðiliga um seks túsund krónur um mánaðan fróti danska strattskassanum til okkara ungdóm og tað er eini hundrað og tjúgu hald hundrað og tretivogfjøruti miliónur um árið tá man fer snakka um skattgjaldan hetaðer alt lagið at mann betalur men tað kann gott blíva vanligt roknistykki tá mann efruktsum ja takk ger sovæl ruttvang
fyri tað vil eg skilja edvi jacobsen rætt so er tað meira hetta
teg generella við tí fíggjarviðurskiftunum hjá okkum og so í mun til danmark og har er mín støða fullkomiliga greið at eg haldi at vit hava fíggjarorku til at taka ábyrgd av okkum sjálvum og eiga sum skjótast at fáa ein sjálvberandi búskap og hetta her við lestrarstuðli sum altíð verður tikið fram tað er jú eisini soleiðis at at altso ein føroyingur kann jú kann jú fara til onnur rnorðurlond og eisini fáa fáa lestrarstuðul harbeint umog umvevnt at at at vit hava útlendingar í føroyum sum eisini taka útbúgving her beint so eg dugi ikki at síggja at tað skal vera ein orsøkog eg dugi helst ikki orilia at síggja samanhangin við hetta málið eg trúgvi vist mann fer í eitt tilvildarligt flogfar ínovemburmánað eg havi onkuntð hugsað um tað sjálv hvussu nógv av hesum fólkunum í hesum flogførinum hava betalt sín egna ferðaseðil ti eg vil pástanda at í einum miðal flogfari í novemburmánað eru fýrs prosent av ferðafólkunum sum entin ferðast í krafta sínum arbeiði ella í sjúkuørindum sum jú eisini er ein ein stórur partur so eg trúgvi ikki at tað vera so øgiliga nógv privat fólk sum verða rakt av hesum her hesa ársins tíð men sjálvandi vinnur har sum mann betalir fyri fólk ið ferðast í í arbeiðsørindum takk fyri ja takk og so verður tað landstýrsmaðri í fíggjamál
jørgen niclasen sum fær og ger so væl
harra formaður tað er ikki ofta enn so at eg havi lagt eitt uppskot fyri løgtingið har ið øll framsøgufólkini meir ella minni hava jupla og tikið undir við málinum men tað er so hent í dag og tað er sjálvandi at fráast um at tað nú er eitt avgjald mann skal leggja aftur tað sum øll eru so glað fyri tað tað er so eina onnur søga eg vil siga at hetta uppskotið fyri at byrja við avleiðingunum altso hetta uppskotið hevur tvær avleiðingar tann eina er at landið fsær inntøkur og hin er at flutningsg og ferðavinnan sær minni inntøkur hvussu nógv minni veit eg ikki men men tað eru tær einfaldu avleiðingarnar á uppskotinum htað evr verður spurt um hvussu gera vit hetta altso bara líka siga at fleiri hava sagt at attey sum velja at ferðast tey skulu sjálvi rinda og og legg merki til orðalagið hjá okkum tey altso tað er ikki eg altso

rinda ikki og tey sum velja at kanna seg rættiliga ofta tað eru tilfeldir altso tað hevur eitt heitið oog og og tað kostar hvørji ferð at gera kanningarnar men tey rinda ikki h í hesum førinum hevur mann sagt at vit fylgja lógini og og tað er líkasum har ið at tingini ikki blíva einføld tað er vit hava eina lóg gott nok er eina ríkislóg hon er eisini samtykt her í løgtinginum sum áseta at vit hava eina farsóttarnevnd tann farsóttarnevndin hevur fingið nakrar heimildir og ímillum tær heimildirnar kann farsóttarnevndin krevja kanning í hesum føri viðkomu til landið tað kravið hevur farsóttarnevndin tann føroyska farsóttarnevndin sett tí er tað eitt krav farsóttarnevndin kann eisini sambært lógini senda rokningina til landsstýrið so einfalda g tað og tað er tann skipan sum her verðið galdandi við lóg hava tey sett krav og við lóg hava tey sent rokningina til landsstýrið so kemur mína uppgáva tað er ja men kann eg so ikki bara senda rokningina víðari til tey ferðandi og tað er har nú du ver spurt hví tað tekur tíð tá er tað man rennur seg út í komplikatiónir um hvussu ið mann ger tað tí at tað er ikki heimild at at landsstýrið so bara kann senda rokningina víðari altso nú hevur landsstýrið við lóg fingið eina rokning frá farsóttarnevndini so kann landstýrikið fara uttan víðari send eina víðari út og og tað vil so siga tí hevur tað verið kompliserað so fyri at koma á mál so endaði tað við hesum uppskotinum og tað vil so siga hetta her er eitt reint avgjald avgjaldi eg trý hundrað og tólv krónur sum eg noyi aktíða tað sama sum ein kanning kostar men framvegis verður tað landið sum rinda fyri kanningarnar men tey ferðandi rinda eitt avgjald sum er tað sama sum kanningin tað sum er í hesum uppskotinum nú hava vit sagt at tað er lógin kemur í gildi fyrsta oktobur og fer úrafturgildi fyrsta januar onkur hevur spurt hví tað ø eg hevði ynskt at lógin var bara beinleiðis knýtt at kravinum um kanningar tað vil siga at tá ið farsóttarnevndin metir at nú er ikki neyðugt við kanning um meir jamen so steðgar hetta farsóttarnevndin hevur agartil kravt kanningar fram til einogtretivnda oktobur men har hava vit so mett at tað er ógvuliga sannlíkt at farsóttarnevndin fer at leingja tað og í hesum førinum siga vit vit vænta hvussur árið út tí ella skuldi mann bara gjørt hesa lógina í gildi fyri ein mánað so tá ið mann ú býr vestanfyri og er vanur við eitt flott sólsetur so er freistandi at brúka sólsetur eisini í lóggávu

hso í hesum førinum hava vit sett tað til fyrsta januar tað er altso longri enn farsóttarnevndin sigur men so fer hon altso úr gildi og so mugu vit bara her siga ja men visseg í tað so vísir seg at mann kemur at kanna longur enn tað jamen so má ein slík lóg sum hendan leingjast

hví bara rinda fyri komu og ikki sætta dagin og tað er á teirri einfaldu orsøk at farsóttarnevndin sum er okkara serfrøði eg veit at vit her inni hava meiningar hvussu tingini skulu vera men men tað er um eg so m at siga serfrøðin sum við lógarheimild ásetir krøvini tey hava mett at vit komu má tað vera eitt krav og krav so fer rokningin til landsstýrið og so senda vit rokningina víðari til viðkomandi sætta dagin er ikki mett enn hvussu sverða farsóttarnevndini at tað er eitt krav tað er eitt tilmæl og tað sum vit hava hugsað har ja so kunnu vit gott fara út og siga at hesi skulu eisini rinda sætta dagin hóast tey standa kø saman við ein rúgva av øðrum fólkum í føroyum so eru tey øðrvísi fyri tá altso a er framvegis eitt tilmæli og tí er sannlíkt at vissi mann legði gjaldið á bara tey fólkini í køini sum koma har sætta dagin so høvdu tey verið munandi færri tavilsiga tað at nógv færri høvdu latið seg kannað men eg vil siga um farsóttarnevndin sigur at tað er eitt krav jamen so eru vit eina nýggjárstøðu so nú er ta tað ett tilmæli so mæli eg staðiliga frá at leggja gjald á hesi einstøku fólkini tí so verða færri sum fylgja tilmælin tað bleiv spurt her um mann veit hvussu nógv iði kanna seg sætta dagin og nú var heilsumálaráðharrin framvið her og tað hevur mann ikki tøl uppá men mann er í ferð við at fáa eina skráseting sum kann fortelja okkum tað eg eg giti at at tá fólk eru komin sætta dagin jamen so eru tey bara ein í mongdini at tey tá blíva tey ikki skrásett sum ein sum hevur eg komið til landið fyri døgum síðan tað er bara tað sum eg gitið men sambært heilsumálaráðnum so er mann í ferð við at skipa skrásetingina so a mann kann siga hvussu nógv ið lata seg kanna sætta dag

grundin til at vit ikki seta eit tal á ómagsgjøldini tað er tí at tað kann vera ymiskt altso

vit koma fram til fyrsta oktobur so verða tvey flutningsfelag tað er so einki sum tíðirup á tað verða fleiri atlantigervar eit seratt alment felag og tað vil siga at í í evstu sum s so er tað jú landið sum sum kann grýpa inn men har hevur ætlansloyðið verið greitt úti og sagt at tað gjaldið tey fara at taka tað er tað sum sum tað regulert kostar tí tað er tað sum er endamálið í tí so har eri eg ikki

flutningsfelagið tekur sær av stórum parti av arbeiðinum altso at fáa gjørdar potingarnar at fáa tað pakka gregistrera og fáa tað sent og har skal tað sendast langa leið til at gera kanningarnar so í løtuni sum okkurt av framsøgufólkunum segði so kosta tær meira enn tað ger í dag og tá mann hugsar um ómaksgjald jamen so ger tað flutningsfelagið ein stóran part av arbeiðinum har eisini og tað sum eg bara vil siga her tað er ein avtala við í føroyum eina privata fyritøku um sum kostar trý hundrað og tólv krónur men mann e eisini avtalu við hittflutningsfelagið og har tað er fimm hundrað krónur sum tað kostar og grundin til tað er dýrari tað er tí tað veður gjørt í útlandinum og ta er truplari og longri og so víðari men tá ið tann avtalan skjótt gongur út so havi eg hvussu sagt ja men altso so fs vil landið endurrinda trý hundrað og tólv krónur fyri tær kanningarnar eisini tí vit kunnu tá ið fólkini koma í land í føroyum gera kanningarnar fyri trý hundrað og tólv krónur hin vegin vil flutningsfelagið tryggja sær at tey kannaði áðrenn tey koma umborð og tað haldi eg er sera gott at tay gera tað kostar eitt sindur eyka og tað mugu tey so hava møguleikar til at krevja frá fólkunum soleiðisnar at landið rinda tað sama fyri allar kanningarnar tá hendan er av tá hann gongur út men tey annars hava møguleika at taka ómaksgjald so at flutningsfelagið ikki lígir tapa av hesum men kann inndekka seg men sum heild so hevur hetta tikið tíð tað er tí tað hevur verið trupult at finna fram til ta bestu loysnina hetta her er so tað sum liggur á borðinum og eg vóni at fáa undirtøku fyri tí og sum sagt verða kanningarnar gjørdar út í næstu ár eisini so mugu vit í desemburmánað leingja hesa lógina takk fyri
tað eri tað er kristinefafoss ger so væl ja ttað er gott at landsstýrismaðuin í
komin við eini umbøn um heimild til at kunna áleggja sær hesi gjøldini men vit mangla framhaldandi hina lógarheimildina sum eisini farsóttarnevndin hevur víst á at tey mangla lógarheimild til at áleggja at ferðafólk kanna seg sætta dagin sum skilst meta tey á verandi lóggáva bara heimilla teimum at kanna fólk eina ferð ikki tvær ferð men tey halda tað rætta er at kanna tvær ferð tí bæði ta stóra korona útbrotið sum vit høvdu í august og møguliga eisini hetta triðja útbrotið her er orsakað av at fólk so ella so eru komin inn til landið hava tessað negativt fyrstu ferð og so óvitandi at hava smittað víðari tí er tað ótrúliga týðandi at vit fáa vart okkara landamørk og tað mugu vit gera við at tryggja at landsstýrið fær ta neyðug lógarheimildina til at krevja kanning næsta dagin tú kundi hugsa mrt hoyrt um landsstýrið arbeiðir við tí partinum hin parturin er atlantslog eg kunni hugsamær líka hoyrt ætlar lansstýrismaðurin at koma við nøkrum lógaruppskoti ja takkger so væl jøguniniclasen

ja tað kom eg við men hvat ið tað verður tað mugu vit lata tíðina síggja ehm tað sum mann er inni er er at mann skal vit vóru jú spurd um at víðka farsóttarlógina har ið heimild var til simpl tenn næstan alt alt har skuldi ganga við knipli og honjørnum runt um í landinum danmark samtykti tað lógina vit hava havt eina aðra koronastrategi sum hevur bygt á tilmælir til borgaran álit á borgaran um tú vísir eini borgara álit so fært tú álit aftur um tú gongur runt við krøvum og hvat veit eg so hava vit sæð í danmark at eingin hevur lát til at vera á strondini so politiið er kom rennandi har og og tók tíggju og tað vóru tíggju tey sum ikki orkaðu var enn undan eg visti at tey hava sikkur við góðum lag altso tað er munurin ímillum tað føroyska loysna sum eg vísti at vera perfekt annars má eg líka siga at frá apríl og fram til hálvan juli vóru ongar kanningar gjørdar og tá var eingin smittaður síðani vit fóru at gera kanningar á flogvøllinum so eru fólk smittaðir tað er absolutt ikki nakað samanhangur tað er bara at tað er ikki ein ófravíkilig trygd at gera kanningar at krevja og krevja og krevja ræðist eg tí tá trýst gevur móttrýst tað sóu vit í danmark
diasen sum fer á viðmerkiniger so væl takk hara formaður eg haldi tað at
at høvuðsdenturin í arbeiðinumhjá landsstýrinumeigur at verða at tryggja at so fá fólk koma inn í landið við korona sum møguligt og vit liggja í einari serstøðu vit liggja úti í alættaravinum avbyrgd og tey fóra sot nevnt at fyribyrgja smittunað koma um flogvøllin ein mátur at gera tð up á er væl saktanst tann sum lanstýri hevur sagt at mann mann mælir etir makrev ætest við vit komu og mann mælir til test sætta dagin og tá ið tá ið mann nú nevnir tað at mann mann mann stóðlaðupp á fólk ogsuvíðari fyri at attey gera tað tann sætta dagin so undra teimum meðan mann ikki ein gongd hevur ein eina eina skráseting um hvussu nógv fólk yvirhalda nú og yngran tilmæli um at vera skráset sætta dagin og eg vil halda fast við at tað er eitt fór av sítt lítið innkrip sum kann vera øgiliga positivt fyri fyri føroya dagnud vit hava prøvað tað fyrr vit høvdu einki korona frá ptil til august at mann setti eindagar treyt í lóggávun um at fólk skuldu yvirhalda hetta her tilmæli tí at eg eg haldi at tað er eitt fóraltsíðt onkult og øgiliga lítið yngriv hvat vit kundu fing fingið stórar fyrimunir burtur úr tí seraja takk ger so væl jøguniniclasen
ja eg haldi at tað harmar her
tá mann ikki veit prisis hvussu nógv eg lata seg kanna sætta dagin tó at eg havi eitt inntrykk av at fólk ganga høgt upp í at lata seg kanna sætta dagin men har er jú eisini eitt annað tilmæli og tað er at tá mann kemur til landið at frá tí mann er testaður og til mann fær svarið so skal mann líka sum halda seg vekk frá øðrum mann fær eisini at vita at í hesar seks dagarnar skal mann so vítt møguligt ikki sum at siga ganga leysur um nakað eitur so og vit vita nokk heldur ikki hvussu ið tey tilmælini verða fylgd men hvussu so eru nógvi eg kenni millum annað eg sjálvur so helt eg meg vekk tað at siga eg helt meg heimaarbeiðandi í hesar her seks dagarnar og eg havi inntrykk av at tað er rættiliga tey allarallarfleystu fylgja tí men men vit hava sum sagt ikki tøl uppá teg ja takk so er
er hendan fyrsta viðgerðin liðug og hetta málið verður so beint í fíggjarnevndum so haldi eg okur taka ein stuttan døgurðastógv upp á ein hálvan tíma áðrenn eg fari víðari so tingfundur verður niðlatur til klokkan tólv fimmogfjøruti ja
so er tingfundurin upphæddatikin og vit eru komin til punkt trý tað er fyrsta viðgerð á tingmáli nummar fýraogtjúgu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landskatt og kommunuskatt hetta er viðvíkjandi dagføringar skattafrøðini upphæddini til sjálvboðið arbeiðið innan ítróttarøkið og málið verður tá ið tað er lit viðgjørt verður beint í fíggjarnevndina og formaður ferð at biðja um framsøgufólk ger so væl ja takk ja takk tað fyrst tað sum biður um orðið ella fara orðið tað er jákup mikkelsen ger so væl
formaður hetta er eitt uppskot har vit broyta skattalógina broyting í løgtinslóg um landsskatt kommunuskatt í samband við at dagføra skattafríuupphæddina til sjálvboðið arbeiðið ina ítróttaøki og
broytingin er øgiliga stutt markið verður broytt frá tretivu túsund til hálvtrýss túsund krónur og hendan her løgslógin kemur í gildi frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu hetta uppskotið varð borið niðan seinastu tingsetu men sum so nógv onnur mál bleiv tað lagt til síðis og av korona og avtala var at hetta málið so skuldi takast upp aftur eg veit ikki um tað er av óvart men í tí uppskotin sum bleiv framlagt í undanfarna set var ein í gildiskona har ið mann har lógin var afturvirkandi og nú er hon verður hon sett gildi fyrsta januar tað er kanska orsakað av at mann frá umsetingini hevur hugsað at að eri so langt útliðið á árinum oat tey hava valt at gjørt tað men vis mann tekur vetrarítróttin sum fyri stóran part júst er farin í gongd sovíðari so eru í øllum førum eitt ting sum eg kundi hugsað mær at vit tóku upp í nevndini um vit skuldu gjørt tað ta broytingina at hetta uppskotið verður afturvirkandi frá fyrsta januar soleiðis at at tað sum tann broytingin at n broyta umptil hálvtrýss túsun krónur verðar galdandi frá fyrsta januar vit kunnu taka hetta upp við landssynsmannin og vit kunnu eisini kanska tosa við onnur sum verða innkallaðir um tað eitt nú ísf eitt ógvuliga virðismikið ting í okkara samfelag eri sjálvboðið arbeiði og eg trúgvi tí at tað er nærmast ómøguligt at virðismeta týdningin av tí sjálvbodna arbeiði sum verður gjørt runt um landinum á so øgiliga nógvum økjum tað hevur tað e til stórt gagn uppbygging fyri serliga okkara ungdóm og tað er ikki bara ítróttaøki sum gera sjálvur vit vita at tað er skót arbeiði og tað er nógv onnur arbeiða innan fyri samkomur og annað sum sum verður gjørt nakrar av hesum her uppgávum fella tó soleiðis at at tað eru fólk sum noyðast kanska at leggja til annað arbeiði tey hava og kanska koma út í tað at hava mistar inntøkur og tí hava kanska serliga ítróttafeløgini hugsað tað verður neyðugt at givið venjarum og øðrum sum hava luttikið í arbeiðinum ein frádrátt í skattinum og tí er galdandi uppskot við at hava eina skattafríupphædd á trati túsund krónur innførd fyri nøgrum árum síðani og tað sum mann nú gera er at mann hækkar tað til hálvtrýss tússum krónur og tað ereingin ivi um at tað kemur ógliga væl við hjá nakrar feløgum sum annars høvdu verið kanska meiri sperd við at skula betalt eina størri upphædd vit síggja at tað eru eini átta níggju hundrað fólk sum eru í hesi skipanini her og at tað sum í miðal verður goldið út liggur niðan filá tíggju túsund krónur so men tað uttan iva fleiri sum gera eitt so stórt arbeiði og brúka so naka tíð at tey kunnu koma upp ímóti teimum hálvtrýss túsunm krónum heta er ett uppskot sum fær undirtøku nærmast frá øllum síðum og henda broytingin sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum er komin í á tingi við skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og vit fara sjálvandi gera tær innkallingar sum sum vit halda eru neyðugar og og vit fara vónandi at vera skjótt av í hesum málinum takk fyra hara formaður takk fyri so er tað christian nevnd
chreasins sum hevur viðmerking ger so væl ja takk harra formaður eg taki fult undir við sí sum jakum mikkelsen fyri
fram at mann eigur at broyta uppskotið tað er sostens at uppskotið bleiv lagt fram her í vár og tá hevði tað í gildis komið fyrst í januar í ár og bleiv so av tilvild útsett frá grund av koronu mann tók nøkur mál avskávað á løgtinginum og segði at tey koma fram aftur aftan á summarferðina og tað er eingin grund til at broyta í gildiskomuna bara tí at mann hevur havt eina koronapavsu við sínum uppskotinum tað er sostens at nógv av sínum her feløgunum kring landið hava lagt sína fíggjarættan til rættis eftirsnivunum reglum sum tey fann væntaðu koma í gildi í ár og tí er tað øgiliga viktigt í mínari verð at mann broytir gildiskomuna at vera fyrsta januar í tvey túsund og tjúgu ella verða fleiri fólk tikin á bóli og tað haldi eg ikki eg rætti hesum í føroyum takk fyri tú gert so væl jákup mikkelsen
jarðformaður tað er nokk ein skivug at siga tað
kristian andreasen hevur betri innlit í hesum viðurskiftini enn kanska teir flestu tá ið talan er um ítrótt og kennir til kanska serliga fótbóltsverðina og eg haldi at hatta er í øllum førum spurningum sum vit mugu taka upp og eg dugi ikki at síggja at tað fer at at vera ein nakar trupulleiki at at fingið at broytt í gildiskonuna soleiðis at hon er galdandi frá fyrstavnan men eg haldi at vit skuldu taka tað við í viðgerðini í fíggjanum tað fyrr enn takk fyri so er tað jóhannes
joensen sum hevur orðið ger so væl takk fyri hr formaður
heta er uppskot sum er til løgtingslóg um broyting løgslóg um landsskatt kommunuskatt hetar ein dagføringar skattafríu upphæddini til sjálbi arbeiði einan ítrótt ogheta er ein broyting sum er frá lógini sum var samtykt tvey túsund ogtrettan tá mann segði at tretivivsund krónur skuldu verða til skattafríar tá tað kom til frítíðarvirksemið ella tað sum eitur undir ítrótt ítróttavirksemi og inntøkur har ella samsýningar har og tað tað verður hækkað nú til hálvtrýss túsund pr fyrsta januar tvey túsund vit høvdu sæð í javnaðarflokkinum at kanska tað var trýss túsund so tað var fimm túsund krónur um mánaður sum tekur ei heilt ár men vit taka fult undir ið hesum uppskotunum men vit seta kanskai spurning við hví skótar kanska ikki við ella aðrir frídíðarfelagsskapir sum hava ella geva samsýningar til tað arbeiðið sum tey gera innan fyri teirra øki hetta verður sagt í hesum uppskotunum at hennara samsýningur ætlað til feløg undir ísf tað er dómar linjuverjar venjarar leiðarar og hjálpará ítróttin og sjálvandi kann mann huglegi eit sindur um hvat ið hvussustóran týdning hvat arbeiðið hevur sum er innan ítróttn øhsjálvandi vita vit tað at foreldrini hava primerávirkana og ábyrgdina fyri børnunum tá tað vita kemur til børnini og tey ungu menn men vit kul ikki undirmeta týdningin sum ítróttirin til dømis hevur ella frítíðarfelagsskapi samkomu og annan tað varu í flestu førum áhirað løgd á at henda góða felagsskapin sum sum eru ennan fyri hesar felagsskapirnar tað er at fyribyrgja nakrar hendara uttanfyri felagsskapin og har verður tuðula upp undir at hava eitt jalið samskifti og eina jaliga samveru undir ábyrgd og uttan rúsevnir og rúsdrekka so mnn knn siga at frítíðarvirksemið hevur eina øgiliga ein fyribyrgjandi leiklut í samfelagnum og tí er viktit at vit stuðla mann kann siga at elitiítrótturin velur tey bert út og tað skal eisin vera pláss fyri hesum her meni ein partur av ítróttinum og frítíðarfelagsskapirnir teir royna at vara av tí jaliga felagsskapinum at hoyra til ein jaligan bólk har tað ikki avgerandi hvat tú dugir men hvussu tú ert saman við øðrum menniskjum og hvat er skilagott og hvat ikki skilagottvit vita eisini at barnar og barnagarðar og og skúlar hava fokus á spælibólkar og vinarbólkar tað er at læra at vera saman og duga jaligt samskifti og at viðurkenna ymiskt leika og virða eg kunnu nógv fleiri dømir um onnur arbeiði summi eru frívilig arbeiðir men hesar eldsálir sum arbeiða saman við børnuo ungum tey hjálpa a fót at ungu og og børn fóta sær í lívinu og kennist seg væl í hesum felagsskapinum og saman við hjá sær hesin felagss ella jaligir felagsskapur tað mótarbeiðir eisini at mann fær happing tað mótarpara eisini kriminalitetið og øðrum keðiligum menningartilgongdum ella gongdum tí eiga vit altíð halda vit í javnaðarflokkinum at stuðla tá i tað kemur til felagsskapsarbeiði tá mann hugsar um hvat samfelagið fær burturúr tá mann fyribyrgir nógvum neiligum avleiðingum so er tað bara positivt tey sum arbeiða við børnungum eru veruliga hetjurnar kann mann siga og tað er serligt tá tað kemur til trivnað og menning hjá børnumog ungum í føroyum tá hugsar mannikki um hesi fólkini sum virka hvønn dag úti í og onkur nevnt í áni tað kann ikki gerast upp í pengum hetta arbeiðið tí arbeiðið krevur nógv og tekur nógva tíð og ofta er tað eitt lívslangt arbeiði sum e tey víða lívi til at arbeiða frívilt innan fyri felagsskapur tí mugu vur stuðulahisna arbeiði og her eiga landið og kommunurnar eisini at samstarva tí nógv avhasun økini er eisini undir kommunalum resoi og eg veit at kommunurnar eru eisini øgiliga jaligar yvirfyri felagsskapin bæði ítróttafelagsskapin og

hetta her er ein liðug í at hjálpa ítróttafeløgum til dømis hesari løntu untrótsvenjaranar sum brúka nógvar tíð og orku at kunna fáa eina samsýning uttan at betala nógvan skatt burturav ofta er hetta arbeiðið r illa loynt og mann arbeiðir um kvøldið ella í vikuskiftinum vit í javnaðarflokkinum halda hetta e skilagott og vit vilja stuðla øllum sjálvboðnum arbeiði í eisini hesum uppskotunum her men vit mugu ansa eftir at peningurin ikki verður tað sum kemur at virka í framtíðini soleiðis at tað sjálvbørn arbeiði dettur burtur tí tað vil altíð vera bulurin undir felagskapfrarbeiði og tað máta eisini vera vit hava aðrar skipanir eisini sum til dømis mvgfrítøku frá íløgum innan frítíðarfelagsskapur og tað hjálpir eisini væl tá mann skal byggja eitt annað ella gera íløgur alt íð alt kunni siga hetta uppskotið er gott og vit vilja iðviðmæla at øll taka undir við tí og vit fara at vera øgiliga positiv í javnaðarflokkinum og vit vænta at hetta verður samtykt í løgtinginum takk takk fyri so er tað magnus smu
ensen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri har at fáa
ja tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt vit eru í skattaskattalógini dagføringar av skattafríuupphæddini til sjálvboðið arbeiðið innan ítróttaøki nú eru vit á ítróttaøkinum johannes joensen hugleiddi um týdningin av ítrótti og felagslívið í heila tikið og nógv gera stórt arbeiði vissu eg hugsi aftur í tíðina tá ið eg var barnaungur so var eg virkin í ítrótti rættiliga virkin í fótbólti og mann fekk nógv við sær víðari í lívinum frá tí tíðini vinarløg fyri lívið tú vart í einum umhvørvi har tú lærdi disiplin og samstarv og nógv nógv annað gott har vóru fyrimyndir og sovíðari og hjálp upp á ymiskar mátar so fær mann børn og børnini hava eisini verið virkin í í ítróttir nakað og mann sær hvussu stóran týdning ítrótturin hevur til fyri tað vaksandi ættarlið hevur verið nevnt um skótarnar og teir kenna eitt sindur til og tað má mann so bara siga og tað kenna eisini til í veruleikanum frá frá tíðini í í skúlanum hvussu stórt arbeiði har verður gjørt og hvussu nógv gott verður læknir í børnini gjøgnum skótarbeiði nú havi eg bara a nevnt skótar og og kanska ítrótta ella fótbólt men í heila tikið felags lív hvussu stórar ávirkan tað kan hava og tí verrur tað a stuðla og tí verður tað sæð positivt upp á tað frá landsins síðu men eisini sum johanes joensen var inni á frá kommunalari síðu tað móruat fáa kommunur visti nøkur sum ikki sær virði í tí sjálvbodna arbeiðinum og eisini á ítróttaøkinum og kommunurnar hava stuðul a vil eg at siga rættiliga rættiliga nógv ítróttinum og tað er nemliga tí at mann sær virði í hesin her hetta uppskotið sum vit hava frammanfyri okkum í dag tað er sprottið út úr mann kan siga samgonguskjalinum har ið tað stendra ein strofa um um hetta við at vit skulu líkasum fara inn í heta her og dagføra heta her og og hækkað tað og tað er tað ið landsstýrismaðurin hevur handla upp á og kom so við einum uppskoti til í vár sum jú varð lagt fram altso tað var jú framlagt so at fólk sóu hvat var á borðinum og um eg minnist rætt so var tað eitt av teimum tíggju uppskotunum sum mann dróð inn aftur og andstøðan dróð tíggju inn aftur og nú er tað sum komið framaftur og tað er tí hetta við dagfestingini fer uppi at venda bæði frá kristian andreasen og jákun mikkelsen at nú stendur at tað skal fáa gildi frá fyrsta januar komandi og har haldi at vit í fíggjarnevndini eiga at líka t hygja uppá altso eg havi varhugan av at tá ið uppskotið var framlagt og mann visti at øll vóru jalig fyri sær at hetta fór at bleiva samtykt at at kanska tað er fleiri ella nógv sum hava handil upp á tað at hetta kom kom í lag og og og nú síggja kanska ella at tað ikki verður f enn fyrsta januar komandi so akkurát hatta eiga vit at taka upp og tað var sjálvandi eisini hvat ið ið landsstýrismaðurin sigur til tað og hví kanska at tað stendir fyrsta janua í einogtjúgu so hatta er vussu nakað vit skuldu taka upp og og vita hvat vit fáa fáa gjørt við upphæddirnar kann mann altíð hava ymiskar meiningar um men hetta eru tvey túsund og trettan at mann hevur á síðan síðman tvey túsunogtrettan ella tá broytti mann tað til tretivu túsund og hetta her við at stuðla innan ítróttarøki tað er eitt eldramál enn tvey túsuno trettan tað fer tað fer nokk so langt aftur ella nakað aftur og upphæddin er so dagførd av av og á og vit vita hvussu tíðira verið seinastu árini út og tretivu túsund til hálvtrýss túsund verður mett til at vera ein hóskandi hækking og eg havi varhugan av at í tinginum e ættiliga breið undirtøka fyri at taka undir við hesum her uppskotinum tað tað stend stendur eitt sindur í uppskotinum um ja tað eru hoyhoyringar og og til dømis hetta her við skótunum hví kunnu skótanr ikki fáa burtur úr hesi her burtur úr hesun her har stendur púra greitt á síðu fimm fíggjarmálaráðið virðismetir arbeiði hjá skótinum eins høgt og tað arbeiðið sum hjálparfólk gera innan ítróttin men uppskotið snýr seg ikki um at veita feløgunum skatta fyri enn stuðul men harafturímóti um lutvíst at frítaka tey inntøku sum hjálparfólk innan ítróttin fáa frá sínum felag frá skatti fíggjarmálaráðið er ikki vitandi um at arbeiði hjá skótinum verður lønt við einum samsýning

vit vita tað at at í ítróttinum mann kann siga venjarar og ungdómsvenjarar og tey sum venja barna liðuð ogso víðari fáa eina samsýning men har er man ikki vitandi um at tey sum arbeiða inna fyri skótarnar fáa eina samsýning tí hetta her handlar um lønina hjá teimum sum sum eru í hesum her so og tað fíggjarliga í hesum her har eru nøkur tøl á á síðu trý eisini eitt sindur av statistykki og tað stendur her at at tð góðar átta milliónir hava verið rindaðar út tiltil sjálvu arbeiði inna ítrótta í tvey túsund og átjan góðar átta milliónir og so metir mann at viss mann ger hesa broytingina tað handlar um góðar tvær afturat ja vit í vit í fíggjarnevndini fara at taka hetta her til viðgerðar og tað er sjálvandi jaligt at hoyra at at eisini andstøðuflokkar taka undirvið hesin her og eg havi fatan av at at tingið er rættiliga samt um hetta her so vit fara at hava tær neyðu innkallingarnar og seta nakrar spurningar so tað skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini tað skal ikki va nakar ivi um tað takk fyri
gerst væl takk fyri at fáa mær bara lítið viðmerking til eftir málið at eg eri ein dagføring av
upphæddnum og tað eru rættiliga nógv sjálvboðið arbeiði og tað er fantastiskt og tað fer at blíva við at vera tí tað er so nógvir postar tá mann sjálvur verður nógv inni í fótbóltinum so so veit mann hvat tað inni ber men tað er eisini ein stór avbjóðing hjá feløgnum at fáa tet nógv lið tað dragar seg um og tað er etað erein avbjóðinger at fáa fólk at manna altíð at standa fyri og venja og og hjálpa uppá so at hetta kann vera øgiliga munagott hjá feløgnum at gera tað lættari tí at tað vísir tað kanska akkurát tann greinsan er kanska minimal nú ferðast upp á fýra túsund fer mánaðr og tað tað kann hjálpa rættiliga nógv vyði at fáa tað at at bera til tí tað hevur sera stóran týdning alt hetta her frítíðararbeiði sum børnuni kunnu fara til so eg haldi gott tað kemur meira nútíðarhóskandi støði og kann hjálpa sera væl út til út í øllum feløgunum sum sum hava hava brúk fyri rættiliga nógvari hjálp fyri at fáa tað at hanga saman bæði sjálvboðið sum ein lítil takk fyri ger so væl magnus rasmussen
takk fyri harra formaður ja edva jacobsen
kenni til ítróttin eg meini eisini at hon hevur virkin í í nevnd í ítróttafelag tað var eg tann tí tað var so man tað er so og taðer sikur fleiri inni her sum kenna til tað og tær avbjóðingarnar sum eru har og tí haldi eg tað er eisini kærkomi at mann lyftir supphæddirnar nakað upp tíðin rennur avstað og altíð vorðið dýrari og so víðari so tað er upp á sítt pláss men men tað er akurát sum hvørjum støði skulu vit halda tað á og eg haldi jónes joensen varn á hasum her at manna hans eftir at tað ikki blívur bara pengar í hesum her ha men at hetta veruliga kann lyfta upp undir felagslívið og í í ítróttinum tað ivist eg onga løtu í tí taki eg fult undir við hesum her og fegnist um at vit sum samgonga ella sum eitt samting løgting kunnu taka undir við atlyfta upp undir ítróttin soleiðisnar at hetta góða arbeiðið sum hevur so stóran týdning fyri tað vaksandi ættarliðug fyri okkum øll kann verða ment takk fyri takk fyri so er tað kristina
orðið ger so væl takk fyri harra formaður
ja til viðgerðar er so eitt lógaruppskot um dagføring av skattafríuupphæddini til sjálvboðið arbeiði innan ítróttaøkið og hetta eru eitt sera jaligt og gott uppskot sum vit í tjóðveldi taka fult undir við og verandi lóggáva hon ger tað jú møguligt hjá fólki at trekkja upp til tretivu túsund árligt í inntøku sum teiy fáa í sambandi við arbeiði sum tey gera fyri ítróttafeløgi trekkja tað fráskattskeldu inntøkuni og tað ger jú rættiliga stóran mun at mann sleppar undan at rinda skatt av tí partinum av upphæddini og í hesum uppskotinum verður so lagt upp til at tær tretivu túsund krónurnar so verða hækkaðar upp í hálvtrýss túsund krónur árliga og tá vit hugsa um at tað eftir hondini er ættliga nógv ár síðan hendan lógin varð samtykt hvussu nógv lønir annars eru hækkaðir prísstøðir hækkað og annað so er hetta kann mann siga á ein hátt ein slag av prísalsregulering av tí upphæddini sum varð ásettí lógini umframt at gera taðeit sindur betri enn tað afturat í lógaruppskotunum verður eisini upplýsthvørja ávirkan hetta fær tað verður víst til at í tvey túsund og átta átjan tá vórðu umleið ja góðar átta milliónir krónir rindaðar til átta hundrað og trýogfjøruti persónar fyri sjálvbobýða arbeiði innan ítróttaøkið men tað verður eisini víst á at í miðal fingu hesi fólkini níggju túsund sjey hundrað krónur so tey allarallarflestu liggja væl undir hesum her markinum á tretivu túsund frammanundan tó vórðu tað sum tað verður víst á hundrað og tjúgu persónar sum hava ligið millum fimmogtjúguog tretivu túsund krónur og inntøku í tvey túsund og átjan frá ítróttafeløgunum sum mann væntar at hesi her hundrað og tjúgu persónarnir kundu hugsast møguliga at fáa hækkaða samsýning aftan á hesa lógarbroytingina og og fara at fáa gleði av hesum her uppskotinum tað sum mann kann kanska sæta spurntkin við er gildiskoman hendan lógin kemur so ikki í gildi fyri emn fyrsta januar tvey túsund har vilja vit avgjørt mæla til atlógin fær gildi fyri árið í ár soleiðis athon kann koma at virka skjótast møguligt annars so haldi eg vit eiga at taka kjakið upp um tað er rætt at vit bara hava hetta galdandi fyri ítróttaøki ella um vit áttu at víðkað tað til at fenna um meira enn ítrótta økið og har er eingin ivi um at eg meti at tað eigur atfevna víðari tað er øgiliga trupult at grundgeva fyri hví júst fólk ið fáa samsýning innan ítróttaøki skulu fáa hendan skatta fyrimunin meðan onnur ikki fáa tað nú hugsi eg sjálv um tá ið eg var barn og ung tá gekk eg til svimjing og flogbólt sum er ítróttur men gekk eisini til skótar við gekk eisini kórshang umframt musikkskúlanum klaver og mnn kann seta spurnatekin við í so fall at onkur fær samsýning í einum kóri fyri ati geva frálæru har ella í so fall at onkur velu um so er at skulan velja at rinda samsýning til onkran hví skulu tey ikki eisini fáa koma undir hesa her skattaskipanina tað haldi eg avgjørt nakað vit eiga at taka upp og eg dugi illa at síggja at vit sum land kunnu gera mun á hasum eisini haldi eg at vit eiga at fara inn á listaøki generelt og hyggja at jamen hvussu kunnu vit hjálpa teimum listafólkunum sum í dag royna og stríðast við at kunna liva fyri ta inntøkuna tey fáa áttu vit ik eisini athugt eftir onkrum lík líknandi skipandi fyri listafólk sum heild soleiðs at mann kundi lætta um skattliga øannars so gjørdi ísf fyri nøkrum árum síðani eitt rættiliga umfatandi arbeiði har mann royndi at uppgera virði av tí sjálvbodna arbeiðinum sum verður gjørt í føroyum og eg havi ikki akkurát upphæddirnar her men eg minnist sootølini at tað vóru ikki smávegis upphæddir tað verður lagt eitt heilt ófatiliga stórt arbeiði í í bæði ítróttinum og eisini á øðrum økjum og tað haldi vit øll kenna frá bæði teimum bygdum og býunu vit liva í og okkara egna lívi sum vit kunnu ikkiseta nóg stórt prís á tað arbeiðið sum verður gjørt og eru samd við teimum í at sjálvt um ein tílikk lov verður gjørd so mátti ikki ganga út yvir tað at tað verða minni sjálvboðið arbeiði at alt skal lønast og eg vænti heldur ikki at at tað verður so vit síggja tað eisini frá hagtølunum at tð er talan um hesar her umleið hundrað og tjúgu persónarnir sum nú liggja á inntøkum sum svara til hesa upphæddirnar vit nú tosa um annars er ítrótturin nakað sum vit flest øll hava so ella so verið partur av okkara lívi tey seinastu hagtølini vísa at umleið fimmogfýrs prosent av okkara ungu eru knýtt at onkrum felag sum eru i eru limur í ísf øog vit vita eisini hvussu heilt ófatiliga stóra jaliga ávirkanda hevur okkara børn og ung og fyri sjálvud eisini hava vaksin at vera partur av ítróttavirksemi bæði kann mann siga heilsuliga men sanniliga eisini sosialt og upp á allar aðrar mátar og tí er hetta sjálvandi virksemi sum vit skulu stuðla og stimbra undir og sum eg eisini haldi at bæði landið hevur roynt bæði við hesum at atveita stuðul nú er tað so umvegis at sleppa undan emveg til ítróttaandlek og tað sama eisini samkomur sum byggja og onnur og eisini við eina sovornar skattaskipan sum hetta her hera rítismanna eisini á vamidaves stuðlatí stuðulin til ítróttafeløgini á fíggjarlógini sum fær fer umvegis ísf hevur eisini verið hækkandi yvir tey seinastu nógvu árini men tað er eingin ivi um attað hevur har hava tey víst á at tey hava tørv eini enn størri játtan so tað er vónandi játtan sum vit kunnu arbeiða við yvir tey komandi árini at blíva við við at økja og tá ið vit gera tað so haldi eg eisini vert at hyggja nærri at tey seinnu árini e aat jamen mann vildi veita eina eyka tstørri áttan til tey sum eru so kallaði elitítróttafólk at tey skulu fáa størri stuðul og tað taki eg fult við undir við og tað taka vit undir við at tað verðið tað rætta gjørt eisini men at vit mugu gera enn meira fyri at fáa breiddina við tí nú var eisini norðudagur í gjár vit høvdu eitt øgiliga áhugavert orðaskifti uppi í norðrlandahúsinum samband vi eitt tiltak sum var skipað fyri í samband við atnorðurótstagur var og evnið var júst framtíðin hjá teimum ungu hvussu vit kundu skapa enn betri karmar hjá okkum ungu sígsar at eingini dettu niður ímillum og hvussu tey kundu fáast at trívast og mennast og har var millum annað eisini ein fyrilestur frá ísf sum greiddi frá hvat verður gjørt har og tað sum gongur aftur og tað haldið orðaskifti vísti eisini ovæl tað er tað at okkara ungu ov tíðliga verða sett í ta støðuna at tey verða noyd til at velja velja ítróttagrein og tað vísise at tey verða yngri og yngri sum tað er nú tá ið tey skulu til at velja samstundis vísir gransking aðrastaðni at tað er ikki ein fyrimunur at tú velur ov tíðliga tað er ein fyrimunur um tey ungu varðveita hvørfall møguleikan at at ganga til tvær ymisar ítróttagreinir í longri tíð so eg har haldi at vit mugu prøva at hyggja at kunnu vit leggja at innseta mang inn í tær stuðulsskipanirnar vit hava tað sama eisini galdandi fyri at í dag mugu ítróttafeløgini ofta brúka nógv rættiliga nógva orku upp á tey bestu liðini hjá sær og ofta tey sum ikki kanska blíva tey so kallaðu elitiítróttafólkini fáa ikki nóg góðar venjarar og gevast eisini fyrr hvussu kunnu vit málrætta nakar pengar til at tryggja at ítróttafeløgini hava betri fíggjarligt rásarúm til at seta vaksinfólk at útbúgva venjarar bæði til sjálvandi tey bestu liðini men sanniliga eisini til at tryggja breidduna tí tað er tín verri alt alt ov nógv sum tá tey koma í tannáringa árini um tey ikki eru ímillum tey allarbestu jamen so detta tey av so eru ikki nóg góð tilboð til tey og tað má vera soleiðis at tað er rúm fyri teimum sum ynskja at gera ítrótt um tey ynskja at venja tvær ferðir um vikuna heldur enn at at venja fimm ella seks ferðu vikuna so eigi er tað eisini at verða rúm fyri tí og tað hevur ófatiliga stóran týdning bæði sum nevnt fyri tað tað sosiala fyri samanhaldi og fyri trivnaðurin hjá okkara ungu at tey vit varðveita tað tíðin gongur skjótt her men tað er neyðugt itað ein er ítróttaøkið men vit mugu eisini hyggja breiðari bæði tá tað kemur til tílíka skattaskipanir tí atat gera mismun á um tú ert innan fyri tað listaliga økið ella um tú ert innan fyri tað ítróttarliga økið tað haldi eg vit hava ein trupulleika við at forklára og tí vóni at vit kunnu taka tann spurningin upp at víðka hesa skipanina eisini og í mun til okkara ungdóm sum heild so hevði tað verið okkara vón at vit kunnu setta okkum saman land kommunur ítróttafeløg og eisini til dømis tey ungdómshús sum eru kring landið skótar samkomur og onnur øll sum hava ung at gera at at samskipa betri hvat er tað sum skal til fyri at vit kunnu lofta enn fleiri av herra ungu og geva teimum tað tilboðið sum tey ynskja og sum hóska til júst teirra ynskiraftaná skúlatíð men tað er ein stórður spurningur sum vit fara fylgja upp upp á aftan á hendan her útnorðurroðsdagin sum var í gjár og har vit høvdu eitt stakáhugavertorðaskifti hetta málið fer í fíggjarnevndina og vit fara at geva teina góða viðgerð har og vit tjóðveldi at taka sum sagt ulviðtí men meta at hetta er ein skipan vit eisini kundu víðka og at vit eiga at broyta gildiskonuna soleis hetta uppskotið kemur at fáa gildiskomið longu í ár ikki frá næstan ári takk takk fyri so er tað bljustinussensum
sum hevur orðið ger so væl takk fyri formaður ja
burdi verið samtykt fyrr í ár men bleiv tikið aftur orsakað av koronustøðuni men hetta er eittframúrskarandi gott uppskot og vit eru í miðflokkinum eri fegin um at tað nú fer at bera til at kunna fáa eitt sindur meir samsýning fyri at vera dómari hjálpari og venjari og linjuverju í ítróttafeløgum tí at tað er so púra rætt sum tað verður skrivað at tað eru hesi fólkini sum halda øllum maskinarínum uppi og ítróttarvirksemi er til ómetaliga stórt gagn fyri so at siga øll ung í føroyum og hevur ein ómetaliga stóran týdning bæði fyri sálarligu likamligu heilsuna og fyri tí sosialu heilsuna um nakað eit so hevur sera stóran týdning og tí haldi eg at tað er gott at vit kunnu verða við til at samtykkja hettar tað eru nøkur ár síðani at vit vit settu hesa skipanina í verk við tretivu túsund krónum skattafrítt um um árið og tað er heldur lítið tað svarar kanska til tvey túsund og fimmhundrað krónur um mánan nú verðu tað so liftð upp til góðar fýra túsund um mánaðn og mann kann siga up á tann mátan sum tey kunnu fáa í samsýning skattafrítt og tað verður greitt væl frá at hetta her kann fatast sum ja sum eitt slag av endurgjaldi fyri tær útreiðslur og tey

ja fyri fyri tær útreiðslurnar sum tey hava í samband við at skula verða bæði dómara linjuverðar hjálparvenjarar og og venjarar og hjálparfólk vist mann bara hugleiðir eitt sindur um tann sum tekur sær av teimum smáu til dømiskanska undir skúlaaldur sum venja tíðliga ein hósdag ella fríggjadag so er tað í nógvum førum onkur vaksin sum hevur antin tikið frí fyri at gera tað møguligt hjá hesum ungu at sleppa at venja ella hevur eina laðarliga avtalu við esun arbeiðsgevara um at kunna fara tíðliga heim tann dagin fyri at venja heseg her og í ínøkrum førum eru tað eisini fólk sum kanska sjálv frásiga sær eitt sindur av løn fyri at kunna vera við til at til at vera um hesi børnini og venja tey og geva teimum t eina ítróttarliga uppliving so tí haldi at tað et tað er sera rímiligt at vit hava eina sovorðna skipan og eg havi kanska eina lítla viðmerking og fari líka at kanska at spyrja landsstýrismannin um tað tá ið hann kemur í fíggjarnevndina og kanska eisini at venda teg eitt sindur við við við fíggjarnevndina um ásetingina also at tað fær gildi frá fyrsta januar einogtjúgu um tað ber til at seta tað í gildi frá fyrsta januar tvey túsund og tjúgu eg haldi ikki at tað hevði verið órímiligt og tað hevði neyvan verið tann stóra útreiðslan fyri skattakassan

eg haldi harra formaður hetta r eitt sera gott og týðandi uppskot vit hoyrdu eisini eisini halda tit hava ptmittún frá ísf sum greiddi frá sera væl frá í eini útvarpssending í gjár halda eg tað var um hvussu stórur partur av okkara ungu eru aktiv í ítróttafeløgum tað er ikki smávegis altso tað er ófatiliga nógv og tað verður jú sagt í uppskotinum her at í fjør fingu átta hundrað og trýogfjøruti persónar samsýning í sambandi við ítróttavirksemi og tað er altso tað er ein øgilig rúgva av fólkum sum eru í gongd og hetta er eini altso heta er ein kjølur undir okkara samfelagi og ella ein ein ein stuðul undir okkara samfelagi og nógv av teimum sum fáa ítróttarligar upplivingar bera tað við sær gjøgnum alt lívið eisini í ungum árum fáa ítróttaupplivingar í ungum árum tað hava tað við sær sum eina barlast ígjøgnum alt lívið teirrara teirra innstillingur til tilkropsvenjing og teirra nstitlingur til sosialt lív og teirra institlingur til heilsu sum heild og til samfelagið alt alt verður ávirkað av at luttaka í tað er fantastiskt og tá ið vit so síggja hvat tað ber við sær altso føroyar eru haldi eg eitt ótrúliga spennandi land at búgva í hóast vit bert eru góð hálvtrýss túsund fólk so luttaka vit eisini í altjóða kappingum í dag sum sum nógv fokus verður sett á og tað er eisini eitt úrslit av tað at kí í kvøld skal spæla á tórsvølli og uttan iva kanska nakrir túsund føroyingar fara at fylgja við tað er ett úrslit av at

tað er eitt úrslit av at nakrir ungir pyltar heilt tíðliga í tíðini sloppu á ein fótbóltsvøln í klaksvík at venja og at tað vóru venjarar og hjálparfólk sum traðkaðu til sum kanska ikki fingu eitt oyra fyri tað men men ofraðu sína tíð og sína orku til hetta og tað kann ikki tað kann ikki yvirmetast týdningurin av tí so hetta er eisini við til at gera okkara samfelag bæði spennandi og fjølbroytt og áhugavert fyri øll tey mongu sum hava áhuga í ítrótti so eitt gott uppskot harra formaður fyrd
kanska tú gloymdi sekstur takk fyri so er tað viðmerking ger edvard jacobsen ger so væl takk fyri formaður nú kom biljusynis á syðndagin átta tá
brástaðni sum var í gjár var nemliga um hetta her við frítíðarvirksemi og og tað ítróttaarbeiðið sovar millum um og tað bleiv tað hava sagt at yvir fimmogfýrs prosent av børnum íðka altso byrja við eina ítróttagrein tá te eru eru smá sjálvandi er tað so nøkur sum gevast men tað tá ið tú fert inn kanska og lættur eitt sindur um og gevi nakað meira av stuðuli so t tað svarar betri til kanska tølini sum eru í dag so vilt tú eisini kanska fáa onkan afturat sum vil vera við tí tað sum hendir tað vestu trupult at fáa venjaran so verða ikki so góð rúm fyri teimum sum tá ið tú kemur at snakka við snakka um nógv í gjár um breidd og elito týdningin av at øll føla seg kunna vera partur av hasum her hann blívur eitt sindur størri tá ið tað eru fleiri at taka sær av nú síggja at eitt hoyringsskriv eisini komið frá skótum soverð tað hatta úso nakað sum fíggjarnevndin kann tosa um og vinkla inn í sínumtakk fyriger
so væl biljusinsa ja tað er púra sannýt altso tað er og hæddi her
teðer við til at økja kanska um um um um breiddina við tað at tú gert tað meiri møguligt at hava fleiri fleiri fólk sum eru knýtt at ítróttafeløgum og kunnu taka sær av øllum teimum bókaldursbakkunum sum koma uppeftir og og og í summum førum eru tað kanska akkurát hesir pengarnir sum gera tað møguligt at onkur kemur afturat sum hevur umstøður til at siga jú eg kann koma tí at eg hevði bara ikki møguleika áðrenn tí at tað kostaði mær for nógv men eg kann koma við seg í har treytirnar nú fekk eg eina átalu frá formanni um at eg gloymdi at nevna b3 og takk skal hann hava fyri tað men sjálvandi eru vit øll bæði ccetarar og koyarar í dag og alt er eitt úrslit av at at fólk hava verið við til at ment hettar eisini hjá børnum í yngru árum takk fyri hara formaður takk fyri so er tað jørgun niclase
landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl harra formaður nú fari eg at
at siga sum høgni hoydal segði í mestsum hvørjari røðu hjá sær harra formaður eg eri skelkaður hetta er annað uppskotið í dag sum eg havi lagt fram har eftað er undirtøka frá øllum flokkum í løgtinginum tað er ein so óvanlig støða at at mann burdi næstan farið bara út á øll í í sólina og og hugna okkum tí tí tað er so hugnaligt og og jaligt inni her í dag h

hyggja vit at ítróttinum í dag so síggja vit at har er stór lop fram áleið vit síggja ítróttagreinar í altjóða kappingum klárar seg betur og betur fyri ikki at siga framúr fótbólturin er tann sum fyllir mest men í hondbóltinum eru sanniliga ereru framd brøgd ikki minst í svimjing og í flogbólti sæst eisini stóru stór framgongd og og grundin til ta framgongdina eri eg ikki iva um at at at viðurskiftini um ítróttin er blivin so óendaliga nógv betur skipað altso hugsa vit um venjarar dómarar og so framvegis so so er tað máso at siga professionaliserað taðvil siga har liggja drúgvar útbúgvingar aftanfyri og og tað hevur inorman týdning at okkara ungu tá tey fara upp í ítrótt at tey fáa ta røttu venjingarnar frá byrjanina av at vit hava dómararog høgum støði at vit yvirhøvur hava hava alt rundan um ítróttin á einum høgum støði eg minnist sjálvur tá vit byrja í fótbóltinum altso vit høvdu ikki venjara vit gingu bara har og og líkasum lærdu okkum sjálvar ogeg komi so heldur ongantíð at nytta nakað tað er som nakað annað men men men í dag er tað øðrvísi velja at seta professionella venjarar til børn niður í kanska fimm ára aldur altso at tey fáa tað frá grundini ava uppeftir tað er kanska ikki so nógv ár síðan so var tað bara okkurt av foreldrum sum líkasum tók sær av liðnum og og so víðari so víðari altso tað professionella manglaði og til tað eru so pengar komnir inn og seinast eg var landsstýrismaður í fíggjarmálum so var hesin her bóttsfrádrátturin fimtan túsund krónur og vit valdu so í tvey túsund og trettan meini eg tað varð at hækka tað upp í tretivu túsund og tað hevur gjørt at mann hevur nógv av teimum kønu fólkunum til at taka sær av ja heilt niður í børnini eg eg síggja tað mest sum sum til børnini at kunna fáa professionelt fólk har tí vist tað vat soleiðis at tað her skuldu vera fullskattaðir pengar jamen so hevði tað munað so lítið hjá viðkomandi at tað hevur ringt at fingið tá vit nú hækka tað frá tretivu túsund upp í hálvtrýss túsund so er tað sjálvandi nakað sum samgonguskjalið sigur men tað hevur eisini verðið víst á tað frá ítróttinum at tretivu túsund var í minna lagi tað sum man hevr upplivið í ítróttinum er at mann hevur havt onkran til at vænt onkur lið um mann hevr viljað ynskt at viðkomandi kundi tikið enn fleiri lið men tað hevur ikki borið til tí at hetta markið uppá tretivu túsund tí tá vil viðkomandi missa so nógv at viðkomandi ma niður í arbeiðstíð og sovíðari sovíðari so tað sum eg rokni við kemur at henda tá tá fer frá tretivu túsund upp í hálvtrýss túsund tað er at tað verður nókv neyvan tað stóra talið á fólki men eg trúgvi tað verður lættari hjá feløgunum at fáa tey røttu fólkini til tær røttu uppgávurnar feløgini eru mangan smá runt um kring í landinum og tey serkønu eru kanska eisini fá hava sjálvur roynt at sita í nevnd í ítróttafelag og og tað er øgiliga ringt at fáa øll er su upptikin í dag at fáa tey røttu fólkini til uppgávurnar tað skal ein samsýning til og og tretivu túsund er altso en øgiliga lítil samsýning at tú nú fer upp í hálvtrýss túsund trúgvi eg kann fara at gera føroyskan ítrótt enn betur gera arbeiðið hjá ítróttarnevndum runt um kring tað lættari tí tað verður lættari at fáa tey røttu fólkini so vit kunnu bara síggja eina menning í hesum tað hevur verður spurt um at nú stendur í lógini at hon kemur í gildi fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu uppskotið sum var frammi í vár kom í gildi fyrsta januar í ár skuldi so vera galdandi fyri ári í ár og grundgevingin aftan fyri tað er nokk at kemur mann á várið í februar mánað við einum uppskoti ja so er tað kanska løgið at ag ikki skal koma í gildi fyrr enn komandi fyrsta januar tað vav seg ikki koma í gildi fyrr enn um eitt ár meðan hin vegin kemur mann við eini broyting sum hesim út á heystið tað verður kanska samtykt í oktobur novembur jamen so er tað kanska vanligt at siga at tagur so er tað fyrsta januar men eg má siga at nú koma uppskotið fram tá og tað bleiv so afturført men har er tað gleðiliga hent at tað er so stórt álit á samgonguna tað er so stórt álit á samgonguna millum fólk at fleiri hava handlað út frá hesari lógini tí tey vóru ivirvíst um at hetta her kláraði samgongan eisini og jú mín sann vit eru komin við lógini øhog eg vil bara siga til tey sum halda at hetta her skal vera um som at siga afturvirkandi frá fyrsta januar tað havi eg als einki ímóti at tað verður broytt tí tað verður jú sagt í heta her kemur sum so ikki at kosta landskassan og pengar hetta kemur at gera tað lættari at kunna samsýna nøkrum eitt sindur meir so so tað eg haldi sjálvur at tá ið nú so nógv fólk hava víst so stórt álit á samgonguna so so hevði tað nokk verið rætt at uppskotið var eins ljóðandi so mtað var í vár og og so eg kann bara taka undir við at at tann broytingin verður gjørd tað sum hevri verið kritiserað við hesari skipanini tað er at hetta er ikki soleiðis at ein fær bara tretivu túsund og nú hálvtrýss túsund flott ára konto skattafrítt so er tað liðugt nei skipanini soleiðis at tað skal gjaldast ígjøgnum eitt serligt vegtal og viðkomandi rindar fullan skatt av lønini sum viðkomandi fær og ári eftir tá tað so verður gjørt upp so fær viðkomandi allan skattin aftur eg havi spurt spurningin jamen hví g ikki heldur at hava tað pá viðmátan at hetta er ein so lat hann vera skattafría og tá er tað eg fái at vita frá taks at tá hendan skipanin byrjaði tá var tað upp á tann mátan at mann fekk bara pengar fluttar á kontu men tað vóru ræðuliga nógv sum koma illa fyri av tí tí at skipanin er jú aftaná hetta samtykt at tú kanst upp til hálvtrýss túsund fáa tað skattafrítt og tað kann eisini vera frá fleiri feløgum tað hevur eingi eingin trupulleiki men tað er upp til hálvtrýss túsund tá ið viðkomandi kemur upp á einoghálvtrýss túsund so blíva allar einoghálvtrýss túsund skattafríar tavisi a so er eingin so er eingin frádrátt ur meir so soleiðis er hendan lógin uppbygt og tað sum hendi tá tað var pá hin mátan var at tað vóru summi sum fingu eina samsýning sum helt seg undir markinum men fingu so eisini samsýning frá øðrum feløgum og so víðari so tá ið í ári bleiv gjørt upp jamen so høvdu tey fingið meira enn hetta tretivu túsund krónur í markið og skuldi so til at rinda eina stóra skattarokning tá og eg má siga at at sum mann sær ítrótturin er skipaður har tú hevur professionell fólk sum eisini arbeiða fyri fyri fleiri feløg at tað er nokk tann rætti mátin at gera tað uppá tavilsia at skatturin verið rindaður beinanvegin og tá so árið verður gjørt upp so fær viðkomandi peningin aftur um hálvtrýss túsundi rætta talið eg veit ikki tað onkur sigur her at hækka tað upp í trýss túsund til so er ta verði akkurát fimm túsund krónur um mánaðin men men ítrótturin gongur jú ikki alt árið og tað vil sega ein venjari alt eftir ítróttagrein verður settur fimm seks mánaðar kanska átta mánaðar og so víðari so so so t tað eri ikki í allarflestu førum er hetta ikki alt árið tað a draga seg um men sum sagt eg eri skelkaður at eg eisini undirtøka frá øllum flokkum til hetta málið sum er annað málið til full undirtøka fyri í dag tað er so hugaligt og um fíggjarnevndin ger broytingina so lógin v ræftvirkandi tað taki er fult undir við takk fyri formaður takk fyri so er tað kristina
sum hevur eina viðmerking ger so væl ja hetta er eitt gott uppskot og tað er eisini neyðugt at dagføra he
esa upphæddina sum jú hevur staðið í stað síðan lógin bleiv samtykt við seg minnist rætt og tað er nøkur ár síðan eftir hondini so tað er gleðiligt at vit nú fáa dagført hesa upphæddina vit vita jú eingi kemur av ongum og og tað er rætt sum jørgun niklasen vísir á tey har hendur risaframstig innan fyri føroyskan ítrótt tey seinastu árini og tað hevði g ikki komið uttan alt tað stóra arbeiðið sum er framt úti í øll teimum ymsu feløgunum og har hevur tann stuðulin bæði sum land kommunur og onnur veita ótrúliga stóran týdning spurningurin er um vit ikki áttu at at givið eina líknandi skipan til til dømis fólk sum arbeiða innan fyri listaliga økið og eisini í so fall at mann velur at geva samsýningar til dømis hjá skótum øðrum áttu tey ikki kunnað undir eina líknandi skipan tí tað er it sindur trupult at grundgera fyri hví bara í ítróttinum men ikki innan fyri til dømis ta listaliga øki takk fyri ger so væl jørgun niclasen
hetta uppskotið er um ítróttin ið haldi tað ein mann at halda tað til listafólk hava
sereklur bæði innan amg og innan fyri skatt so tey hava samliga sereklur og tað er tað væl umt men fer mann at víðka tað til annan ítróttin so er spurningur hvar steðgar tú altso skótarnir nevnt bjargingarfeløg tað er júst so egormt nógvur felagsskap gongufeløg politisk feløg politisk ungmannafeløg dansifeløg ja altso eg tori ikki at fara her og siga at hetta her skal víkkast til okkurt afturat eg haldi at her er innanfyri eina verð sum tekur sær av okkara børnum sum lógin her er viðvirkandi til at profikinisera tey og kanska vit fáa stjørnur úti í heimi burtur úr tí eg haldi at hetta uppskotið er um ítróttin og skal halda seg til ítróttin takk fyri so vóru ikki fleiri sum
høvdi orðið til hesa viðgerð og málið verður so beint í fíggjarnevndina vit eru punkt fýra tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fimmogtjúgu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár og tað málið verður aftan á viðgerði beint í trivnaðarnevndina men formaður fer at biðja um framsøgufólk ger so vælja tað tað fyrsti er tað er uni rasmussenger so væl takk fyri
ja nú er tað eitt eitt mál um ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til tey sum eru millum fimtan og fimmogtretivu ár eg haldi hetta er eitt spennandi uppskot eisini upp á tann mátan at mann begreinsar tað eisini bæði við hvør hvør er við í hesum og hvørji hvørjar sálarligar trupulleikar mann hevur og tíðarskeið er sett á eisini fram til endan á tveyogtjúgu sum mann hevur ið hvussur stýr á tí økonomiskt og og kann fylgja upp upp á tað hvussu stóra ávirkan tað hevur á tey fólkini sum fáa hesa sálarligu hjálpina hetta er sjálvandi ógvuliga álvarsamt at tað eru so nógv fólk sum hava sálarligar trupulleikar av ymiskum slag í hesum førinum blívur tað so tikið tey sum líða av engist og av tunglyndi lætt ella moterat tunglyndi og tað haldi er eisini skilagott at mann tekur hesi tingini í fyrstu atløgu og og sum tað er nevnt í í hesum eisini so tey sum hava tað verri enn moterat tunglyndi tá skal tað nokk aðrir millar til eisini fyri at hjálpin skal vera góð nokk so eg haldi tað ljóðar ógvuliga skilagott at eg greinsa tað til hetta fyrst mann nevnir minnist meg rætt níggju milliónir í hesi trý árini tjúgu einogtjúgu tveyogtjúgu og nú er einogtjúgu liðið nei tjúgu liðið so nógv at tann parturin var nokk ein komma átta ella okkurt árt og so hini bæði árini tríggjar komma seks so níggjur milliónir til saman og at mann kann gera mátingar á hesin her hvussu tað gongur hjá teimum sum fáa esær hjálpina og ein av grundunum til at mann velur fimtan ár tað er so tað at tey sum eru blivin í fimtan og eru eldri enn tað kunnu taka støðu sjálv um tey vilja hava sálarfrøðiliga hjálp tey sum eru yngri tey mugu so hava foreldrini ella onkran avvarandi við upp á hesi tingini og har eru onkrar skipanir sum mann eisini kann hyggja eftir og broyta eitt sindur uppá vist tað er men tað sum eisini er viktigt ta er at mann ikki tekur forstóran bólk beinanvegin soleiðis at mann hevur gott stýr á hvat tað er mann hevur við at gera og tað at mann bara hevur góðkendar sálarfrøðingar sum hava hava avtalur við við heilsutrygd tað haldi er eisini gott í hesum førunum sjálvt um tað eru viðmerkingar um tað so er tað viktigt at mann hevur tingini upp á pláss tá i mann startar onkrun av hinum londunum hava tey tikið fór nógvar bólkar inn til at taka sær av teimum við ja í í onkrum føri g havi eg so hoyrt um at tú verður meira kallað vánaligu úrslit men í bretlandi har valdu tey so sálarfrøðingarnar og hava ógvuliga positiv úrslit at vísa á so eg haldi samanumtikið at hetta ereitt gott uppskot og tað skal fáa eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini og sjálvandi fáa vit partarnar inn til hoyring sum hava við etar at gera so síggja vit út frá tí um um tað skal síggja akkurát soleiðis út ella ikki men tað skal hvussu fáa eina góða viðgerð takk fyri takk fyri so er tað djóni nols
sum joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja eg eri púra samdur við juni rasmussen
í hetta er eitt uppskot sum er sera sera gott og og høvta verið gavi sagt fleiri av slíkum uppskotum her í tinginum soði hevði tað verður øgiliga gott tí at hetta her er við til at geva nógvum ungum og eisini nógvum sárbarum familjum í føroyum ein møguleika til atitil at fáa hjálp men akkurát tað sum uni rasmussen nevnir um hetta her við aldursmarkinum har er hoyringsskrivað eisini inni sum siga tað at vit eiga at byrja nógv fyrr og eg vóni vónandi so so kann nevndin hyggja nærri at tí tí at alt allar øll gransking royndir aðrastaðni fórá at vísa at jú fyrr tú ger ein innsats eisini saman við foreldrum sum eru púra ráðaleys í hesum førum nógvum førum taka tey við í prosessinum skjótt sum gjørligt kann spara eina rúgvu inn í seinna enda so tað var bara mín viðmerking til til røðuna takk fyri harra formaðu takk fyri ger so væl uni rasmussen
ja hatta er púra sannheit sum
ganmni nolsu joensen nevnir at jú fyrr man grýpa inn jú betri er tað og og mann sigur eisini at tey eru væl lyngri enn hattar sum sum fáa trupulleikarnar og tað at fyribyrgja eg sjálvandi ein ógvuliga týðandi partur men út frá tí sum eg havi fingið fortalt frá serfrøðini um akkurát hettar so so føli eg tað sum at í fyrstu syfti í hvussur haldi eg teg rætt at at tað verður hesin bólkurin men at tey yngru eisini kunnu fáa hjálp upp á annan máta ikki ikki endiliga taka tað við í hetta sjálvt hetta prosjektið hatta er nakað mann kann arbeiða við síðuleypandi ella á annan hátt við teimum sum eru yngri so eg helli eg hvussusur meir til at haldast til hendan aldursbólkin út frá tí sum eg havi fingið at vita so nú fáa vit at síggja hvat kemur fram í trivnaðarnevndini takk fyri takk fyri so er tað
ingilín diderssen strøm sum hevur orðið ger so væl takk fyri ja nú er
uppskotið um royndarskipan til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava eingist ella lætt til mott tunglyndi ella depensjón sum á eisini kalla tað endiliga her og tað eru vit í javnaðarflokkinum ógvuliga ótrúliga glað fyri at eg hevur verið eitt mál sum vit hava snakkað nógv um í í nógv ár ungkomunafelagið hjá javnaðarflokkinum sosialistisk ung hevur havt hetta sum eitt av sínum eg vit ekum mas skul kalla tað hjarta málum í í øgiliga nógv ár og nú hevur landstýrismaðurin í heilsumálum so borið eitti uppskot niðan í tingið í fjør var eitt uppskot til samtyktar um at veita børnum og ungum ókeypis so lætta atgongd til sálarfrøðiliga viðgerð sum javnaðarflokkurin tjóðveldsflokkurin løgdu fram viðtikið í løgtinginum og nú er sum sagt nakrar ferðir uppskotið frá landstýrismannum í heilssmálum kaili ogholm johannesen komu eg havi sagt hetta fyrr men eg haldi at tað einsviðkomandi í dag tá vit bróta bein so fara vit út á skaðastovuna býa nakrar tímar verða viðgjørd úti á sjúkrahúsinum beinanvegin uppfylgjandi viðgerðir tað koma næstan av sær sjálvum næstan uttan at vit noyðast at gera nakað serligt annað enn at møta upp og vísa á beini eftir eina tíð so koma vit aftur á bæði beinini og lívið heldur oftast áfram sum vant og týdningarmiklast av øllum at vit fáa alla viðgerð púra ókeypis men koma vit illa fyri sálarliga kenna vit okkum strong ting lítlan og hug hava til at gera nakað eru máttleys útvikla eina sálarliga diagnosu hvat hendir tá tað kann vera vit eru í tí hópni støðu at vit sjálvi taka støðu til at ringja til læknan práta í telefon við skrivaran greiða frá okkara støðu sjálvt um tað er ringt og sárbart og fáa eina tíð vit koma so hóast vig kanska ikki orka ella hava hug til kommunulæknan greiða einaferð enn frá støðuni og fáa kanska eina ávísing til sálarfrøðing um vit lúka krøvini til at sleppa tað men líga vit av eitt nú tunglyndi strongd ella eingist so lúka vit ikki tey krøvini tá kunnu vit sjálvandi heita á ein sálarfrøðing privat og gjalda ta ofta stóru upphæddina í sálarfrøðilig viðgerð krevur og hóast vit so fáa eina tilvísing so verður fjøruti prosent av viðgerðumi goldin hvat nú um vit ikki hava ráð til tað ja men so er nokk einki at gera og vit ganga við hesum trupulleikunum sum kanska bara vaksa seg størri og størri og kunnu vera heilt lejandi fyri okkara lív hetta uppskotið tað snýr seg um at seta í verk eina royndarverkætlan í trý ár har fimtan til fimmogtretivu ára gomul sum líða av løttum til moteratum tunglendi dipensjón og angist kunnu fara til kommunulækna fáa ávísing til løggildan sálarfrøðing og fáa upp í tólv viðgerð ar ókeypis eg ivist onga løtu í at tað er til stóra hjálp og er eitt stórt fet rætta vegin eisini at mann hevur valt at seta talið av viðgerðunum rættiliga høgt tað er eisini gott vit vita at sálarligar avbjóðingar kunnu ávirka neiliga restina av lívinum tað er væl greitt frá í uppskotinum at eini royndarskipan sum hendan sparir inn aftur orsakað av minni belasting í sjúkrahúsverkinum annars bæði tá ið tað snýr seg um likamligar sjúkur sum sálarsjúk hálvtrýss prosent meira enn onnur koma út fyri og tá tað snýr seg um tí sum fer fyri sjeyti fyri hesi fólkini tá tey eru í teiri sváru støðuni at tay ikki megna at koma til arbeiðis ella virka í samfelagnum á annan hátt samstundis sum tað eisini tekur kanska eitt trýst av siguatiska tilboðnum á sjúkrahúsinum í bretlandi stendur nevnt í uppskotinum at ein króna i tílíkar verkætlanir gevur minst tvær krónur aftur til sfeagsskapin ein nýggj kanning í danmark vísir at hvør króna til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð ið primera geiraranum sparir fimmogtretivu krónur bara svarandi til úra sjúkrahússykrati tað er tó greitt tað er tó eitt sum eg vildi ynskt kundi koma írætt lag og tað er akkurát hesin millumniðurin sum er kommunulæknin fyri nógv so er tað eitti álvarsálvarsamt lop at fara at søkja sær hjálp øh tí haldi eg kanska tey passa betri um viðkomandi kundi fara til ein við sølfrøði innan sálarfrøðiliga øki ein sálarfrøðing serliga nú tá víst verður á í hoyringsskrivi at ætlanin er um at seta sálarfrøðingar í starv á heilsumiðstøðunum kring landið ella tað í øllum førum er hevur verið talað um tað øh tað eru eisini rættiliga avmarkaðar sálarligar avbjóðingar sum hetta boðið tilboðið er til og mann kann kanska spyrja seg sjálvan um kommunulæknin akkurát er tann rætti at vordera hesi hvar tey liggja á skálaðinum um tað er lætt moterat ella álvarsamt tunglyndi og umtalan er um angist uttan tó at taka nakað frá professionalismuni hjá kommunulæknanum harafturat so hugsi eg at at hesin listin yvir hendingar sum eins skal hava verið fyri fyri at fáa atgongd til sálarfrøðing gjøgnum heilsutrygd eigur at verða broyttur og kanska tikin burtur so at bert ein sálarfrøðingur kann vordera um ein persónur hevur brúk fyri sálarfrøðiligari hjálp ella ikki eg havi hoyrt frá fleiri at í fleiri førum so finna fólk henda listan onkustaðni og síggja eitt av punktunum siga at tey hava verið úti fyri einum av hesum her hendingunum sum mann skal lúka krøvini fyri fyri at fáa endurgjald úr heilsutrygd og fáa so endurgjaldið tann vegin uttan kanska at lúka krøvini í veruleikanum men av álvara hava brúk fyri sálarfrøðiligari hjálp tað er jú ikki nøktandi at mann følir seg noyddan at snýta systemið soleiðis tá ið mann hoyrir til tann bólkin av fólki sum hava brúk fyri sálarligari hjálp htað er ótrúliga gott at hoyra at landsstýrismaðurin longu ber boð um at ein skipan við sálarrfrøðiligari hjálp til børn undir fimtan ár saman við foreldrum ella verjum í flestu førum fer ati koma ella an fer undir at at arbeiða við tí tí tað er eingin ivi um at jú fyrr hjálpini tøk jú lættari ertað at hjálpa at enda er ikki meira eftir at siga enn at vit í javnaðarflokkinum eru ógvuliga glað fyri at hetta endiliga er ein leiki at skipanin fer at rigga væl h og koma nógvum av okkara borgarunum til góðar og so við og við fera at fevna um fleiri tilboð innan fyri fleiri sálarligar avbjóðingar og aldursbólkar tí í okkara vælferðarsamfelag so skulu vit lofta øllum øllum teimum sum eru komin illa fyri og støddin á pengabóginum hon skal ongantíð verða avgerandi fyri um vit fáa hjálp ella ikki takk fyr harra formaður takk fyri so hava vit viðmerking
fyrst er tað djóni nolsøy joensen ger so væl jtakk fyri harra formaður ja eri samdur við ingilín ditison strømm
at at tað la s til landstýrismannin í hesum førinum tí at tað hevr verið t tosað um hett her í nokk so nógv ár og og politska skipanin líkasum hevur róð framundir nakrar ferðir at fáa líkasumheta her í lag og nú verurhatta so ein royndarskipan og og sum hevur so nakrar avmarkingar eisini har eg hugsi atieg sakni eitt sindur at mann mann kundi gott sdrekt itt lítið sindur longur haldi eg serliga við aldursmarkinum og og og loyvt eisini foreldrum sum hava børnlíkasum loyvt teimum eisini upp í hesa skipanina so ella so og eg veit at tað er kanska tað er kanska tað næsta stigi tað tað er eisini gleðiligt tí at tí at tað eri nógv meira komplekst enn bara sum so at tann ungi sleppur til ein ein sálarfrøðing tað er tað er heildin av familju lívinum kann man siga og tí er tað jú fyrr jú vit fáa familjuna inn yvir so fyrr kunnu vit eisini steðga eina keðiligari gongd og tí tí er tað mín vóna at e eisini sum ingilín sigur strøm at at tað arbeiðið fer attakk fyri ger sovæl ingilín didisenstrem takk fyri tað
ja tað er eingin ivi um at at
í flest øllum familjum er familjan ein øgiliga týðandi liður í einari sálarfrøðiligari viðgerðtað eru eisini oyðiligar nógvar kanningar sum vísa tað at um familjan bakkar upp og er har at lofta og at hjálpa við tí so at hjálpa við viðgerðini sum er í gongd so gongur tað betri og skjótari og ja eg haldi eisini heilt sikkurt at landsstýrið eigur rólsuppiborið fyri at koma við sær royndarskipanini um eg haldi eisini sjálv at hon kanska kundi steðgt strekt longri men hetta er so ein góð byrjan um og eg haldi eisini at tað at tað er ímillum fimtan og fimmogtretivu heldur kanska at steðga við tretivu so er tað faktiskt eisini fevnur um ein part av vaksnum tað er øgiliga gott at børn skuldu at yngri børn enn fimtan skuldu vera við tað er heilt sikkurt men hvussu tikið eftir uppskotum samtyktar so stóð jú ókeypis til børn og ung løtt viðgerð so jú har eru vit eisini eini takk fyri at fara mær takk fyri so er tað

til viðgerðar er uppskot til løgtingslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava eingist ella lætt til móti rat

veru heimilað at seta eina royndarskipan í verk um ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til hesar persónarlar og

men tað er fyrst og fremst ein persónlig tragedia tað er rætt sum tað hervurið nevnt her fyrr at tað er øgiliga nevnt tat fyri at halda seg til at brota bein tað er nevnt at fyri at halda seg til ein oygdan rygd ella ein blinteim sum ikki fungerar men okur hava ongantíð í føroyum havt lætt við at fyri halda okum til hetta her við sálini

er soleiðis at nú kenni eg serliga væl til dømis ateodepagentarnar sum eisini eru hava fingið vesin til betri kor nú tað er soleiðis at ein og hvør við av tid hann útviklar antin enn girt ella tunglendi annað av teimumam øgiliga sjáldan bæði tvey tað kemurfyri men annað

sum sum nevna akkurát hetta her serliga las eð hoyringsskrivi frá spesiallæknan á barnasjygiatriðini sum nevndi hetta her at jú fyrr okur seta inn jú betur hinvegin so haldi at tað er gott at lanstýrismaðurin er komin við akkurát hesum her uppskotinum at okur taka tey frá fimtan til fimmogtretivu fyrst og fáa tað er týdningarmikið tað allartýdningarmesta í hesum her uttan um sjálvt uppskoti tað er at okur fáa verulig hagtøl hvussu kemur hendan skipanin at vka hvussu virkar hon hvussu góð er effektin av hesum tað mugu okur fyri alt í verðini leggja doyðin á at tá ið hendan royndarskipann er liðug so hava okur føroysk hagtøl fyri hvussu virkaðu

ella ein knøtp helvt av øllum av allari sjúkrafráveru á arbeiðsmarknaðinum skyldast sálarligum trupulleikum ikki fysiskum trupulleikum sálarligum trupulleikua

er ikki nakað mann hoyrir um í tí dagliga men tað er ein veruleiki

harafturat er ta soleiðis at fólk við sálarligum trupulleikum tey troyta tann primera heilsugeirran nógv meira enn til dømis fólk sum ikki hava ilt í sálinum púra natúrligt tí fólk sum eru sum hava depressjón sum hava enngirt tey hava nógv skjótari við at føla sær okkurt annað tey eru bangin fyri næstan øllum og hava og hava tess vegna nógv størri brúk fyri primera geiraranum eisini og belasta hann nógv meira í dag er tað soleiðis at ella inntil í dag hevur ein stórur partur av hesum her fólkunum hesum pasentinum

forstáilsi fyri teimum í primera heilsugeirarnum hevur verið vánaligt sykiatriðin úti á áí í heilsuverkinum hevur verið yvirbelasta so tað at okur nú fáa hetta her uppskotið skal landsstýrismaðurin hava stóra stóra takk

tað er soleiðis at tað er oftast í barnaárinum at hetta byrjar men tað maniferstera seg ikki ordiligani fyrr enn tú kemur upp í vaksnamannaaldrin tá tá koma fylgjurnar av at tú ikki hevur verið behandlaður sum barn so tað rakar oftani fólk í arbeiðsførum aldri og hetta er veruliga innvaliiderandi hetta er líka innvaliderandi sum allar aðrar fysiskar sjúkur sum eru

so altíð alt harra formaður skal lansstýrismaðurin hava takk fyri at hann er komin við hesum uppskotinum hetta verður til óivað til stóran bata fyri ein eina stóra fjøld av fólki sum hava ilt í sálini sum í dag ganga fyri vág og vind hetta kemur eisini at geva okum nøkur veruliga góð hagtøl soleiðis at okur kunna í framtíðini veruliga til rættar leggja okra sálarligi tilboð til hesi fólkini tað er eingin ivi um sum so nógv hava sagt her at tað hevði verið ynskiligt at aldursmarkið fór niður men latð okkum nú fáa hetta her lat okum fáa hesa her royndartíðina í gongd lat okkum fáa eina lat okkum fáa hagtølini samstundis so ivist ikki í at lansstýrismaðurin arbeiðir við at víðka um tilboðini til børn heilt niður í á í

og at mann í tí tilgongdini líkasum mann við hesari tilgongdini hvar man tekur tey sum eru fimtan til fimmogtretivu inndregur familjuna familjan er akkurát líka viktig sum tann ið hevur ilt í sálini tí tað hongur saman so harra formaður eitt gott uppskot frá landsstýrismanninum sum eg veruliga og sambændsflokkurin stendur aftur aftanfyri hetta jú eitt av hjartamálunum hjá sambandsflokkinum sum okur fóru til væl upp á at líkastilla sálarligar og fysiskar sjúkur so takk at uppskotið kemur nú og eg vóni og vænti at úrslitið av hesum her kemur at vísa hvussu mann í framtíðini skal takla akkurát hesi menniskjuni sum hava ilt í sálini og sum kann raka okum øll tað stendur ongastaðni at mann gongur fríur takk fyri harra formaður takk fyri vit hava nakrar viðmerkingar fyrsta er j
hannus joensen ger so væl takk fyri hara formaður vit hava
heilsusystrar í dag í skúlum nú havi e virkað nógv skúlavirki í nógv ár og tær hava eina fyribyrgjandi effekt altso meiningin er at fyribyrgja av keðiligum gondum eg hugsi hevði tað verið egatlaðiat spyrja erard joensen um um tað hevði veri eit hugskot at havti skúlasálarfrøðingar tað veit um mannhevur í útlondunum og tað kundi verið soleiðis at mann hevði skúlasálarfrøðingar sum virkaðu í einum sjey økjum í føroyum sum reisti millum skúlarnar eg berst spyrja er ar joensen hevðiverieitt hugskot takk fyri takk fyri ger so væl erhard joensen
takk fyri har formaður
og takk fyri spurningin johannes joensen ja sjálvandi hevði tað tað sálarligar avbjóðingar raka næstan tíggju prosent av fólkinum tað er rættiliga nógv og tað er eingin ivi um mínari sál um at visti tú setur inn í skúlunum líka niður í barnagarðin so fært tú virkuligani ein stóran part av hesum her so fært tú virkuliga gjørt nakað við hetta tí tað er akkurát har niðri ið tað byrjar og tað útvikla seg og tað útviklar seg og oftani brýtur tað veruliga út tá tú kemur upp í upp í arbeiðsføranm also í í í tínum tínum vaksnur aldur men jú fyrr tú fangar tað jú betur er tað so ongantíð betur enn at okur fingu skúlasjokulogar í føroyum tað verið akkurát líka viktigt sum ein og hvør annar lærari á bítjarskúlanum takk fyritakk fyri so er tað hervør polsdóttir
ger so væl takk fyri harra formaður eh eg púra samd við tí sum er á
joensen boðar borðið fram hefta r eitt øgiliga gott uppskot og eg haldi virkuliga at hetta kemur a so stórn stóran gagn fyri nógvar borgarar og teirra avvarandi men g haldi serstakliga eisini hevur týdning at vit øll allir flokkarnir standa saman um um hetta uppskotið at vit standa saman um at uppraðfesta sálarheilsuøki at tað kemur eisini hav við at vit kunnu við tíðini hvussu eru avsikumatisera sálarheilsu soleiðis at tað ikki verður so skammfult at snakka um tað hevur minst líkastóran týdning so it eisini geva stórt rós til landsstýrismannina at hann er borið hetta uppskotið fram í dag takk fyri takk fyri ger so væl erhard joensen

av ta tta uppskotið tað verður so ein av avkanska av av fylgivirkningunum av hesum her uppskotinum at stigmatiseringin byrjar at hvørva tað er statiðvek stórstigmatisering innan fyri sálarliga sálarliga økið tað er nærum ómøguligt til dømis bara at fáa eina at tora at standa fram at siga tað at hann hevur ade tað er ikki lukkuligt soleiðis eg kundi nevnt og serliga ikki fyri ikki at tosa um deppersión tað er næstan ta b so tað at at hetta her uppskotið kann vera viðvirkandi til at avstigmatisera tað eg vóni at tað verður ein av fylgivirkningunum av lógini um tað um so er so er bara tað nógv vunnið takk fyri takk fyri so er tað edva jacobsen sum hevur eina viðmerking ger
takk fyri aa formaður tað var inú kom er jú ei sjórin á tað at tað kann
flyta mørk og fáa okkum at síggja øðrvísini upp á at tað ikki blív nakrar munur millum apera fysisk sjúkur og og har var sálarliga avbjóðingar tað kundi verið líka sæð tá ið mn eisini kemur til hjálpina eitt sum eg kundi spurt johasumum hvat hann hugsar um at mann kom at vit koma arbeiða fyri athava eini ogræiska skaðastovu ofta vísir tað seg nú hetta fimtan fimmogtretivu ár og tað vísir seg ofta at tann neyðin at mann kemur í hon er ikki altíð upp á tey týspunktini tá ið mann kann bara taka telefonina og ringja til eitt kontór ella ringja til eina eina linju har sum tað er opið og sum ofta er tað trupult kanska at fáa fatur í akkurát tí tíðina tá mann stendur og tað kann ver avgerandi fyri at mann verið loftaður í tí løtuni man man eru neyð soleiðis mann hevði eina skaðastu líkasum mann hevur hon aðra skaðso at komið til í í slíkum umstøðum at hvat heldur er juensen um um tað átakið takk fyri ger so væl herrøðrl jóensen
takk fyri har formaður tað er gott
at edvar jacobsen akkurát nevndi hatta har tí tá mann stendur her so gloymir mann okkurt hatta er eitt av teimum tingunum sum eg gloymdi og sum eg vóni at landsstýrismaðurin veruliga setir á skrá skjótast møguligt hatta er so avgerandi hatta er so viktigt at handan har sálarliga at handan har sálarliga skaðastovan verður sett á stovn tað er altavgerandi fyri nógv av hesum her fólkunum tí mann skal ikki undirvordera mann skal ikki undirvordera frá hesum høga tingi hvussu tað kennist hjá einum menniskja sum hevur eina depersión tað kann slettkiki beskrivast og líkamikið hvat okur siga her á á røðara pallinum so blívur tað bara til ateinki aftur ímóti so tí haldi eg tað var tað er øgiliga positivt at at edvar jakobsen nevndi hatta her og at tað er farið víðari til landsstýrismannin og eg vóni at hann fer at gera nakað við hatta takk fyri takk fyri so er tað hervør polsdóttir sum hevur orðið
gjør so væl takk fyri har frá mær ja til viðgerðir í dag
tað hava vit t til løgtingslóg um eina royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava angilst ella lætt til moteralt tunglyndi endiliga kann mann siga hetta er eitt øgiliga gott uppskot sum vit taka væl ímóti oeg haldi serstakliga tað at allir flokkar á tingi eru samdir um at og kropslig heilsa skuldu javnsetast er eitt gott tekin í tvey túsund g átjan var ein heildarætlanh ella fyri sálarliga heilsa í føroyum handa tá var endi landsstýriskvinna í heilsumálum har hetta her uppskotið var eitt av tilmælunum føroyska vælferðarsamfelagi og heilsuverkið er eyðkent við at tað ikki kostar nakað hjá borgaranum at gerast sjúkur og at sleppa til lækna tað er ein týðandi hornasteinur fyri javnstøðu millum fólk fyri lívskvalitet og fyri at vit øll kunnu fáa somu góðu hjálp líka mikið hvat mann tjenar tað má ikki vera støðan í føroyum at tey pengapungurin hjá tær ella tíni foreldrum sum gera av um tú fært sálarfrøðiliga hjálp ella ikki við hesum uppskotinum so verður tað ein royndarskipan sett í verk sum gevur persónum millum fimtan og fimmogtretivu ár rætt til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð fyri aingist ella lættll ímóti rætttunglyndi í viðmerkingunm plussass sendir at talan er um upp til tólv viðtalur

í heildarrættini fyri sálarheilsu í føroyum og generellu til hoyringarnar sum vit høvdu í samband við up skot til samtyktar hjá tjóðveldi íjavnaðarflokkinum í fjør so so varð rættiliga væl grundgivið við hví mannvið hesum uppskotinum veluraldursbólkin í fimtan etl e fimmogtretivu tí tá tað eru fólk sum eru yngri enn tað so eru tað onnur viðurskifti og skipanir sum skulu gerast sum gera seg galdandi millum annað tað at persónar sum eru yngri enn fimtan ár ikki kunnu sjálvi biðja um viðtalur frá kommunulækna ella geva tað sum man kalla innformera eftir samtíkku meðan tað kunnu fimtan til seytjan ára gomul umframt at tá eigu at vera aðrar skipanir sum lofta teimum sum eru yngri enn fimtan ár men tað er sjálvandi nakað sum vit eisini fara at seta spurningar til í í hoyringunum í nevndini soleis at vit fáa alt tað upp á pláss og at mann so eisinihevur valt angist og lætt til moteratttunglyndi tað er nokk tí tað er millum tær vanligastu sálarsjúklurnar og tí hevur mann valt at brúka hesar diagnosirnar í royndarskipanini og tað tað haldi eg eisini er fínt men tað kunnu vit sjálvandi eisini hyggja uppá í í nevndini soleiðis at vit eru sikkur uppáat vit fáa tí bestu loysnina hendan royndarskipanin fer úr gildieinogtretivnda desembur í tjúgu tveyogtjúgu so tað er ein ein royndarskipanm í einm áramáli sum mann kann eftirmeta aftaná hvussu núvu gingið um mann kann betrana ella ja hyggja eftir hvat tað var sum riggaði o kanska ikki hendan her royndarskipanin fer uttan iva at gagna øgiliga nógvum borgarum og teirra avvarandi men men hendan royndarskipan ella tað a vit fara vónandi at ber het ígjøgnum løgtingið merkir ikki at vit ikki skuldu blíva við at styrkja sálarheilsuøki fyri allar borgarar yngri sum eldri sálarheilsa hevur verið og eg framvegis rættiliga sigmatiserað og tí hevur mann kanska held ikki tosað nóg nógv alment um sálarligar trupulleikar visi vit so fara til støðuna í dag so er hon støðan tann at fyri at fáa fíggjarligt ískoyti frá heilsutrygd til sálarliga viðgerð so skalt tú lúka ein av teimum nýggju ásettu treytunum í kunngerðini um fíggjarligískoyti men hesin treytirnar eru øgiliga strangar eingin av treytunum góðtekur at tú í gásareygum bara hevur sálarligar trupulleikar tú kanst til dømis fáa ískoyti um tú ert avvarandi til onkran í raktaálvar álvarsligari sálarsjúku men ikki um tú sjálv ert rakt av sálarsjúku tað merkir faktiskt at tú um tú ert fíggjarliga illa fyri so skalt tú vera øgiliga illa fyri sálarliga til dømis so langt sum sjálmarsheitt ella hava roynt at gjørt sjálvmorð fyri at fáa ískoyti frá heilsutrygd upp á fjøruti prosent og tað er up á ongan máta fyribyrgjandi arbeiði fyri sálarheilsuna roynd ir uttanlands vísa okkum at tilboð um og keypisálarfrøðiliga viðgerð hava nógvar fyrimunir bæði fyri borgaran men eisini fyri samfelagið sum heild fyri tann einstaka hevr tað sjávandi stórar fyrimunir tí tað hevur altíð stóran týdning art at fáa góða og skjóta hjálp men fyribyrgjandi arbeiði hevur eisini stóran týdning fyri búskapin tí tað bað ser fyri parti av sjúku fráveru fyritøarpensjónum og færri færri komplikomplikatiónini við heilsustøðuni hjá borgarunum verða seinni í lívinum

og tí er tað eisini øgiliga viktigt at vit fokusera upp á fyribyrgjandi arbeiði og tað ikki tí at eg havi nakran nakran hálming a va mann ikki ætlar at gera tað tað virkar til at

sálarheilsa hevur og er sum eg segði verið rættiliga sigmatiserað og tí er tað eisini øgiliga skeinfult ofta at tosa um um tú ert rakt av sálarsjúku skom lig við best í tøgnini og tí við at tosa meira um tað um sálarheilsu og generelt at uppraðfesta økið politiskt so eru vit við til at avsigmatiserað evni og tað er eisini fyribyrgjandi arbeiði tí kann mann eisini seta onnur átøk í verk millum annað sálarfrøði á semai í fólkaskúlanum at hava meira upplýsing eina bráðfeingistelefonlinju eina bráðfeingis skaðastovu fyri sálarsjúk og so víðari og tí vóni eg at landsstýrismaðurin tá hann tekur orðið kann koma eitt sindur inná hvussu tað gongur við arbeiðinumum skaðastovuna um sigiatsku skaðastovuna hvar tað arbeiðið

veruliga javnseta sálarheilsu við kropsligam heilsu tí tað eigur ikki at gerast munir á okkum um vit hava brottið beini ella stríðas sálarliga hetta uppskotið fer í trivnaðarnevndina og har fara vit at gera tí eina øgiliga góða viðgerð vit taka undirvð hesum uppskotinum um vit halda at hetta er eittøgiliga gott fet á leiðini til at styrkja sálarliga øki í føroyum takk fyri harra formaður takk fyri so er tað siri stenberg sum hevur eina við
kirkju har ferðarformaður ja hetta er við stigmatisering og
kanska tøgn mentanini sum hevu verið eisini forbundin við tað at hava sálarligar avbjóðingar ella líðingar tað er eingin ivi um tað at tað eisini kann broytast við tað man tosar eisini rí tinginum um hesi tingini tað er so tað eina sum eg haldi er gott við hesum uppskotinum og so er tá tað við tí støðuni sum er í dag at í dag er tað soleiðis at attað er eitt sindur avhangligt av um um tú hevur áð at fáa tær hjálpa ella ikki og íg eitsi um hervur postótt kann siga eitt sindur um hvat tað kann merkja fyri fólk akkurát í hesum aldrsbólkinum at tað er so tengt at fíggjarstøðuni sum mann hevur um mann fer hjálp ella ikki takk fyri gerso væl hervør polstóttur takk fyri
viðmerkingina sigur steinberg at tað er eingin ivi um at
atevnið um evnið sálarheilsa verður sigmatiserað viðs fólk ið líga av sálarligum trupulleikum ikki toru at tosa um tað og tí er tað jú eisini gott og fyribyrgjandi arbeiði at vit sum ikki líga av sálarligum trupulleikum leggja upp til eina samtalu soleis at vit fáa hjálp teimum ið skulu hjálpast øí mun til í mun til kunngerðina í dag um fíggjarligt ískoyti frá heilsutrygd so so er tað fjøruti prosent og tað er sjálvandi ein góð hjálp men tað merkis statvekk ikki at tað er bíligt at sleppa til sálarfrøðing hjá serliga kanska ungum fólki sum eru lesandi og sovíðari tá vit høvdu hetta uppskotiðí fjør tá fortaldi eg um eina vinkonu hjá mær sum tey seinastu trý árini hevur gingið til sálarfrøðing og fingið ískoyti frá heilsutrygdim statvek skulu av við einir trýss túsund krónur meðan hon hevurverið lesandi og tí verður sjálvandi rakt hart sum eisini er galið fyri sálarheilsuna at mann verðurpressaður fíggjarliga takk fyri takk fyri so er tað steffan klein poulsen
sum hevur orðið ger so væl takk hara formaður
ja hetta e fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogtjúgu sum er uppskot til løgdslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava angiskt ella lætt til móti rat tunglyndi og so í stuttum so er hetta ein heimild sum landsstýrismaðurin í heilsumálnum fær til at starvt hesa royndarskipanina og

viðgerðin hon verður veitt av privat starvandi sálarfrøðingum og tað vísir seg at tað er tá privatu sálarfrøðingarnir sum eru bulurin í tja sálarfrøðiliga økinum suman kann siga soleiðis og og tað kemur at virka sambært sáttmála við heilsutrygd og er tað ein kommunulækni sum kann ávísa ein persóni til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð og sum hevur poster hafti vera inni á so er galdandi skipan ein ein ískoytisskipan har tur eisini er kommunulæknin sum metir um um viðkomandi skal fáa hetta ískoyti og tað er so eitt fíggjarligt ískoyti á fjøruti prosent av gjaldinum til tær viðgerðirnar

komin tl eina niðurstøðu at vánalig sálarheilsa fevnir um umleið áttaogtretivu prosent av allari sjúku í ríkum londum so hettað er ein trupulleiki sum onkusvegna eisini fylgir við vælferðini

at meginpartirin ikki fær einahóskandi viðgerð og at viðgerðin oftast er heilivágur og teir teir viðmæla faktiskt at mann sum fyrsta val brúkar sálarfrøðiliga viðgerð altso sálarfrøðingar og annað heldur enn at hoppa yvir til medisini og tað tað dámar mær øgiliga væl at to meldar tað so greitt út og so kemur eisini fram at sálarsjúka kostar okkara samfelagi nógvar pengar tað eru fleiri sum ikki klára at fara til arbeiðis vegna sálarsjúku og sum kanska ikki fulla tíð og so stendur eisini at umleið fjøruti prosent av allari sjúkrafráveru er av sálarfrøðiligum orsøkum og so stendur eisini nakað um at granskingin vísir á at meirnýtslan er umleið hálvtrýss prosent hjá sálarsjúkum av likamligum heilsutænastum og orsøkirnar eru so at sálarsjúkan kann ganga evir tiv lívsstílin og mann kann hava lyndi til at verða minni virkin og hava ósýnnar vanar tá ið mann hevur ringa sálarheilsu so hetta kann eisni vea við til at bøta um tað

eg helli sjálvandi til at vit brúka orku upp á ráðgeving heldur enn at fara tann medisinska vegin tí eg haldi okkara mál tað má vera at at so lítið av medisini verður brúkt sum møguligt á hesum her økinum og og tað meldar vho øgiliga greitt út teir vísa á at medisin skal ikki vera fyrsta loysnin men sjálvandi skal medisin vera møguligt harhar tað er tann einasti útvegurin men tað vísir seg tíbetur at flestu fólk hava tann hálning at tey eru skeptisk mótvegis medisini og og ynskja sálarfrøðiliga viðgerð men allíkavæl er medisinsfabrúkin kanska nakað høgt uttan at hava tølini beint her og eg veit ikki um um kommunulæknar eru kanska heldur laðarligir ella ella ella um teir hella til medisinsk medisinska viðgerð tað veit eg ikki eg skal ikki koma nøkur pástandi men men eg vildi ynskt at mann brúkti meira orku upp á aðrar loysnir áðrenn mann fór til medisini og akkurát hett her við sálarfrøðingum tað eg so ynskja at raðfesta tað hægri so havi eg ræðliga lítla er faring við sálarfrøðingum men men eg hugsi sjálvandi tað fyrst og fremst fram um medisini men men helst ikki koma har til at at vit at vit eg veit iki man kann siga tað dyrka sálarsjúku ella gera gera tað til ein størri eg veit ikki hvusu mann skal siga menmen hetta her við at terapo terapio terapi tað konn eisini so skjót har at vit dyrka ávísingar trupulleikar og kanska gera teir størri í summum førum tað mát tað heldisk b líva til tí at vit vit hava jú ábyrgd av okkum sjálvum og um og eisini roykta okkara egna likam og okkara egna sálarheilsu taðhaldi er ótrúliga viktigt men so hugsa g at koma iná hetta her hví fimtan til fimmogtretivu ár tí tað stendur í uppskotinum harafturímóti komn persónar yngri enn fimtan ár ikki sjálvir biðja um viðtalið hjá kommunulækna ella geva innformerað etti samtykku til viðgerð h í slíkum førum er tað foreldramyndugleikaanararnum ið skal geva loyvi til viðgerð sostatt e eitt tilboð um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til børn og ung undir fimtan ár ikki partur av hesum uppskotum men ætlanin er at seta eitt arbeiði í verk har tað verður viðgjørt hvussu tilboðið eisini kann styrkjast til henda yngra málbólkin og eg egiliga gjarna vilja hoyrt hvussu tað verður gjørt hvussu røkka vit so teimum sum eru undir fimtan ár og tí at eg síggist onkursvegna sum eitt stórt hol í hesari royndarskipanini at vit ikki hava eitt minsta mark og og haldi tí at tað skal útreiðast øgiliga væl og hvussu tey yngru verða loftaði eogføroya barnaog ungdómssigetriin hon vísir á júst hetta her at aldursmarkið tað niður á aldsmarkið tað er ikki fakligt logiskt og og eisini á hettaher at familjan má vera við í tilgongdini heilsumáa heilsumálaráðið sigur eisini at heilsumálaráðið skal í hesum sambandi vísa til viðmerkingarnar omanfyri um tað sama har vrðuhar varð víst á at at eitt tilboð um ókeypis sálarafrøðiliga viðgerð til børnung undir fimtanar ikki er partur av hesum uppskoti men fer at verða viðgjørt fyri seg sum mann vil onkusvegna ikki hava tað við og tí hald að er øgiliga áhugavert at hoyra ókey hvussu verður hitt sog gjørt og havi onkursvegna ein forvanning um at at trivnaðarnevndin viðger akkurát henda partin øgiliga væl tí at sálarligu sálarfrøðiligu trupulleikar koma hjá fleirum hjá fleiri ungum áðrenn tey fimtan ár og og tí skilji eg ikki ordiliga hví tað ikki koma ninn í eftirr men tað eru kanska okkurt sum eg ikki eri nóg greiðir yvir viðvíkjandi hesum men teg ivist iki í at trivnaðarnevndin kemur at greiða útgreina akkurát hatta øgiliga væl og tað var soleiðis at í gjár var útnorðurdagur og hann varð hildin millum annað á norðlandahúsinum og har bleiv ungu sálarheilsa settir í fogus og har vóru tríggir øgiliga góðir fyrilestrar apicsálarheilsa vísti á at vit mugu vera virkin vit mugu vera saman og vera ingaskeraðir apc tey bygdu á trý punkt har ungdómshúsið var eisini til staðar vísti á hvussu teirra barnavirksemiðar og hvussu tey ungu teyhava etst ungdómshús also barnahús o ungdómshús e og og tað vísti seg at tá ið tey koma til sjeynda flokk og uppeftir so fer eitt eitt stórt skifti fram tað fer frá at gera og gera og gera og barat vera saman til at hann r um relatiónir og onnur ting at hanga út og eg trúgvi at hetta eret øgiliga trupult skifti sum fer fram hjá nógvum fór at verða barn til vaksin til mann blívur vaksin og tað vísir segat tað eru nógv mest dreingir sum koma til ungdómshúsini millum annað av tí orsøk og ísf var eisini har so tað var ein øgiliga góður og reyður tráður ígjøgnum hesar framløgurnar ísf og onnur tey vístu á at tey tá i tey koma tey ungu koma til fimtan ár so hoppa tey ræðuliga ofta av ítrótti og øðrum tilboðum sum tey hava tí tá fer tað frá at vera ein góður felagsskapur har tey kunnu hava tað gott saman í einum í einari ítróttagrein til at vera eliti ítróttir og tí kom ísf eisini útgreinaði tað hetta her við at røkka breiddini og úr val og jørgun niclasen vísti á hetta her at vit eru vit klára okkum øgiliga væl og vit hava nógvar góðar eliti íðkarar og fótbóltsliðini blíva bara betri og betri men vit mugu ikki gloyma breiddina tá tað kemur til ítrótt og og frítíðarvirksemi annars tí at felagsskapurin sum var eisini ann reyði træðurin felagsskapurin hevur so ótrúliga nógv at siga fyri børn ung og tað kom púra greitt gram tað varð greitt greitt fram og tað var tann reyði træðurin í hesum her at um tað er ítróttir samkoma ungdómshús ella onnur ítriv altso dans dramakunskt altso jú neyðmet so er felagsskapurin s ótrúliga nógv at siga fyri tey ungu og tað er har vit mugu seta greiðar rammar og góðar rammar fyri teir felagsskapir so børn ung hava tey tilboð og serliga innan fyri ítróttin har tey siga at fimfimmogfýrs prosent av børnum koma til ítrótt av onkrum slag so er viktigt at mann eisini raðfestir breidduna onkursvegna men eg haldi nú rikki nógvr tíð eftir men einstaklingurin hann má sjálvandi ikki missa ábyrgdina av sær sjálvum hann skal taka fulla ábyrgd av sínari egnu heilsu og har kundi mann onkursvegna stuðlir upp undir tað hvussu hvussu mann røkir sína sálarheilsu miðla tað út og so vóru nógv inni á hesun her við sosialum miðlum og snildfonum sum sum leggja eitt øgiliga stórt trýst á okkara ungdóm men men taðfyr at taka samanum so er hetta ikki so einkult og vit taka sjálvandi undir við hesum her at sálarheilsa og og fysisk heilsa verður verða javnsett e men her eru nógv ting sum mann kann skrúva upp á og skal hava í menti tá kemur til ongum sálarhelsi takk harra formaður
merking tað er jóhannes joensen ger st væl ja takk fyri formaður nevndi stefan klein poul sn ev
het her við persónligu ábyrgd fyri hvussu mann livir og man livir sunt og er virkin tað er púra rætt n í nógvum førum er sálarsjúku eisini arvalig so mann evr disponerað fyri at kunna koma út í í ta støðuna eg hugsaði bara at spyrja stefan klein poulsen nakað annað tað er hett við ifit av tá ið mann ger íløgur í hetta økið um mann kennir nøkur tøl upp á aðrastaðni ella kanska lanssursmaður kann svara upp á tað hvar mann fær aftur tá mann ger íløgur í tað sum eitur fyribyrging av sálarsjúkutakk fyri ja takk ger so væl steffan klein poulsen
taka formaður jú fyribyrging og at
munn seta pengar inn her kann vísa seg ver øgiliga skilagott eg haldi nøkur tøl varðu nevnd í her beint at summastaðni fær mann fyri hvørja krónur tú setur í hetr her so fært tú tvær ættir og aðrastaðnir meir men eg avi eg havi ikki kannað tað edjúptuna men hetta her við persónligari ábyrgd og nú nevni jóhannes joensen at tað kan est vera arvaligt tað sum eg leggi dent á tað er bara at tað mán ikki blíva soleiðis at vit skulu øll dúga upp á ávísar skipanir føroyingurin má eisini vita at at hann skal taka sær av sínar egnu sálarheilsu og har hevur bláikrossir millum annað meldað ein øgiliga greiðan boðskapa út sum tey har tey seta yvirskriftina mister sms mussión rúsir sjúka matur og svøvnur at vit íðka regluliga at vit ikki rúsa okkum fyri at koma ígjøgnum dalarnir taka okkuna sjúku javnviga mat og svøvn og tað eru so grundleggjandi ting sum kunnu broyta øgiliga nógv í lívinum hjá einum menniskja isum mann klárar disponeraður og og sjálvir taka ábyrgd men sjálvandi tað eru summi sum sum ikki klára at lofta tí og ikki altíð hetta er nokk har mugu vit seta aðrar skipanir í verk sum hetta og og góðar rammur og og felagsskapurin er sjálvandi ótrúliga viktigur tá tað kemur tilhetta her felagsskapur av øllum slag takk hara formaður ja takk so er næsti røðari evur gjóni nols
sý joensen ger so væl takk fyri harra forma
maðurja avsannaum eini eitt gott uppskot sum er til viðgerðar í dag og rósi landstýrismannin fyri at koma í tingi við slíkum uppskoti sum kann vera so øgiliga góð hjálp til so øgiliga nógv føroyingar sum sum líða bæði ung fólk serliga og teirra familjur sum standa púra ráðaleys tá tey koma í hesar støðurnar men so havi eg hug at siga beinanvegin at sálarfrøðiliga hjálp á loyna ger tað ikki tað er meira komplekst enn sum so og tí dámar mær nokk so væl tað sum framgongur av hoyringsskrivum eisini ati mær hevði dámt best vistu mann koyrdi hetta eisini lækkaði aldurin tað vil siga at foreldur eisini blivi umfevnd av sum kundu játta at tikið av einum slíkum tilboði tí jú fyrr sum eg segði eini viðmerking jú fyrr jú betri fyrr vit seta inn í familjuna og kunnu vísa á hvar hvar avbjóðingarnar trupulleikarnar eru jú fyrr kunnu vit forða fyri at tað sum ein tendensur er í samfelagnum í dag er at vit proppa alt ov nógvan heilivág í okkara ungu tað er ein trupulleiki tað er for nevnt tí at visut tú hyggur eftir tað sum bæði fólkaheilsuráðið og aðrir stovnar hava verið inni á ett her atbørn og ung gevast tíðliga tey eru bekimraðir fyri okkara ungu tey gevast tíðliga við ítrótti tey gevast tíðliga íðka teta kanska ósunt nógv av teimum tað vil siga at tað er øiliga skjótt at koma út í einum eina eina eina eina gongd ella eina sum sum sum sum ber tað for kerta vegin og tí er tað so øgiliga týdningarmikið at tann ráðgevingin ella tað til alla familjuna og tann unga er eisini av øðrum fakbólkum inn yvir altso tað verður seg ergotevur høvdu fylgiapótari kostráðgevarr hvørt á sínum tí hevði tað ligið øgiliga væl úti úti kanska úti í kommununum men tað hevur mann so valt ikki at gjørt í hesum førinum nú er hetta royndarskipan og og kanska tað eisini tí havi eg hug at nevna tað her at at nevndin eisini kanska hyggur upp á tað g tí at tað hevði mær dámt væl at at mann kundi fingið ta hjálpina úti í tí heimligu umhvørvinum áðrenn líkasum at atkaska man siga bøldurin voksin so nógv at at bara tann ungi skal hava hjálp hjá sálarfrøðingi tíin hon gongur øgiliga skjótt her ø tí at við slíkum uppskoti her sum vit hava her hon hon kann bjarga øgiliga nógvum eisini sum eg nevndi ungum og og og svárbærum familjum og og tí vit skulu minnast til tað at visti man ikki fær hjálp tíðliga tey ungu og familjan so er sannleikin fyri at fáa eina útbúgving og at koma úti eftir eitt at fáa eina eitt gott arbeiðsløn seinni nógv verri jú jú og tí er tað so øgiliga týdningarmikið at mann byrjar so øgiliga tíðliga og enn tá sum tað eisini verðurnevnt onkustaðni at mann fer út í fólkaskúlanum eisini og hevur kanska ta ráðgevingina longu har so at mann kann lofta nøkrum tingum taðtað hevði verið tað hevur eitt stórt frambrot

og tí at tað sum ofta hendir í í slíkum altso tað sumeg havi hug at nevna hett er við aldrsmarkinum tað er tað at í hoyringsskrivinum hjá sjokratriuni so er tað sjokuatarar altso tatað eri jú ikki hvør sum helst sum sum úttalar seg um tað at at hettaher við aldrinum at hann er settur til fimtan ár er roynt fakliga ikki logiskur og tí engiskt og ofta hjá børnum tað eru tað byrjar tíðliga árum og kann vera við til atviðvirkandi til at vist mann ikki steðga av tí at at tað kann forverra og tí mæla tey enn tá til í sínum hoyringsskrivi leiðslan í barnaungvórsvikatiini at aldursmarkið verður simpltenn strika lóg tikið burtur so at møguleiki verða at behandaleysi børnini í í rættari tíð og so nevna tey eisini víðari ati at eg við familjuterapiuni sum eg var inni á í byrjanini at at jú fyrr tú fært familjurnar inn í viðgerðina tað er tað kann vera bjargingin hjá og og og loysnin hjá iliga í nógvum førum eg sigi seg ikki eg ikki í øllum men í øgiliga nógvum førum so tað hevði sjálvt um uppskotið er øgiliga gott og allar aðru vert og vit fara at taka undir við tí so hugsi eg at her eru nøkur ting sum mann kundi hugt upp á g akkurát fimmogtretivu ár eg eg veit ikihví mann skal so høgt upp altso so vil eg heldur heldur farað niður eftir tað er líkasum mítt mín boðskapur her í tí tóku orðið í hesum málinum tí at eg haldi at vit eiga at satsa upp á tað fyribyrgingarliga partin nógv meira nn vit gera so eitt gott stag á á leiðini og rólandstýrsmannin fyri hetta góða uppskot takk fyri harra

ja takk so er tað viðmerkingar tann fyrsta tað er hervur polstóttur ger so væl
takk fyri ja dreingin ivi um at hetta uppskotið er reitt
ein góður bati á sálarheilsuøkinum í føroyum men ter heldur eingin ivi um at tað eru nógv onnur ting sum eisini skulu betrast og eg hugsi at hetta uppskotið kanska leggur ella bygja upp undir at vit fara at raðfesta sálarheilsuøkið nógv meira enn tað hevur verið gjørt og um tað er nakar sum veit nógv um hetta øki so er tað gjóni nóls joensen so tað er eg taki undir við tí sum hann segði han hevði nógvar góðar hugleiðingar men hetta e hvussu er ein bati haldi eg sjálv takk fyrija takk ger so væl joanes joensen

kkingina hervur postsóttir ø bara tað at vit her í tinginum kunnu tosa um í taluseta hetaher við avbjóðingum nú hevur erard joensen eisini veri inni á tí øgiliga væl fyrr í dag ger tað at út millum fólk í millum tað vanliga føroyingin er er tað í lagi at at tosa um hesi tingini tí tað hevur ofta verið eitt nokk so tabu tabubelagtevni serliga heta her við við sálarliga avbjóðingum nógvar familjur í føroyum kennað til tað men upp á onkran máta hevur mannupp á onkran máta ja týssa tað eitt sindur henn og mann mann og og so hevur ofta loysnir verið verið verið heilivágur har mann hevur dulmað hvussu mangur føroyigarhúski h hevur ikki bara bara dulmar og vekk og tað er iki tað skuldi tað skulu ve ikki ongantíð góðtak vit skuldu vera kritisk yvir fyri tí at taka heilivág ikki tí hann hvur hjálpt øgiliga nógvum eisini steðði tað men eg eri bangin fyri og tað sum eisini verður víst á í nógvum kanningum sovorði tendensurin er at tað verður meir o meir og tað eiga vit at stilla okkum sum politisk skipan evr kritisk yvirfyri takk fyri harra formaður ja takk so er tað uni rasmussen sum heina viðmerking ger so væl
takk fyri nei eg hugsaði bara í samband við at djónos
joensen nevnir hetta við aldursmarkinum og nevnir at sigatar er ikki hvør sum helst sum kemur við tí viðmerkingini at at aldursmarkið burdi ikki verið har so vit líka viðmerkja tað at tað er eisini sálarfrøðin sum hevur verið inn yvir og velur akkurát hatta aldursmarkið í samband við at tá tað er eitt sovorðt royndarprosjekti mann er í holt við so er tað so viktigt at mann ikki tekur tað alt for broytt so mann hevur stýr á hvat ð er mann arbeiðir við og tað er absolutt ikki tí mann ikki hugsar um tey sum eru yngri enn haktar og og og arbeiðir við at narktað skal henda har eisini so tí er tað at mann hevur valt hatta aldursmarkið takk fyrija takk so er tað djónun nons ju

býtt pg er meira tað at tá ið mann nú hevur eg vægreiður yvir at at hetta er ein royndarskipan men eg eittlannað stað kundi eg hugsað mær ateg veit um mann hevur hasar avmarkingarnar við at siga niður til fimtan ár so hevur mann sjálvur møguleika til at at taka ja til til tað tilboðið eg hugsi tað eittskritt longur og og um tað ikki verður nú jamen so er tað eisini gleðiligt at at vita tað at kanska landstýrismaðurin ella umsitingin har fer at arbeiða víðari við at at at víðka hefta av tilboði til at til tey ungu sum eru undir og kanska enda á fólkaskúlan tí tað a líkasum tað sum eg sum tað næsta hevði ynskt fyri at jú f tað tað líkasum út frá tí at jú fyrr yvil byrjað upp á hesa her viðgerðina at hon ikki sleppur at vaksa seg til ein ein bólk sum vit ikki fáa fáa loft aftur og otí tí tað er líka tí mítt boðang og og og tí havi eg havi eisini virðing fyri at mann mann setir tð har í fyrstu umferi men men vónandi so so verður tað víðkað seinni takk fyri harra formaður ja takk so er ta siri stemberg sum en viðmerking ger so væl
baður ja eg haldi øll eru samd um hetta er eitt gott uppskot
men eisini tað at mann má gera kanska meira við fyribyrging og meira heildarhugsan kanska eisini har mann tekur familjuna við og kanska begjana eitt sindur fyrr nú kennir gjónináls joensen eisini nakað til hetta øki og visti ann skuldi tikið akkurát sum sagt eini tvey trý ting burtur úr hvat er tað allarviktigasta mann mann eigur at gera aftan á hetta her hvat er so tað næsta stigið ann mann siga á leiðini sum sum mann eigur at seta í verk soleiðis at mann man kemur ettí til lívs at tað eru so nógv ung fólk sum hava ilt í sálini ja takk ger so væl gjóni nolso joensen ja takk fyri og takk fyri viðm
merkningina og sera viðkomandi viðmerking tí
at eitt er tað at hetta kemur í tingi nú og vónandi verður samtykt og farn eina skjóta viðgerð tað eru yvirhøvur tað at hyggja uppá tað at hava eina sunna lívsvørslu tí tað er ikkitað sama nú at at vera ungur sum tað var fyri táfyri ja skjótt fjøruti árum síðan ella hvat ki man siga ella hjá summum og tí at tað tað eru tað eru øgiliga nógv onnur krøv í dag til ein ungan at skula fyri halda seg til bæði tá tað kemur tilhvussu skjótt altfyrigongur og krøv til útbúgving krøv til útsjón krøv til alt altso og og tí tí ertað ikki løgið at tann ungi kanska man siga er er menn í í í einum serligum vanda fyri at líkasum at koma út í hesar óhepnu støðurnar og tí tí má mann royna alla tíðina eisini verða nærverandi og hugsa at at vera tætt hjá teimum og hava tað so nógva tætta samband við tey ungu og tosa við tey so nógv sum vit evhøvur kunnu takk fyri harra formaður ja takk so var næstur at røða jóhannes joensen
ger so væl takk fyri harða formaður ja bara lítil viðmerking
til til eitt kjakið um um um hetta uppskotið bara takka fyri at landsmennin leggur uppskotið fram hetta er eitt sum javnaðarflokkur vita á um hesa ókeypissálarafrøðiligu hjálpina og taðhevur nógv tosa um um aldursmarkið m tað skal vera fimtan og fimmogtretivu ár longur niður eg hugsi meir tað at hvat er tað vit royna at fyribyrgja ø vit vita at ungdómar líla nógv ella fólk generelt líka v eingitunglyndi so e eit nýtt komi inn sum eitur skúlanoktan man noktar at ganga í skúla mann rýmir heim tað er øgiliga breitt ella tað eru útbreitt í skúlanum nú serliga í framhaldsdeild og tað líkasum ein annar partur av hesum her hesi stressu av tilveruni sum sum er livga í ella hvussu hesi tilveruni sum er eitt trýst hvussu er á á ungdóminum og børnini og tí hugsi eg ati tá vit era so lítið samfelag so burdi vit havt eina serføroyska skipan sjálvandi vit kunnu læra av hvussu útlendingar hava gjørt tað danir hava gjørt tað nú tá landstýrsmaðuin r lagt upp fyri einari einari skipan sum ein royndarskipan sum lýsis í donskum so skuldi mann kanska hugt eftir teimum føroysku tí føroyska samfelagnum hvussu tað er hvussu tei mynda seg hvussu tað er hvussu vit byggja okkara samfelag upp vit eru øgiliga ter eitteitt lítið samfelag smá lokalt samfeløg og har hugsi eg meira um um tað at mann kundi havt skúlasálarfrøðingar skúlasálarfrøðingar akkurát sum mann hevur skúlasjúkrasystrar ella sjúkrarøktarfrøðingar har sum mann kann fyribyrgja nógv fyri í skúlaaldri nú havi eg arbeittr í skúlaoygi so nógv ár og har meini eg ftair einum mangul og taðhev að verið í nógv ár at mann skuldi havt fingið sálarhjálp nógv fyri tað heri eisini lætt um arbeiðið hjá starvsfólkunum í skúlanum og tí hevði g ikki verið neyðugt at mann skuldi melda børnini til ella farið til lækna og som fingið eina ávísing til sálarfrøðing men tú hevði sálarfrøðingina á staðnum tú kundi deilt føroyar upp í sjey økir og so hevði tað ein sálarfrøðing sum ferðaðist millum skúlarnar í økinum og fyribyrgdi at næmingar koma út í tað sum eitur eingils og tunglyndi og skúlanoktað sum er nýtt heitið tað verður sagt frá útlondunum at tólv viðgerðir er tað optimalið ella tað sum er maks men mann siga at seks sjey viðgerð er er er tað sum er nøktandi vanvís tað kann gott vera at fýra viðgerðir hevð verið nokk visti man hevði takklædt í skúlanum su mann slapt niður á heilt fáar viðgerðir áðrenn mann kom aftur á skinnara mann sigur at fýra prosent ella fýra prosent av fólkatalinum líða av eingils tunglyndi um mannkan hugsa tað at at tað talið so lækkar soleiðis at mann kemur niður á trý og tvey prosent vist mann setir inn tíðliga so eg hugsi tað at hugsa fyribyrgjandi er nokk viktigt og ikki endiliga hyggja eftir hvussu onnur sjávandi hyggja efi hvussu onnur gera men kanska at finna okkara egna máta at skipa tingini uppá tí vit eru eitt nógv minni samfelag tað burdi verið meira gjøgnumskygd í føroyum so er tað tað at játta pengarnar tað er ofta tað sum er trupulleikin at fáa játta pengarnar til at gera nú más fingu játta pengarnar til eitt eitt royndarprosjekt so er kanska eisini viktigt at finn útav hvussu nógvr pengar skulu til fyri at vit fáa lofta á øllum føroyum og har hugsi eg at vit eru á sama ella við sama trupulleikar sum vit inna á nógv onnur øki í heilsuverkinum vit snakka um demensøki og vit snakka um fólk við seinalagsskaða og og onnur sum hava avbjóðingar har manglar fakfólk og her mangla vit so sálarfrøðingar sum kunnu fara út í økuni nú veit ikki hvusu mann skal skipa tað vit hava fleiri privatpraktiserandi men hvussu mann kundi skipa tað tað veit eg ikki tað kundi eg kanska verið áhugavert at funnið útav men eg rokni við at at mann fer at tosa um hettaher í nevndini og so fór vænti at mann kemur fram til eintlærra kanska landssmaðurin kann upplýsa eitt sindur um hvat planir eru við við skúlasálarfrøðingum men hetta ereitt gott uppskot ogsjálvandi taka vit undir við tí og hetta fer at fáa eina jaliga viðgerð frá okkara flokki í øllum førum takk fyri ja takk so er tað viðmerkingar tann fyrsti tað er magnus rasmussen
ger so væl ja takk fyri harra formaður ta fyrst at siga hetta er eitt eitt gott uppsko
goytt og te fara í jaligar móttøku tað hevði eg nú eisini roknað við johanes joensen er eitt sindur ella eerini á hesum her við skúlasálarfrøðingar og og hví mann ikk hevur tað altso nú hava it sernám har teg knýtt at og tað er kanska eitt sindur tung skipan so hetta er kanska okkurt sum mentamálaráið kundi arbeitt við tað tað skal egi siga men tað sum eg hugsi um tað er tað at visti mann fyri tretivu ár aftur á tíðina og hevði ein skúlaflokk so veru tað kanska eini tvey trý børn sum høvdu avbjóðingar og fær mann nú í tretivugfjøruti áru seinni nú eru tað kanska tíggju og tá er tað ikki bara tað at mann eg dugnaligar í dag til at finn útav tí altso tað tað sær út sum eittr eitt eitt eitt ell annar hent og hetta sum eitur skúlanoktan hetta er rættiliga alvorligt altso og tí havi eg hug at spyrja sum ein gomul kona lamdbaltur plagdi at siga hví man tað vera so ja takk ger sovæl johannes joensen ja htaða ein góður spurningur
mangsræstfólk men men altso
í øllum førum vit mugu konstatera at at at trupulleikin er her og tað kann væl vera tað at ungdómar í dag kanska ikki er ov ja tað kann vera tað at mann ikki nóg burstur í dag mótlm sovonum trýsti mann hevur uttanífrá í dag men eg rokni við at talgildi heimurin hevur eitt sindur við tað at gera at tað talgilda trýstið tað gongur útivir børnuni og eisini tað trýsti at tú skalt tú skalt prestera so væl í skúlanum í dag tú skalt hava so góð ummæli fyri at koma víðari í lívinum og tað leggur trýst á ungdómarnar og tað ger eisini tað at fólk ikki trívast í skúlanum og kanska eisini tað at at mann veit ikki oriliga hvussu í hvussu mann skal taklast tilvørun í dag foreldrini arbeiða ov nógv og so framvegis men men tað er ein avbjóðing í øllum førum og tað má mann hvussu er taka hatt fyri ja takk so er ta hervur polstottur ger so væl takk fyri

sndur inn til tað sum eg ætlaði at spyrja um men í rættarnevndini í gjár høvdu vit hoyringar í mun til eitt annað uppskot og har komi nemliga fram at hettaher við skúlanoktan faktiskt er ein øktur trupulleiki nú aftan á koronuna at mann upplivir fleiri fleiri børn sum ikki vilja í skúla aftur og tað er sjálvandi ein álvarsamur trupulleiki og nú kenni johannes joensen nokk so væl til skúlaøki so eg hugsaði eisini at spyrja hann um hvat tað er sum ger at skúlanoktan blívur ein støri trupulleiki tí fyri summi er er tað sjálvandi støðan at skúlin er eitt eitt av staði har tey kenna seg tryggast at tey kanska koma úr einum ótryggum heimi og sleppa í eitt trygt umhvørvi í skúlanum men men sanniliga er tað eisini eitt stað har sum fólkbørn kenna seg ótrygg og undir stórum trýsti vit taka annars undir við tankarnum um at hava skúlasálarfrøðingar og hetta her við at mnn kann implimentera sálarfrøði í námsætlani millum anað í ítrótti ella øðrum fakum soleiðis at børn beinanvegin fáa upplýsing umsálarheilsu og sovíðari ja takkger so væl johannes joansentakk fyri
til fyrispurningini ja tit hava skulu nokta
hví hví kemur tað altso tað ervit man hava ongantíð gjørt so nógv við trivnað í í fólkaskúlanusum í dag fyrr gjørdi mann púrta einki við tað og kanska hevu mann iginererað trupulleikarn fyrr men hann var svarur men hann hann blívur bara størri í størri og tað at næmingar ikki kom í skúla tað er ein stórur trupulleiki og tað er ikki bara ein tveir altso ttað er tað bleiv fleiri fleiri av av teimum og og mann má taka trupulleikar sum hann er ella avbjóðingina og finna út av hvat tað er sum hjálpir og í fleiri førum er tað tað at teir treingja til at hava onkran at snakka við um tilveruna um tað at gangsskúla um tað at liva simpilmtenn so vit hava brúk fyri at at fáa onkran at tosa við se ungu tað er heilt sikkurt ja takk so er tað siru stenberg sum eina viðmerking ger so væl
fyrra formaður ja sum e havi skilt á lagnum som mangla teir
rættiliga nógvir sálarfrøðingar hjá sernám fyri at kunna røkka út í øll økini tað er hvhvørfallið nakað mann kundi sett inn men tað er so liggur so kanska hjá mentamálaráðnum men tá tað kemur til ettaher við skúlanoktan tað er so undrarin up á enlana máta etta næstan eitt nýtt orð hvat eta akkurátsum tað snýr seg um nú bleiv tað sagt at tað eru ung fólk sum ha ilt í lívinum hava brúk fyri onkran at tosa við og tað ljóðar øgiliga alvorligt men men hvat kann mann gera við tað eitt eg hvt hvat mann sum skúli roynir men eruta ikki eisini nøkur ting her inni frá mann eigur at gera fyri at bøta um korini hjá teimum ungu sum hava so hava tað so so ilt í lívinum ella som trupult er tilveruni tá ið tað kemur har til at mann ikki vil fara í skúla so er tað okkurt heilt alvorliga galið sum mann eisini her inni frá má up á einana máta at seta orð á eg havi ikki upskriftina men men eg dugi hvussur at síggja tær t stórt problemjatakgerso væl johannes joensen ja tað er ein trupullek
lógin sigur tað tú skalt ganga í skúlanum
í níggju ár og visti tú ikki gongur í skúla jamin so so broytur mann faktiskt lógina so mn man hvussu finna ein eina loysn upp á up á hesa avbjóðingina og nú nevndi mann tað at sernám hevði synistenberg nevndi ta at sernám hevður forfáar sálarfrøðingar ogtað er púra rætt vit játta ikki pengarnr sum krevjast fyri at fáa fakfólkini sett í starv so mann skal ikki billa sær inat heta ikki kostar pengar tí tað ger tað visti mann vil hava loysn hesar avbjóðingarnar so má mann eisini seta pengarnar av til tað og eg veit at landsstýrismaðuin e jaligur men taðer bar ein spurningur hvur øll onnur siga hesum tinginum tí tá vit gera ein tunnil ella okkurt annað so so er tað øgiliga skjótt at vit stemma ja a men tá vit skulu játta fleiri pengar til til at reka eitlannað øki ella ella fáa sett nøkur fakfólk í starv tá er strakt verri tí tá er tað ein stór útreiðsla sum helst skal sparast vekk so tað er ein raðfesting sum lt takkfyri ja takk so verður næsti røðari siru
stemberg ger so væltakk fyri harra formaður
og takk til landstýrismannin fyri at koma við hesum uppskotunum heilsuverkið hevur verið rættiliga nógv raðfest tey seinastu árini okur gjørdu eisini nógv við tað og tærblívurnir framdar stórir batar á sokiatsku økinum og tað hevur líkasum verið eitt aðalmál at fáa javnsett sálarheilsuna við ta likamligu heilsuna og hetta uppskotið er so partur av tíð og tað sprettur úr tí sálarheilsuætlan sum er verið gjørd har eitt av tilmælunum er at fáa sett í verk ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til børn og ung tað bleiv gjørt ar tilmæli av fakfólkum sum bleiv handað stutt árenn valið og nú er landsstýrismaðurin so komin við tí og tað er eitt gott dømi um at mann innan fyri heilsuøki væl megnar at byggja herðanar hjá hvørjum øðrum og arbeiða saman og standa saman um tey ting sum eru neyðug ø tað blívu tvey ting eftirspurd tá ið sálarhelsaætlanin kom serliga frá okra síðu og tað var hetta uppskotið at fáa tilmæli um tað og so al tað at fáa eitt tilmæli um hvussu mann kann gera skipað eitt tilboð skravastovurtilboð til sjokuratiskar sjúklingar eg veit iki um tað er komið niðan aftur í ráðið men tað kann landstýrismaðurn svara tá ið fíggjarlógin vár fyrri tá bleiv pengar settr av til hetta so tað vil siga pengar hava verið tøkir til heitta øki í alt ár teir koma neyvan at náa at verða brúktur fyrr enn komandi ár tað er eitt sindur spell tá ið nú pengarnir eru til taks tað liggur eisini eitt einmælt uppskot einmælt samtykt uppskot til grund fyri hesum her uppskotunum og eg haldi næstan allur flokkar høvdu tað á síni væl skrá til løgtingsvalið og grudda eisini og eg var eisini við at leggja hta fram uppskotið skal sjálvandi ikki sstanda einsamalt men skal síggjast sum eitt av teimum mælunum sum eru í tí nýggju sálarheilsuætlanini har tað eru ikki minni enn níggjuogtretivu ymisk tilmælur sum skula setast í verk og nøkur eru eru væl á veg kann man siga men onnur krevja so at koma í gongd tað e verur soleiðis at heilsutrygd kann betala fjøruti prosent av kostnaðinum visti mann hevur fingið eina læknuávísing men tað er øliga harðar treytir til hvør kann koma undir tað og tað eru eisini nøkur fólk sum hava fingið eina sálarfrøðiliga viðgerð goldina gjøgnum almannaverkið vist tey hava søgt um tað vist tey verið sg serlga í serligum førum kann mann tað og í ávísum førum hava fólk eisini farið og hava betalt alt sjálvi og onkur nevndi her uppi át onkur hevr brúkt trýss túsund krónur uppá tað okur skula hvussur gera okkum púra greitt at tá ið tað liggja gjøld á heilsutænastuna so koma tir altíð at raka sosialt órættvíst og og tá verður tað tað at tey sum hava ráð kunna leita sær hjálp og tað haldi eg ikki r rætt tí í føroyum skulu øll hava somu rættindir til heilsu og sjúkrahjálp tað at mann hevu valt akkurt henda aldursbólkin tað liggur sjálvandi et fakligt tilmæli aftan fyri tað hví mann hevu gjørt tað tað vóru øgiliga góðar grundir til tað og mann kann siga at omaná akkurát tað fakliga kann mann so siga at hetta er kanska eisini tann aldbkurn sum er øgiliga hart fyri fíggjarliga teimum er akkurát í hasum terri árinum meðan mann kanska nemir sær útbúgving og setir búgv fólkaheilsuráðið e tey gera regluligar kanningar um hvussu fólk í føroyum hava tað og tey mála so ymisk parametur og tey flestu hava tað gott men tað sum mann kann síggja tað era bara frá seytjan so nú til tjúgu so er tað nøkur ting sum ganga skeivan veg og tað er til dømis hett her við at tað eru fleiri og fleiri sum kenna strongd dipissjón stúran og døpurhuga bara uppá tey síðstu trý árini so hetta er kann mann siga eitt slag av fólkasjúku og okur hoyra eisini nógv um ung sum mistrívast og hava ilt í lívinum og er darvaði á lívsleiðini og sjálvandi ávirka tað eisini nógv teirra familjur tár foreldur og alt teirra nærumhvørvi duvo hevur eisini víst á vaksandi tal og at tunglitið er ein tann størsta orsøk til ímalititet hjá ungum hjá ungum fólki og tað er eisini millum tær allarstørsti e hald avar ummar tvey deyðsorsøk hjá ungum fólki og hesum her aldursbólkinum so tað e øilig vorligt tað finnast eisini kanningar sum vísa at fólk við sálarligum sjúkum liva styttri so tað eru nógv ting sum tala fyri at mann eigur at gera meigura við hetta fyribyrgjandi øki og hetta er ein partur av tí og niðurstøðan er eisini at mann sum samfelag skal vísa sálarheilsuni størri ans og at mann skal skapa batar á fólkaheilsuøkjinum generelt og javnbjóðsmøguleikar skula sjálvandi vera okra mál stigmatisering verður eisini víst á av dpwo til at vera ein orsøk til at fólk ikki søkja sær hjálp og vist mann hyggur eftir í okra egna samfelag og okra egnu søgu so hava sálarligar sjúkur og avbjóðingar eisini verið forbundnar við og mann hevur eftirstað eitt sindur og mann hevur søguliga eisini tillagt hesum fólkum nakað kanska áttafulk og mann eisini ofta umtalar tey sum veik fólk og so víðari so tað hevur er eisini við til at at sigmatisera víðari og gera tað at fólk ikki tora ordiliga at fáa sær hjálp og taðhevur eisini verið nakað sum heu veri øiliga goymt og tað er hetta her við úti oyju úti á sinn so verður tað heldur ikki nevnt tíbetur opun leiki størri nú og tað kemur eisini at økja um tørvin á hjálp og tað eru nógv fólk sum hava ligið kann man siga kring landið í vána korum og sum ongar hjálp hau at fingið sum bara hava kanska verið heima og ongantíð komið út á arbeiðsmarknaðin ella havt eitti lív við vánaligari lívsgóðsku tað er ein stórur ein stórur bólkur sum faktiskt hevur verið púrasta undirmettur og tí er tað øliga gott t eta hetter uppskotið kemur eg bara endaði við einari viðmerking sum eg var itt sindur kedda at hoyra og tað var onkur sum nevnt het her við at nú má mann ikki fara at dyrka sálarsjúku vistað er nakað sum okur hava undir raðfest í øll árini so er tað akkurát sálarsjúka eg havi ongantíð hoyrt nakað at siga túum okur ikki fara at dyrkað brotin bein ella nú umu okur ikkifara dyrka ctd sum er ein arvalig sjúka ella hvat tað skal vera eg veitikki um taðvar akurát soleiðis maint men mann skal passa øgiliga gott upp á hvørj hvørji orði man eisini brúka her uppifrá

eitt gott mál sum vit viðgera nú í sambandi við at geva fría sálarhjálp til ung millum fimtan og fimmogtretivu og eg nevndi tað í einari viðmerking í áðni eitti altso eitt meg stóran týdning í øll hesun her sambandinum tað er at mann hyggur upp á at fáa eina súkriasiska skaðastovu tí at tað vísir seg ofta at líka so lítið sum mann veit um nær mann brýtur eitt bein tð sum verður nevnt nú men tá tá hevur mann krøva greiða mannagongd mann fær fatur í ein lækna um atn kemur inn á landssjúkrahúsi ella klaksvík ella suðuri og tað verðu ki sett spurningartekin um altso tað verður gjørt tað sum skal til og er tað brotið sum er gips lagt á og um atn færa a at ganga soso nógvar vikur og tað verður hugt eftir í javnan ug man verða ikki sleptur fyrr enn beinini er sum tað sum tað skal ella sum tað var áðrenn tá ið tað kemur til sykuatriina so so er tað líka so væl nakað sum kann koma knappligt og tað kemur øgiliga ofta í hesum sambandi kann tað gott vísa seg at vera nakað sum er slettiki up á tey týspunktini sum sum vit halda sum sum eg líkasum ein einor málur dagur tað kann vera tað kann vera nátt og tað kann vera kvøld og og tað kann vera tá ið mann følir lívið tynskt men tá er tað øgiliga gott at kunna fáa ein ið ið røri ogsum kann hava eina loysn fyri teg og tú varð biðin ella tú kanst møta upp eitt stað og fáa og fáa ta ta viðgerðina og ta hjálp beinanvegin vit vóru til handan har ella í samband við útnorðurdagin upp í norðurlandahúsind í gjár so var tað á filmur tað var heer filmur sum var var sera dapur tað var um rúsdrekka og og rúsevnir men tað líka endin av filminum tað var ein sum sum hevði verið øgiliga sigar tungum sjógvi a tí økinum men men var so kom burtur úr rúsevninum men fekk tað sera trupult sálarliga og so vísti manneit lítið klipp av filminum hvar hon tekur hornið oilla fyri einsamøll farin at koyra sær ein biltúr og ringir og spyr um um hetta her hon er komin ína sárasu neyð og ringir og spyr um tað nakrar møguleiki fyri at hon kann koma hetta var seint av kvøldið kann eg koma inn nú eg og so hoyrdi mann bara svarið hinum endanu aftur ein avbjóðing nú hetta var ein mjólktíð í filminum vit hava einki pláss í kvøld og her er eingin kanska sum kann tosa við tí tað var møguligt dunnan sum var komin á borðið hjá einum parti soleiðis er tað tá tað kemur til høgtíðir tað mangla fólk og men hvussu hevði tað borið til at komið í morgin árini hendan kundi so ikki nakað annað enn bara sita eftir við horninum í hondini og tað bleiv lagt á hini mennina kundi mátti bara akseptera søguna sum var men klippið aftaná vísti so tað at viðkomandi tók lívið av sær sjálvum sama kvøld og og tað tað er tað mrøgiliga øgiliga hørð senað men hon segði eisini nakað um avbjóðingarnar tá mann ikki kann fáa ta løtuna og ta hjálpina sum hon virkuliga hevði brúk fyri tað kundi gott gingið øðrvísi ni vissi ein var í hinum hornunum sum segði at viðkomandi kundi koma beinanveg nakað sum vit hava verið inni á í dag eisini tað er eftar her við at at fyribyrgja samstarva og set tað tíðliga inn og hetta er so fimtan ár og eldri men mann hevur eisini aðrar skipanir sum virka innan fyri fólkaskúla vóni at tað kann koma á samskipan har mann hyggur upp á øki eisini saman við tey sum varð av fólkaskúlanum tí at tað vísir seg at summi kanska longu niðri í barnagarðinum hvar kanska ein tvey lítil prát við viðkomandi illa tað man slappa at tosa við onkran í fólkaskúlan kanska í teimum lægri klassunum vildi gjørt tað viðkomandi bleiv loftaður og og og fekk tað gott staðin fyri at at mann ikki kanska at hað ongantíver tikið hondum tí tøtsli kal man eisini minnast til at øgiliga ofta eru slík børn kanska øgiliga still tað er øgiliga skjótt í at detta niður ímillum eisini inni í einum klassa tey eru har men tey tey gera lítið um seg tey sett ikki orð á tað sum feilar tað kann eisini verða mótsatt at tey kanska gera so nógv fortreð att ay enda uttan fyri tíman men tað kann ofta vera mótsatt at tey koma bara upp tíggju ár í skúlanum uttan næstan at at vera at vera loftað í tí sum avbjóðingini tey hava og tað kann eisini fylgja teimum so fyri eftirtíðina bæði innan fyri teirra víðari lív og skúlagongd og og tað er virkuliga t hetta er e so kærkomi at eg fegnist almikið um at vit komu við hesum og eg vóni virkuligani at tað verður víðkað soleiðis at vit lofta tí einstaka har sum mann virkuliga følir at tað gongur at at at mann hevur eina avbjóðing takk fyri harra formaður fortíð ja takk so r ta viðmerking ge er badurs
ger so væl ja takk fyri harra formaður eg eri púra samdur í at
vtað hetta uttan iva verður hetta málið samtykt øí løgtinginum øh men tað sum eg siti eftir við tá ið vit tosa um hesi tingini tað er faktiskt at hetta er sín tombehandling vit fara í í gongd við øilla ellahetta her við tunglyndi og tað hevur altíð eina grund hví mann er tunglyndir hví mann hevur sálarligar trupulleikar tað kann vera happing tað kann vera misnýtsla tað kann vera rúsnnýtsa tað kann tað kann vera so nógv hví fara vit ikki proaktivt inn í eina tilgongd har sum vit øfara og hjálpa uppá fyribyrgjandi heldur inn altíð at skula fisa skaðan tá ið hann er hendir øh hevði tað ikki verið ein idag kanska ella at at av finguð játtað meir pengar til tað eisini ja hetta her verður samtykt og eg taki fult undir við hesum men men ofta so tikist tað sum tað er tað reina sum tómpehaninja takk ger so væl eltvar jacobsen takk fyrhera formaður
takk fyri viðmerkingina eg sigi sum er at joensen segði áðni
man er her uppi hesar fáu minuttirnar so so eg más skriva sær ting niður so um mann ikki kemur til fyribyrging var eitt av tí sum eg hevði skrivað mær niður at jú fyrr tú fært lofta og fyribyrst og kanska koma inn til kjarnuna betri kanska fært tú hjálpt viðkomandi til at koma víðari tí at tað kann gott vyri at at vissu einki gert við avbjóðingina sum er rundanum viðkomandi so kann mann gott snakka nakrar tímar men men tað broytir einki upp á úrslitið tí er fyribyrging og upplýsing eg veit at tað inanfyrð eisini inanfyri bláakross tey hava eisini havt ráð ella til góð barnaár har er eisini nógv gott í tí at mann setir inn tíðliga og fær tikið hond um kjarnuna jú betri at barn kann fáa tað ja fyrr eitt barn kann fáa tað gott jú betri megna tað megna ta framtíðina men tað evur eisini in familja rundan um hetta her sum mann oftast skal taka hond um og tí er tað ofta at mann kann hava familjusamtalur og annað sum ver sera stóran týdning takk fyrihara formaður jatakk so ver tað erhard joensen sum fær orðið ger su væl

eg havi fimm minuttir afturat so eg kundi líka eg kann líka trývaft royna akað av tí sum eg eri sagt her í dag hvur sagt nógv gott øtað er verðuð nevnt ofta oftani inni er ídag eisini at at at sálarsjúka tað skal vera ein tað er tað er altíð ein orsøk og tað er rætt sum sumbrandur sandoy sigur tað er tað er hvussu tað mann fer at vita tá ið mann fer staðfest tunglyndi ella ella engist so finst tað altíð ein undirliggjandi orsøk næstan altíð tað er kanska nøkur heilt fá prosent var eingin undirliggjandi orsøk er so tí kemur landsstýrismaðurin púra sigt at arbeiða víðari við teimum teimum ungu eitt sum sum ikki verur so nógv frammi her í dag sum eg haldi er vert at at líkasum bara upplýsa um tað er at í hesin her aldsbólkinum fimtan hundraðog fimmogtretivu tey sum líða av hesum her onkur nevndi í áðni at at ein grund til at tey blíva deprimeraði fáa er misbrúk neyðneyðneyðneyði tað er øvugt misbrúkið kemur oftani upp á grund av at tey eru depromeraði ella hava eingast tað er akkurát øvugt so við at fáa hetta her í gongd so kann mann heilt sikkurt eisini fáa tann partin betýðiligt begrensaða bara fyri at nevna eitt dømi um hvussu tingini faktisk eru speklvend av hvat ið tann vanliga hugsanin er tá ma tekur tey sálarsjúku viðvíkjandi stigmatiseringini so haldi eg at tað er sagt nogv gott og og eg haldi at okur skulu her frá tingsins røðarapalli gera alt sum okur kunna fyri at avstigmatisera hetta her men veruleikin er bara tann at sjálvt almennar skipanir eru við til at stigmatisera okur kunnu til dømis taka fólk sum sumskula adoptera ella ella eitt ella annað visti tey hava tikið tvær tablettir fyri fyri tunglyndi eina ferðnar í lívinum so verða tey vend á ranguna fullkomiligani av av tí almenna systeminum so tey almennu tað almenna systemið er sanniliga eisini við til at stigmatisera sálarsjúkuna í dengrad so bara nøkur nøkurnakrar hugleiðingar afturat um hvussu viktigt at tær er og eg trúgvi at okur fara at síggja og tað haldi eg eisini skal innganga í tey hagtøl sum mann nú fer at kanna tak allan pakkan við hvussu hvussu er virkningurin av av hesum her og hvat viðførur tað viðførr tað at sin nøkur av hesum ungu fara at taka ferri rúsevnir at tey fara at drekka minni og so víðari tí tað er viktigt at fáa við tá mann skal til at planleggja víðari hvussu mann skal grýpa tað her an takk fyrihara formaður ja takk so fær siristembergna viðmerking gerv
tí er formaður ja eg eri samt við ærasenna í smálinum
og eisini um hetta her við at skipanir kunnu stikmatisera ella tag og gera tað við tað mann kann eisini havta rumt at sleppa uppí eina trygging at tú kundi fóra fleiri soonir ting og so kann mann skal mann helur ikki vera blindur fyri at tað sum verður sagt her inni í onkrum førum eisini kann stiomatisera visti mann nú ikki ordiliga kann velja sær orðniræftir men taðtíbetur gongur tað nógv betri við tí og so eitt afturat við hesun her tá mann snakkar um orsøkir sum liggja aftan fyri tað kann eisini vera soleiðis at tað er bara ein at mann er arvarliga disponeraður at mann má passa upp á eisini at mann ikki altíð heldur at tað liggur tað kann onkur iki ikki erad joensen men tað kann onkuntíð liggja fjalt aftan fyri at mann heldur at fólk kanska ssindur sjálvur bart taka seg samaaa mann skal vera itt sindur varin við at at tilleggja øðrum orsøkier kanska aftan fyri hetta her uttan at at mann veit tí tað kann eisini stigmatiseraja takk ger so væl erard joensen
ja og takk fyri viðmerkingina sigur steinberg har vóru
fleiri ting hetta her við orsøkin ja arvilit sjálvandi adiod að er arviligt men oftani so liggurso liggur ein orsøk aftan fyri sjálvt tbrotið tsi at at tú at tú fær hetta her útbrotið at tú verða eksponeraður fyri ein ella øðrum ger at nakað broytur út tað var tann orsøkin sum eg hugsaði um hefta her við stigmatisering ja okur kunnu nevna tryggingarfeløg tú fær ikki tryggingar vist tú er visti tú eru eksponeraður fyri sálarsjúkru og tað er gott at tú kn kallar tað sálarsjúku fyrr kallaði seyma bara tey vóru svøk tað vóru svøk tað vóru hettar tar vóru hattar tað er tað sum hevur verið líkasum alment galdandi inninntil nú og so tað at fáa avstigmatiserað tað inni í okra egnu umsiting fór gudlskyld altso tað er eingin sum tað er eingin sum sum noktar tær at tekna eina trygging visti tú vera brotið at vist túhevur brotið á bein og g beinini er biviðí ordan aftur ella narm o hann er blin í ordan aftur men hevur tú verið hjá tann sálarlækna eina ferð nar so stendur t í pappírinum og so hevur tú trupult við at bara skaffa eina trygging til tíg sjálvan takk fyri hara formaður ja takk so er næstur at røða henrikold ger so vælr absolutt
víðgangvat g er amatørur á økinum so tað kann vera okkurt sum ikki akkurát ferður eftir bókini men sum mann hugsar um nú er tað verður øgiliga nógv umtalið heta her gjøgnum tíðirnar her inni í húsini serliga og tað er kanska blivið meira og meira um taðla í í í síð síðstu árini enn tað var fyrr fyrr tosar mær øliga lítið um teð mann hevur tíbetri upplivað tað at tað verður sett fyrri inn upp á at hjálpa mann kanska ger meira innsass fyri at finna út av um tað er neyðugt at hjálpa og so g so setur mann fyrr e inn at mann er gjørt fyrr tað tað er absolutt ein ein stórur fyrimunur og at eru arvaligur tg ting sum kunna gera gera mun tað sígga okur eisini og tað vita okur ørl sum eru sindur tilkomin at tað kann vera arvaligt sum sum ger tað at mann mann fær ehesar trupulleikarnar og so er tað onnur ting eg havi øgiliga oftani at hugsað um

so nógv av av teimum tilfeldunum hvat mann má geva fólki hjálp nú máman passupá hvussu mann orðas krevja hjálp og tað er forskerligt altso krøvini til fólk verða sett øgiliga nógv nógv herri í dag okur seta krøv til alt millum himmal og jørð sum fólk skulu lúka ung fólk serliga og tað sum eg hugsi nokk so oftani um tað eri verði ikki á facebook men mann særi øgiliga oftani at onkur vísir til at at facebook hava tey víst at nú hevur eitt barn fungið eit tíggjutal ella eitt ellivutal í skúlanum og tað er øgiliga vanligt og og og og tað var øgiliga lítið tosað um nú kann eg ikki siga at eg var í petovarendanum í skúlanum men tað bleiv ikki tosað øgiliga nógv um hvussu nógv mann fekk av einum løru og okur seta krøv til øll sum skula fara víðari okur snakkaði um tey norðuí norðurlandahúsuni í gjár í degnum og onkur av hesum ungu segði viðgingi tað at tað var altso tað vóru nokk so spent upp til teirra prógv at tá ið ter skuldu taka ekksamiar tí at visti mann ikki komi nóg langt upp so slapp mann ikki víðari mann skuldi hava ein minimun fi sjálvt s einsre hon skal hava eitt annað nýggju nýggju komma akket ella eitt annað ein sum feltur lækna uppaftur meir og onkur fer til okkurt annað o skal hava meir nú sigur onkurt at úti á sjónvaltsskúlan eg man eisini begintur at seta krøv eg veit ikki um um tað er tilfeildi men eg eri um eina viku ella hálvtrýss ár síðani eg beginti úti á sjónvaltsskúlanum har var einki sum etu krav til nakar teir sum melda ikki til tað sloppi inn og tíðin mátti so vísa um teir yvirlivi og tað sum eg helt var undarnavert tað var tað at teir allarflestur sum prøvaðu yvirlivti men tað var ein ófatiliga ójavnir skarðir sum troppaðu upp hesir áttaogtjúgu sum troppaðu upp har altso fortreytirnar hjá øllum vóru heilt ómetaliga ymiskar summir komið í einim lítlari bygd he hevði ongantíð settu at eingistorð upp á skrift la ella av av á pappíri summir hevði kanska roknað eit lítið sindur av prosentum og summi eru illa nokk og alt eftir í eini lítlari bygd hvussu lærarin var so var støðan hareftir eingin kravdi at tey skuldu duga nakað áðrn tey komu inn mann slepp at royna seg og kláraði man at koma ígjøgnum so koma hann ígjøgnum fær tú at læra til eitt el annað í dag áðrenn tú fer at læra til tað so hevur tú eitt krav fyri at sleppa inn at tú skal hava ja begingið tig við eini lør tú kanst blíva ein fínur sjúkrarøktari hjálpari av einløku slagi uttan at tú hevur klárað at koma upp á hesi her átta komma okkum til an níggju koma eitt annað eg eg havi oftani sagt inni her at at hevur tað ávirkan á fólk ja tað eri eg nokk so yvirvístur í at tað hevur tí fólk bginna tíðligani fimtan sekstan ára gomul at blíva nervøs fyri fari nú at klára at koma upp har sum sum hetta her um mann setta í danmarkar um at settir at læra til læknar so skal mann koma til dagar tað ogtað hevur sersiliterað í at mann er farin til polena at læra til lækna staðin fyri tí har sleppur mann eitt sindur lættari eitt sindur lættari og og eg eg eg haldi at atso ta tað snakkaði onkuntíð um fyrr ein sum sum bleiv ferdigur sum skipari tað leyp eitt sindur av oghann hevði sagt oftaní aftan á tað at hann hevði ongantíð havti brúk fyri tí sum eg leypa av fyri at koma ígjøgnum ongantíð í lívinum aftan á han hevi fiskað hevði hann fingið nakað nyttu av tí sum leypa av tað var hann hevði fingið mest nyttu av tí sum han hevði fingið akkurát til at klára teg tí tað var sort ivamál um at koma ígjøgnum men mann fekk sær tvey illa trý til avlops og tað hevði ein ongantíð havt nakað nyttu av teimum teimum trimum tølunum sum koma spurningurin er um okur er okara systemi ikki bara okra menta í í í heila taki í norðarlondum ikki seta so stór krøv til okra ungur fólk sum skula fara víðari at tey fáa eina ávísan trupulleika at uppfylla hetta her eg eri heilt sikkur upp á at vissu okur til dømis sum startaði úti á sjónvaltskúrina tá eg startaði vist okur finguð at krav á borðið fyrsta dagin duga tykur hatta um hatta so hevði eg sjeyogtjúgu av teimum áttaogtjúgu ikki komið víðari ikki ein dagar víðari og og og og soleiðis var sysiði meg okur hevði vági fimm fimm klassar sum fór mæt tr í alskúla so var nakað sum eg setti í sjendiklassi tað var somurigur sum ja hvat hvat hvat sum má gera við tæg so fóru tey ein settaklassi til sendaklassi og eg havi so kannað aftaná øgiliga væl hvussu tað gekst hjá teimum tey vóru framúr lívinum kláraði seg heilt ótrúliga væl og leiðarar úti y útlondunim av ymiskum slag og og og ov nógv sovort tí eri eg eitt sindur eitt sindur bangin fyri hetta er bara persónligt heta er ikki

eitt sindur bangin fyri at eru okur við at at seta nøkur krøv áðrenn mann sleppur at royna seg sum geri tað at mann slett ikki sleppur at royna iseg tí eri eit sindur bangin fyri tí at øgiliga nógv kunna vinda seg upp tá i teð her komin í gongd tí nú ætla eg mær at fáa fara í holt við hetta her eg minnist til a var sum eisini var her inni hann var og læraðiri úa sjónvaltsskúlanm hann segði at tað sum hann legði merki til tar í mun til tá skúlan hevði verið áðrenn at har koma her koma nøkur fólk fyri at fáa pappír í hondina einki og annað tað hava eitt endamál tað r at fáa eitt pappírið í hondina sum tey kund fara víðari við aðrar mátar var tað sovorit at mann sigi ókey okur eru her og taðer tríst frá drív om mann skal vera onkurstann og tað var tað sum hann helt var so spennandi við at verða lærari har at tað tað var aso ná nú fór eg altfor langt tíðin fólk takk fyri ja takk tag reina viðmerking tað er
væl jakobsen gjørt fel hvørja formaður nú minnist henni gold av góðum grundum

eitt sindur eitt sindurnú minnist henni hvønn golda góðum grundi kanska nokk so fitt aftur úr tíðina tað er so tað men hvat heldur henni hvønn golda um tað tað kann eisini vera tað eru ikki øll sum megna hesi tíggju tólv og mann ivast at broyta skala nú so mann kann fáa trettan tær inn aftur nú tað at mann hevur so høgar skalar sum næstan ikki passa at pappír tað eru ikki øll ødómur sum røkkur fyrr var tað soleiðis mann hevði møguleikar fyri at fara sjólívið tá mann ikki megnaði so væl skúlan nú kann mann næstan ikki fara útrekkur uttan mann eisini hevur mann roynir at finna nýggjar útbúgvingar soleiðis at mann eisini skal hava onkra útbúgving fyri at gera tað men tað mann kanska setti pakkar útbúgvingar pakkar saman soleiðis at at ungdómur megnaði betur at vera við tað er ikki øll sum klá eina heila miðnámsútbúgving men kanska onkra fagn tað hóta verður faktiskt betri til uttanlanda enn vit í føroyum so har hava vit nakað at síggja inn til at
at okur seta upp á forrond so ógvuslig krøv at hað vera nøkur sum sum ongantíð sleppa í gongd ell at sleppa at prøva seg tað er tað er i eg eri øgiliga skeptiskur yvir úri tí og og eg haldi tað verið bara ei predikar við fólk um at tað einasta sævliga gevandi er at koma upp í toppin til eit el annað og tað leggja okur øgiliga væl merki til tí at tú kanst liva eitt fantastiskt lív um at tú ikki blivur stjórið á ja nú e farið á teli eygaeg eygablii nokk so aktuelt men tað kann verðurvergrá aðrastani eisini tú kanst liva eitt fínt lív allíkavæl altso mann pjrøviði seg ikki at koma upp á toppin fyri at kunna liva eitt hampil og lív og og g lagi ki tá eg verdi í tingarna an onkur klassi var har so spurdi eg dreingirni hvat hvar farð í holt við jurða fýra segðir jurða av nýggjum eg sigi se vt as ællað tykur restina tykra lív við at sita og leita eftir gjøgnum pappír eftir feilum og og damurnar skuldu til okkurt annað allar skuldu til tað sama tað er so ótrúliga nógv tú kanst fara til í føroyum í dag uttan at men men sum sagt at tað sum hindrar nógvum tað er tað at okur áðrenn tey sleppa inn seta eitt til annað nýggja komma okkurt sum sigur tað tikur sleppi skg in her visti eg ikki klára tað jatakk
so hava tit ikkiein møguleikar hennrikold stror nógva tíð men tað er eisini gott at hoyra anhuga so fær rutt vang orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja tað er áhugaáhuga
hetta er eitt uppskot ein royndarskipan sum skal veita ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar ímillum fimtan l fimmogtretivu ár sum hava engist ella lætt til moterattunglendi einki otð er ivast í at hetta er eitt gott uppskot vit hava nógv ið ið stríðast við serliga ung fólk sum stríðast við sálarligar avbjóðingar so eg haldi at hetta er eitt gott uppskot tað skal eingin ivi vera um tað men tá ið eg las hettar uppskotið so kom eg í tankar um okkurt tilfar sum royndi meg í fyrr í summark sum fyri helt seg eitt sindur krittiskt til hetta her við sálarfrøðiligari viðgerð geg fari bara a endurgeva eg dugi illa fyri at halda meg til tað men eg haldi tað er áhugavert tí tað sum tað nokk tekur útgangspunkt í vit eru jú yvir nøkur ár hava vit havt eina gongd sum eg upp á allar mátar takið undir við hetta her við at mann bara goymdi alt burtur sum var keðiligt pínufult tað snakkaði mann onkursvegna slett ikki um nú havi eg arbeitt sum ljósmóður í nógv ár til dømis tá deyðfødd børn tað e blivi bara goymd til veks mamman slapp sletki at síggja barnið tí mann helt at tað var tað besta vit gloyma hetta her leggja tað aftur um okkum soleiðis koma vit nemmast burtur úr tí og yvir nøkur ár eru vit komin til kanska at terapi er loysnin til alt óansakt hvat ið vit stríðast við so tað at snakka um tað tað er loysnin og tá er tað hendan her lonur frankt sum sikkurt fleiri kenna hon hevur grópa itt sindur í hesum her og millum annað við støði í einari norskari bók sum eitur skátarligur samtálur mytten um bivirkningsfrið terapi og tað sum hesi fólkini vilja vísa á og tað er upp á nakran máta at fráráða sálarfrøðiligari viðgerð men at tað er vandi í allari vælferð og at tað eisini eru tey sum ikki hava gagn av sálarfrøðiligari viðgerð og kanska enntá fáa tað verri millum annað vísir hon á og eg kann bara endurgeva tað sum eg eg sigi tað sum var øgiliga nógv brúkt fyri nøkrum árum síðani sum var kallað fyri dbrifing altso hetta her við at vissu fólk hava upplivað okkurt øgiliga ógvusligt so setur mann tað saman við einum sikulogi sum so gevur einum høvi til at tosa og líkasum allar gjøgnumganga allar detaljurnar sum mann hevur upplivað í tí sannføring um at tað fór at hjálpa einum at koma víðari og har sigur hon at kanningar vísa at tað sum mann kallar fyri b5 vísir seg at hava øgiliga lítla positiva effekt og í fleiri førum vísta seg at hava at gera tað at fólk hava verri við at koma fyri seg aftur

bara fyri at siga at tað eru tað eru fólk sum halda at mann mannmann skal vera su kritiskur er ikki tað rætta orðið men men at akkurát sum alt annað so er vandi við tí eisini svend brinkmans sum nýliga hevur verið í føroyum hevur eisini tosað itt sindur um hettar her við at sannføringina um at vit finna svar og loysnir innií okkum sjálvum bara vit leita leingi nokk so so finna vit loysnina og kunnu líkasum realisera tað harút frá og har havi eg hug at vísa á aftur á eina aðra kanning sum hentan her lonið frank vísir á at fjetna veteranar sum sum stríddist við hett her sum har kallað fyri p t s altso posttramatxsress syntrom at tað vísti seg at teir sum komu frægast burturúr tí trupulleikanum vóru teir sum anga skeraðu seg politiskt og ikki teir sum fingu mest terapi so tað er okkurt sum tíðir uppá at sálarfrøðilig viðgerð í sær sjálvum er ikki svarið til alt men meni

og at tað kanska eisini treingir til at verða endurskoðað sum alt annað eg veit at danska stjórnin hevur niðursett eitt úrval sum skal endurskoða eftirlitið við sálarfrøðingum eisini út frá tí at mann sær at hetta her við at mann fær frátikið sína auterisatión sum læknar og sjúkrasystrar og onnur og har vistu samanberi sjykulogar við aðrar fakgrubbar so vísir tað seg at vera ótrúliga fá sum missa autourisatiónina og tað hevur mann so meint at tað kanska er tekna upp á at tær treingir til at strammast upp tað er eisini áhugavert tíðin hjá mær er longu farin lonurfrank mann kann sikkur finna hatta á netinum og hendan her bókin yo bivirkningsfrið terapi tað var bara mítt ískot tl eittaag annars ha taki eg sjálvandi undir við hesum uppskotinum takk fyrija takk sor a viðmerkingar tað er edva jakobsen ger so væl

sum ruttvang er inni á tað at tú møgulist tekur eitt prát men sum blívur einki í morguni úr tí man gemur kanska ikki eg hugsi bara tað at mann mann fær kanska sæð at eitt eitt bat situr við nøkrum arbeiði við nøkrum avbjóðing at mann møguli fær sett hol á kjarnuna við at mann mann tekur inn í eitt prát so kann mann kanska finna útav hvat flytur til grund fyri at vikomadi hevur tað sum han hevur kanska ikki bara at prátið í sær sjálvum tí frá tæir sjálvum vist tað ikki hevur útloysar kann fáa nið tað kann eisinis tilla at fáa vatning sum ikki kann blíva loystur og sover tað kanska sum u bleiv sagt her kanska kanska mann hevur ta tákið kektstaðn hava tað verri enn hann hevði árin men í nógvum førum vilta møguloyst leiða til at loysa upp í nøkrum sum sum tm n fyri fyri tíssmum førum takk fyriiformaurja takkger so væl ruttvang
takk fyri ja og tað sum tað sum hon eisini sæð
greinini og og hesi her
kirkiforkararnir eisini gera púra greitt at hetta er ikki mann vil ikki taka frástøðu frá sálarligari viðgerð avgjørt ikki tað er bara tað at at tað at sálarfrøðilig viðgerð er blivið so øgiliga vanlig at tað kanska eisini treingir til at mann hyggur kritiskt eftir tí og er tað loysnin til allar trupulleikar og kann tað standa einsamalt og eisini hetta her við at mann professionaliserar umsorgan meir og meir at mann ikki gloymir til dømis at tosa við síni børn vist ey hava tað svort tað nyttar ikki at senda tær til sykolog og vænta at sykulogurin líkasum skal orðna problemini einsamallur sjálvandi er tað sum ein góð relatión gevur til dømis millum foreldur og børn alt avgerandi eisini hvussu eitt barn hevur tað takk fyri so er tað erhard joensen ger so vælja takk fyriharrar formaður áhugaverdur vin
sumvang kemur inná sjálvandi er tað soleiðis at tað er ikki alt sum kann loysast hjá einum terrapóuti harhar eri eg faktist púra samdur oku kunnu ikki okur kunnu ikki flyta okra manglandi komminigatión við okra børn yvir til ein terra pót at skula taka sær av tað tað sigur seg sjálvt men gjøgnumgangandi so vísir í hvussu so er líka nógv gransking og kunnu taka til dømis tey sum hava verið útsett fyri seksuellum ágangi hvussu væl trapi hjálpir upp á tey og soleiðis kundi mann mann kundi tikið tíggju aðrar diagnosir innan fyri børn við atd og so víðari hvar ið sum veruliga hava brúk fyri sálarligari ráðgeving til tíðir tað er ikki eitt lívlant tað er eitt pótiskt forrótja ger so væl ruttvang takk fyri ja eg
púra samd eg haldi sum sagt hetta er eitt ordiliga gott uppskot
gog eg taki so avgjørt undir við hesari skipanini og og serliga til hendan her bólkin og serliga tí vit vita at ung í dag stríðast við nógv kanska meira enn aðrar generatiónir hava gjørt illa er tað tað at tað er mann er meiri opin um tað sum í sæsjálvum avgjørt er gott so eingin ivi um at tilboð um sálarfrøðiliga viðgerð tað er nakað sum vit taka undir við takk fyri ja takk so er tað hervur polstóttir ger so væl
takk fyri eg haldi røðan hjá ruth vang var øgiliga áhugaverd
eg sjálvsagt hetta uppskotið loysir ikki alt sálarheilsa er eitt øgiliga komplekst øki tað er jú eisini nógvar orsøkir til at fólk eru sum tey eru eitt kann vera sálarheilsan men sanniliga eisini gera samfelagssamfelagsting og mentanarligar orsøkir eisini grundin til at vit eru sum vit eru og tær skapa okkum og ávirka okkum til at blíva tey menniskju sum vit eru ruttvang nevndist venbringmann sum eg haldi ein øgiliga áhugaverdurmaður mær dámar øgiliga væl á lurta eftir honum og hansara bóðskapur haldi eg eisini er øgiliga týdningarmikil á hesim í hesum evnunum tí at hann snakkar um eter at vit at vit eru góð nokk vit noyðast ikki at sjálv realiserast og at renna skjótari og at alla tíðinar arbeiða við hvussu vit kunnu koma lættari á málað hvussu kunu vit blíva betri til at røkka onkrum men at vit eisini kunnu steðga upp og hugsa um tað sum faktiskt hevur virið í lívinum sum gott familjulívgóðar relatiónir við okkara systkin okkara børja takk ger so væl ruttvangtakk
fyri ja og eisini tað at lívið viðhvørt er
hart og tað er ikki viðhvørt er ta støður har sum terapi ikki loysir trupulleikan eg kann nevna eitt dømi nú tosaði mann nemliga um ter hvat tað merkir fyri trygging og sovorið eg hoyrdi eina ferð um eitt bar sum hsøkti um atatdoptera eitt barn hevdu gott nokk nøkur ár síðani so eg vóni at tað er broytt men hendan kvinnan hevði í sambandi við at mamma sín doyði hevði hon verið stríst við ja sikkurt tað sum var fyrr í tíðina bara kallaði fyri sorg men tað hevði fingið eina deagnosu og hon hevði tikið løkkupillarar í eitt stutt tíðarskeið og tað var ein trupulleiki í mun til at blíva kvalifiserað sum adoptforeldur ímyndað tykkum at tað at hava syrt sína mammu bleiv gjørt til eina sjúku sum gjørdi at tú ikki fekk loyvi til atdoptera altso so langt úti kunnu vit enda eg vildi næstan sagt hevði tað verið umvent hevði hon ikki havt systirin á mammu so skuldi tað verið orsøk til at hon ikki kundi at doptera men menkann systemið viðhvørt virka ímóti tí góða endamálinum takk fyri jatakk so er næstu
og seinastur røðari landsstýrismaðurin í heilsumálium kai liðug holm johannesen ger so væl ja takk skal eg hava formaður um
takk fyri til øll sum hava havt orðið tí at øll hava verið jalig og eg havi bara fingið heiðurin til at fórt at arbeiða víðari faktiskt soleiðis sum eg føli tað men tá ð tað er sagt so kenna tit so kenna til politikk hvussu nógv mann skal stríðast fyri hvørjai einastu króni á fíggjarlógni tá mann leggur fíggjarlóg so tann bardagan havi eg hvussur og eg haldi virkuligani hetta er eitt óalmindiliga gott uppskot og eg eri so glaður fyri at tit øll hava givið ein sterkan boðskap út av tingsins røðarpalli í dag hvar tit veruliga tosað við okkara ungdóm og siga við okkara ungdóm at tit eru ikki gloymd og vit vilja veruliga gera nakað fyri tykkum við hesum uppskotinum her nei hetta loysir ikki alt einki einsamalt lógaruppskotið loysir alt og tí er tað so stóran týdning at tað má fera í gongd við at arbeiða at mann hevur eitt ávíst system í at mann ikki fer út í alt í senn men mann fær málrætta eftir einum málbólki uttan at nakar annar dettir niðr vit hava tosað øgiliga nógv og eg spurdi akkurát sama spurningin sjálvvur tá eg kom har út fimtan fimmogtretivu onkurt spurdi fimtan hví fimtan fimmogtretivu eg skilti einki ja tað ljóðaði óalmindiliga merkiligt hugsaði eg sjálvur tá ið eg vr akkurát var komin í stóli men so fór eg líka sum at at tosa við fólkini tey sum hava verið við í arbeiðinum til sálarfrylisu heilsu hesa ætlanina hjá okkum sovorð nakað og so begyntu nakrir brikkar at koma upp á pláss bipaipitt altso hví ger mann firmhdran or fimmogtretivu tí at vit hava nógvar ymiskar skipanir í dag til tey sum eru fimtan ár og undir vit hava nógvar smáar plastformar runt um í okkara landi sum hjálpa teimum fólkunum men eg havi eisini funnið út av at tað er yvirhøvur ikki nóg væl samskipað vit fáa alt for lítið búr teimum pengum sum vit seta av eisini tey sum eru frá fimtanum niður eftir tí ait økið er ikki nóg væl samskipan til dømis hatta úti á skúlanum er eitt óalmindiliga gott hugskot og har eru nógvir resursur á sernam í løtuni mann kostar pengar og pengar o pengar mann má hava eina ætlan við tá ið mann koyrr pengar í nakað og tað er tað sum hetta uppskotið frá byrjanin av tað er ein ætlan við hesum uppskotinum her og tað ger hetta uppskotið gott tí at tað er kjølfest í nøkrum fakligum eisini nøkrum oyndum rundan um okkum fara teð hava roynt at gloymta tær imtran gfimt tak bara altí senn øll og tað endaði absolutt ikki gott og tey londuni sum gjørdu tað málrætta bæði við diagnosini og viðtað er eitt óalmindiliga góðar royndir mann hevur av tí uppskotinum so til tey sum eru frá fimtan niður eftir so havi eg givið boð um í dag eisini at seta bott niður at gera eitt eitt skjótt arbeirandi hugskot til hvussu vit bæði samskipa tað betur og eventuelt ge líka skipan fyri tey eisini so at tey ikki dettana ímillum eg eri púra samdur í at vit skuldu fara áðrenn inn á at hjálpa teimum eg var úti á bakkalavukaini nú ein dagur að harra formaður við einum soni hjá mær vit fóru at fiska sum eg ofta gjørdu sum smádrongur har og eg setti mær har við kaikanti so so vendi eg mær við so so eg ein bilurkoyrdiforboð eg sá at har var ein kvinna í bilini hon hugdi so øgiligt hvør sat har eg vendi rygging til og og heilsi so vil eg koyrdi forbí so steðga bilurin og bakkar aftur aftur so kemur ein kona út og so vildi hon sleppa at fortelja mær sína søgu um ein trýogtjúgra gamlan son sum onga hjálp fekk frá nøkrum instansi sum føldu seg totalt sleptandi pafal hann bankaði hurðar allar hurðarnir vóru aftur hann hevði stórar stórar avbjóðingar og meðan hendan mamman tosar við meg so brestur um tú er at gráta og eg síggi hvussu nógv stendur á henni og eg síggi skili inni í bilinum hvar familjan situr og tað er akkurát sovorðnar søgur so vit nógv kenna til at vit ikki kunnu bara siga vit mugu bara royna at gera tað betur tað gongur ikki vit skulu koma við nøkrum konkretum tingum upp á hvussu vit eksakt gera tað betur og tað gera vit við hesum uppskotunum vit gera virkuliga tað betur og boðskapurin her í dag eigur at vera eg var eg endurtaki bara tað sum tit hava sagt heldurvíst tí at eg havi akkurát somu meiningar tit hava koyrt orðini eg taki undir við øllum sum eg sagt í dag og tað er at sjálvt tann ungdómin sum hevur avbjóðingar tit eru nógv verd tit eru líka nógv verd sum øll vit onnur her tit hava ikki minni virði tit eru akkurát líka nógv vernd og tað er ræðuliga viktigt at vit fáa tann boðskapin út sum politikarar tí at vit skulu ikki bara tosa um og tosa ja vit fara at seta sálarfrøðisliga heilsu javnt við hitt vit skulu prógva tað við nøkrum gerðum orðini eru fín men gerðirnar prógva tað yvir frá okkara ungdómi at vit veruliga bekimra okkum fyri vissu tit hava ilt í sálini og tit hava brúk fyri einum heftiplássi og tað er gott at fáa eitt heftipláss av og á tá mann bløðir tað er gott og hetta er eisini fyribyrging og tit koma eisini eg skal koma við við ngtsi faklit inn í trivnaðarnevndina so fáa eisini møguleika til at spyrja hum til og tað eru nøkur eisini sum kenna kenna øgiliga væl til økið men eg havi sætt mær fyri arbeiða við hasa ætlanin sum er gjørd har nógv góðpunktur í altso tey árinivsig livir so leingi eg ersanils yvití man hevur bara dagin í dag men tey næstu trý árini ætli eg mær at gera alt fyri eg vil gera alt fyri at ungdómur og fólk við sálarum og avbjóðingum fáa eitt betri lív um trý ár og vissi eg fái hjálpið frá tykkum sum tit hava sagt her í dag so kunnu vit loysa øgiliga nógv ting saman uttan at hesin tykra ærina fyri aðran liggur í at hjálpa okkara ungdómi og tað haldi eg er eitt tað er tað góða við hesimer uppskotinum her er núk konkret ting sum gera tað beturi so eg komi at arbeiða við trimum tingum tai eg sett marfyri ikki bara aftaná tann samrøðuna við mammuna úti á bakalao eisini fólk sum eg kenni sum hava børn við nøkrum avbjóðað ingum so so ma blívur tað blíur eitsin persónligt a og tá fari eg ál inn og t tá eg fari á álin við upplakningin frá tykkum so veit eg at vit kunnu fáa nakað ordiliga spennandi burturúr hesum her so at hetta uppskotið her og tað skal eisini vera ein góð tænasta fyri tey sum eru fimtan ár og niðureftir tey skulu ikki sleppa fjall heldur ikki foreldrini og so ein sálarfrøðislig skaðastova hon skal eisini setast í gongd og eg havi ryft eftir tí ar har eg komi okkurt men tað er akurátsum at t taðheur ikki ordiliga verið gongd í tí arbeiðinu sum tað sær út til so so itlíkam koyra á tað arbeiði aftur og tað er tað so ofta tá mann er á á breiðum fronti men vissu vit høvdu fingið ordiliga góð tilboð upp á tey p á hesir fimtan til fimmogtretivu pá tey túsund og fimtan minus og so eina asálarfrøðiska skaðastovu hvar ið vit síggja tað akkurát líka natúrligt eitt brotið bein er akkurát tað sama sum visti eg havi eina brotna sál fyri eina tíð og tað forskrekkir meg at hoyra at tryggingarfeløg altso at mann skal vera minni fyri teg um mann hevur tikið eitt ella annað fyri altso tú fært at bert avt bilinum bilurin skór lagdur bilurin skal inn til eit eitt eitt eitt eitt kekk og sum fært út aftur at koyra tú kanst skifta dekk ella altso tað er ikki hetta er ikki nakað av at tú kemur í periodur í lívinum hvar lívið er tungt hvar alt er svart men oftani havi verið hevur hesun ungdómur brúk fyri onkrum at tosa við onkur sum kann lurta og vist ovn enn ov betur við seta fólk sum hava sil fyri tí og hvussu mann kann seta inn so tú pjøvist ikki altíð hísa tólv viðgerðirnar royndirnar sum stendur í uppskotinum eitt war seks og sjey og so stendur eisini hvat ið íløgur og tað er eitt lítið sum eg legði merkitl uppskotin her sum ikki gott nokk hefta her við vinnu efti hr tit kenna hetta her rammurnar aftan fyri síðstu lógaruppskotini hvat er gott fyri altso fyri vinnulívið má hetta vera fantastiskt at fáa fatur í fólki sum hava ilt í sálini í eina løtu millum fimtan og fimmogtretivu at fáa tey so skjótt sum møguligt á rættkjøl tiru ein kempiguvinstur fyri arbeiðsmarknaðin í føroyum so tað vil siga at at sum vinna er hetta eitt ein ordiliga gott mál at tú ikki ert sjúkrameldarforloyn hvussu tosam tey sum hava brot sær beini skula blintar armurin eitt ella annar ryggskaðar g hvat veit eg tað er so viktigt at tey fáa eina hjálp tú skalt ikki koma in viðgera teg troytta tykkum við viðgerðartrygd men eina útgreining altso og so eina behandling inna ferð tretivu dagara hvat er at fáa tey so skjótt út í samfelagið aftur takk fyri harra formaður takk fyri so havi eg nakrar viðmerkingar her tað er jóhannes
tis joensen fyrst ger so væl takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við landsmannin tað skal vera ítøkiligt
mann skal fara í gongd við eitt í senn sum erikki veður ig í øllum sjálvandi meni tað sum eg ællaðtíð at vit merkir tað er tað at vit mangla fakfólk innanfyri heso nógva øki og bara eitt dømi um at nú nevndi landsrmaðurin sernám tar erg vitandi um at mun til sama fólkatalið so hava danir átjan sálarfrøðingar men vit hava átta so lutfallið við fakfólki tað ger so tað at tann tænastan sum vit kunnu bjóða er sjálvandi e nógv verri tí vit kunnu ikki vit hava ikki fakfólkini til il til at bjóða tær tænastuna tí haldi at vit mugu brúka tær pengar til at at seta fakfólk í starv tað er tað sum og so samskipar tað sjálvandi takk fyritakk fyri ger so væl karliholm johannesen
túgvi at tað hevur nakað við tað sigur stededborgar inni á tí eisini hevur ja polsatrarvestin iniá
g haldi eg og og onkur annar eisini heta her við stigmatiseringini altso vit hava alt for leingi í føroyum haldi eg stigmatisera g og og og tí tí haldi eg at vit vit hava ikki sett nóg nógv inn á akkurháa partin har tí liggja vit eitt sindur undir eitt nú dønum tá ið tað kemur til at anster at koyra resursur inn men játtanini til sernavn er hon er øgilig altso it ta er eisin spurningur um kann mann eisini at kann mann gera nøkur onnur ting altso umraðfesta ting samskipað ting beturi tí at eg spurdi nemja kvøldi tað etað er nøkur onnur ting vit vit tosa um endurvenning ha vil hat ne tosa um fysoteapina ergitermen hvussu nógvar fysitaterapóttar hvussnógv ergitearpótar í føroyum vit hava altso vit hava øgiliga nógvar spurningurin er brúka vittað at vit hava nógv fólk innan fyri ta fakið rætt samskipa vit tað nóg væl ella deila vit alt upp í smáar bitar soleiðis at at eg ella enda so veit ikki orliga hvar skal eg fara her er so nógv ymisk ting hvat er tað rætta fyri meg so so eg tykka samskipanin eisini ein partur av tí men at koyra tær inn á á fólkaskúla til høgrabein tað meini eg virkuligat at at raðfesta tað hægrið eisiniso er tað edva jacobsen sum
viðmerking ger so væl takk fyriherar formaður íð einess nógv gott sagt m hetta her ug nú kemur landsstýrismaðurin inn á
millum annað sernám har eisini har eisini resursur ígjøgnum nógvár koyrd inn á har tá kann ikki lata vera við at hugsa um tað sum eitur kærlstatmodelli hvar ið tað hava sungi eftir sær skipanini fyri at fáa haina at koyra víðari tað er ein persónur sum hevur lisið lð higartil og hann kann bara brúka tretivuprosent av til arbeiðskraft upp á hetta her hini hálvfjerðs prosentini skulu brúkast til annað oog tað ber ikki til umskipa tað altsor tá seti eg spurnartekin við um skipanin er fyri tey børnini sum virkuliga hava brúk fyri kairstavst modellinum nú er tað ikki akkurát økið hjá landsstýrismannu og eg hugsi bara tá ið vit tosa um sálarfrøðlighjálp hjálp og rætta hondina út at ta ótrúligt og so snakkað monn um at mann íbúgv útbúgvur ein afturat eg sigi mann kundi fyrst brúkt hana sum var eg skilji ikki at í mánaðir og kanska eitt ár skal mann kempa fyri einum slíkum sum hevur havt so stóra takk fyrija
so er tað karli holm johannesen gersæe tað ber altíð um t tað bar altíð til umskipa tað er bara at gera hatta t
tarttað kann bara ringt at broyta men men men tað ber til og túmi mást heldur ikki gloyma allar ymiskar instansir sum arbeiða við teimum við sálarligum avbjóðingum altso sinnisbat hevur verið tað eru ófør í veruleikanum ábbláa kross ófør barnaverndar runt um hava eisini eina ávirkan sernám til dømis siguatiskur depilin til dømis tá eg var tyngri so tað er nógvir ymiskir platformar sum royna at hjálpa til men eri so øgiliga spentu up att uppskoti her tí eisini tað tað verður kvalitetsikrað í mun til hvønn einkuldan hvat mann fær burturúr heilt konkret og eisini hvat er tað sum avbjóðingarnar eru hvussu kunnu vit gera nøkrar onnur ting rundan um hettar her soleiðis at vit minka um pínuna hjá okkara ungdóm tað haldi eg er áhugavert at brúka takkfyri harra formaður takk fyri so er tað siri stenberg
sum hevur eina viðmerking ger so væl landsstýrismaðurin var inni á hetta her at at øll øll hava
saman virði at a mann líka nógv verdur óansára hvann mann hvann mnhvatt mann feilargain er sagt sjálvandi hava øll fólk saman virði óansæð og landstýrismaðurin skal eisini fáa allan stuðul frá okum í tjóðveldi til at seta tilmælini í sálarheilsuætlanini í verk og eisini til at skapa bætar í sjúkrahúsverkinum eingin ivi um tað og tá ið tað kemur til ta sálarfrøðiligu skaðastovufunktiónina so er hon gjørdi eisini eisini sinnispæti var nokk o nógv við í tí arbeiðinum at gera sálarheilsu ætlanina og tað fór eitt arbeiðsboð oman í systevi um at koma afturvið enum tilmæli um hvussu hendan her skaðasta funktiónin kundi síggja út so tað er bara at gløva við a rykkja tí so kemur tað eisini og so verður tað kanska tað næsta sum okur viðgera her tí tingini taka tíð men men tey koma tilmælini koma so við við alt kemur ikki í senn men men hvørt fet á leiðini er eitt fet kann mann siga rættan vegtakk fyri ger so væl kali holm johannesen
ikki fáa at fáa tað sett setta í gongd øh spurningurin en eisini
sjum vit eru góðir til atto
kosa forelduri í føroyum eruvil góð til at tosa við okkara børn altso egeru tað ikki onkra aðrastaðni í enum sosialum plastformi og kanska foreldrini eru dupult so leingi úti á teimum sosialu miðlunum sum børnuni sovorði nakað ha mann mann tekur altíð seg sjálvan tá mann situr og lurtari her eg má sjálvur nóg góðir at tosa við dreingirnar hjá sær nei eg sikkurt nokk ikki men eitt sum e g aldrin havi latið nakað ivaver um tað er at mann elskar te nei g elskar síni børn ta rtað er virði at mann mann mann mann virðir ungdómið hjá okkum og tí skal mann nokk eisini trúgvi hyggja inneftir vit skulu øll hyggja inn eftir hvussu eg sjálvi eri
móti okkara ungdu behandla tey við virðing og respekt og geva teimum góð orð við á vegnum tað at leiða tað eraltso tað leigar ikki tað at tú blívur skal blíva løgmaður ella landsstýrisfólk ella fótbóltstænari ella stjóri ella hvat er hennrik old var inni á tí øll pløvar siga at blíva stjórar ein leiðari fyri meg tað er eisin s klár at leiga seg sjálvar fyrst og fremst og so eisini at geva gott til onnur norðurlandahúsinm í gjár hvussu nógv er at siga at vinmenninir vinkonurnar stuðla sína síni vinfólk vistu tey hava eina tunga periotu takfyri hara formaður takk fyri so er tað edvand jacobsen sum hevur orð
ger so væl takk fyri harra formaður eg skal gera skjótt av í
havei havt orðið eina ferð tað sum eg koma inn á nú er hetir her um at veita sálarliga frøðiliga hjálp til tvey túsund og fimtan og fimmogtretivu sum nevndi nei landsstýrismaðurin kelioholm johannesen í sambandi við t eisini sernám og mann hevur aðrar skipanir og eisini tað hvusu nógvar tíat pveitar eru runt um vit eisini tosa um at kanska fáa ein sastikk um hvussu nógv eru og hvønn kunnu tey gera gott fyri oghvussu kunu tey samarbeiða tað kann eisini gott blíva øgiliga skjótt kassa grøva kass uppdeilt og tað er ein stór avbjóðing og tú tú ja tað sum er reiður at fara í altso tí at øll verja borg og tá ið eg nú var tað sálarøi tað var tað va tá eg nevndi karlestat modellið so var tað til til okkara børn og ung sum hava ein tarn kanska menninka teir sum hava havt tað er verið fantastiskt at hoyrt foreldrini hvussu nógv afrastg børnini eg hugsi bara um at taka taka útgangspunkt íð tí einstaka børn sum einki málaðu havt tey byrja at brúka at finna nýggj orð og alt hetta her og og tað var sett líka sum fyri tey og teirra familjur er tað eitt fantastiskt átak og eingin sær tað betur enn tey sum eiga børnini hvat fyri mun tað ger tað viðger tað her í og vit kunnu so øgiliga skjótt sum sita her og fantasera um aðrar viðgerðir sum ikki røkka til tað einstaka barnið og tað mann so hoyrdi í ta og viku at tað kundi bara brúkast tretivu prosent av arbeiðssíðuni upp á hetta modellið tí hini hálvfjerðs prosentini máttu brúkast til annað og hvat er annað eg hugsi bara vist mann men men tað var gingu trý ár intil ein níggjur tað tekur trý ár at útbúgva ein níggjan og tey vóru gongd við tað og ja tað kanska bíðaði tvey ár afturat men men tey sum sita við sínum gullkluppum sum sum hava verið í sær skipanini og eru drottin út tí mann prioriterar øðrvísi ni eg skilji ikki og tað kann got fyr onkur annar kann fáa meg til at skilja tað at hesin persónur ikki kann fara uppá hundrað afrosent og og røkka út til føroya reisa runt og fáa til gaks við hesi børnini tí ein lærridumuri mann hevur tað nyktar iki ba at seta ein og hvønn og so bara eg brúka tað ókey tað kemur einum tvey ár ordiliga gott og tann sum hevur hetti her ger sokla fantastiskt arbeiða á øðrum økjum men tá ertað ikki kaldsarashodelli sum røkkur út til til nógv børn og sum hava fingið eina eg veit ikki ordiliga vit kundu ikki snakka okkum bert úr hesi men tað kann harmast og eg trúgvi ikki at tað bara harmar meg og tað sama við teimum sum hava við sálarfrøðiliga hjálpa at gera og at mann veitir tað til tann einstakan tí tað sum landsstýrismaður inni á ein setningur frá lærarunum til eitt barn kann vera nokk til at virkla a at leggja tilveran hjá barninum tí tað ikki var serliga pedagogiskt sagt og barnið kanska lukkað bar av men tað býr í hesum barninum kanska í áraðvís og eg havi eisini funnið tað onkran sum eg kenni væl sum hevur havt onkran setning í skúlanum sum hevur stungið so djúpt eg havi so djúpt at viðkomandi kanska flutt niður og fekk enna skúlagongud niðri ongan hug til hvørki at koma til ta heimbygdina ella tann skúlan men tað kanska vara hesin eini lærarin sum ikki dugdi at megna tað at síggja eta er í barniðum tað er so alvorligt og so og siga tað at hálvfjerðs prosent kundu bar ikki brúkast pá hetta her tí tí t eg eg má gera annað g o fá ikki tíð til tað so so fær mann okkurt annan at geraokurt annað visti mann vil børnunm væl heta øilig alvorligt men tað er at síggja tann einstaku hvat hevur viðkomandi brúk fyri og hvat e tann familjan hjá viðkomandi brúk fyri so kunnu vit hundrað prosent sikkur í dagsins samfelag seta tingini øðrvísi saman so eg gleði meg vissu landstýrismaðurin fer at hyggja um hasar skipanir kundu arbeiða saman snakka saman við mentanmálaráðnum hygg hvat ber til tí tú kanst gott standa í tara um viku og snakka ordiliga væl fyri títt øki men tað hjálpir ikki teium børnunum sum hava brúk fyri ten tænastu tey fingu so hvussu ofta hvuofta ov leingi skal mann snakka um tað og børnini sita og bíða eftir eini tænastu sera alvorligt haldi eg takk fyriharra formaður so er tað siri stenberg sum hevi eina viðmerking ger so væl
fræra formaður ja eg undraðist eisini tá ið hatta málið var uppi tí við
vke við karlesatt modellinum nú tað gott nokk ikki málsøki hjá landssmanni í heilsumálam men tað hoyrdi tí mentamálini men tað virkaði sum tað var eit sindur trekleiki í systeminum um at kanska gera onkrar tillagingar tað veit eg ikki tað virkaði hvørfalt so vist mann tenkir upp á eitt barn sum skal læra mál og at mann skal bíða kanska í tvey trý ár altso tvey trý ár av einum barnalívi tá kann tann tíðin har inniler har har mann í mest móttakilig fyri innlit verða farin og tað hevur ávirkan á alla lívsleiðina eisini hjá allar tí familjuni tí er tað rættiliga rættiliga alvorligt og tí má mann eisini fáa tað upp á pláss taðel so eitt heilt annað mál men tað kann kann landsstýrismaðurin kanska skunda undir í landsstýrinum í samgonguni og edvar jacobsen eisini sjálv tí at tað er simtultend ikki gott nokk takk fyri takk fyri ger so væl edvar jacobsen
takk fyri formaður nú hava vit septemburmánaðin í tvey túsund og tjúgu
hugsa teir at dótt veg heima í dag um at ikki bleiv gipsaður fyrr enn n tveyogtjúgu tað tað er vert at hugsa um hvussu alvorligt tð hevði verið og av tí atn eg nevndi tað var tí at landsstýrismaðurnim sjálvur kom inn á sernám tað er ikki økið hjá lansstýrismannim men eg hugsi bara tað økið sum landsstýrismaðurin var har av og tað økið sum er inan fyri sernám er púra sikkurat nógvar skipanir kunnu arbeiða saman at samstarvið ov tíðliga innseting til gagnfyri tað einstaka barnið tað er har sum tað tað er har sum eer eg bara vís í mann kann gera mun men kassakassa systemini tað gera ofta tað at ikki ná hjá mær men børnini koma og liggja í klemmu takk fyri harra formaður takk fyri so er tað karliu

vit arbeitt leingi í politskuskipann í føroyum og vit tosa øgiliga ofta um at vit skulu laga ávíst ting til føroysk viðurskifti tí at vit eru eitt so lítið land øh p á einlannan máta haldi eg vit eiga øll somul sum tit hava verið inni met at verið inniá her harra formaður at hyggja eftir okkara skipanum og upp á einlannan máta haldi eg kanska pengar er eitt sum er viktigt men organisatiónin altso samskipanin av teimum ymisku tilboðunum sum vit hava eg trúgvi at vit hava eitt óalmindiliga stórt potensiali at fara eftir vissu vit megna at betur at organisera tingini á teimum ymisku økjunum at organisera tað tí at resursurnir eru deildir øgiliga út á smáting og tað skal vera lækt fyri brúkaran eisini at hvar e tað hvar skal eg fara hvar skal eg henni venda meg til tá eg havi nakrar avbjóðingar asálarliga tað má tað mag ikki vera so innviklað at at at at tú bara sigur ta htta hetta er simpulten múrurin er for stórur eg eg tími ikki so so eg trúgvi at organisatión samskipanin er hevur nógv nógv at siga við at mann mann samlar resursur og veit avhvørjum øðrum frá topp til bottona takk fyri hara formaður takk fyri vit hava eina viðmerking
tað er johannes joensen ger so væl takfyri tá ið kaliu sigur tað atvit skuldu
samskipað hesar innsatsirnar so mátt ta vera vera soleiðis at manningjan eiog hurð og fær alt eitt stað verður so vístir tag mán snakka so oftani men men leggur tað so upp til leiðslurnar íhesum ymisku stovnunum at tær skulu orðna tað tí oftani blívur tað eitt sindur torskilt tí leisnirnar fukusera júg bara sítt øki so tað má onkur gera tað so eitlana stað so virkar tað ikki tað er vussu her tikið ótrúliga langa tíð at fáa samskipað tingini og tað er øgiliga nógv øki sum eru ikki samskipaði enn g og um mannhevu snakkað um ta í rættiliga langa tíð so eg haldi at tað má onkur hvussu er fara inn og hyggja upp á tað takk fyritakk fyri gersovæl karliholm johannesen
eg haldi at tað var eg og hevði morten sum sátu saman í býráðnum tá ið vit sóðu
skipa fyri fnarskivn altso tá søgdu vit vit tosaðu um tað tá tað minnist g øiliga væl at vit skuldu gera tað lættari fyri borgaran at hvso so leiv so buldu koyrdur har tú skalt tað upp á einellannan máta at hyggja eftir hvat hvussu koyra vr resursurnar á teir tørvinr sum eru mest ringdur inn og tað haldi eg hevur riggað óal mindilig at tað hevr riggað virkligani væl ígjøgnum ein harrans ár at samla samla nøkur ting saman og vita akkurát hvussu mann skal deila resursurnar út so upp á einelanna máta ja eg havi eisin ein ábyrgd eg havi eisini ábyrd av mentamál altso nei eg er ikki landsstýrismaður har men vissu vit ikki tosa vist tú ikki tosa saman frá toppunum av so kanst tú ikki forlanga nakað so ganga ganga altso undir visti tú ikki klára gsjálvur at samskifta tað tað kemur heilt av uppi frá samskifti takkfyrihara formaðurtakk fyri so vórðu ikki fleiri sum hava
ynskti orð í hesum málinum og vit fara víðari til hetta málið ver so beint í trivnaðarnevndina og vit eru til punkt fimm tað er fyrsta at viðgerða tingmáli nummar seksogtjúgu tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildu fyri klakuverk statningsavgang inn í forsunnes vesni og farmarin fer at biðja um framsøgufólk á tí økinum ger so væl ja so skuldi næstan verið klárt tað fyrsti er ta kristian andreasen ger so væl takkfyrihara formaður tað snýr seg um at seta í
gildi lógarverk um kringu klæður yvir sjúkrahúsveti sum ír donsk lóggáva og tað er eina sjolgføroyingar av tí lóggávu sum er framanundan tað er donskt málsverki og tí er tað ríkislógarttilmæli vit tosa um her tað er soleisnir at tá ið mann fer til lækna ella fer agsjúkrahús so fær mann viðgerð frá einum lækna og læknaviðgerðin kann vera heftn við feilum sum hjá øllum øðrum og fyrr var tað soleiðinr at mann mátti fara til ein advokat og so skul mann stevna sjúkrahúsinum og tað var oftani ein øgiliga lang prosess honn skuldi innvolvera kanska rætta læknaráðið fyri t finna útav um viðkomandi lækni hevði hevði handlað innanfyri teir norðmar sum eru galdandi og tað viðførdu eisini eitt mótsetningsforholdi millumsjúkling og sjúkrahúlandssjúkrahúsið og varð kanska sindur skaðiligt fyri umhvørvið fyri fyri báðar partar og tí hevur mann fyri nógvum árum síðani ela nøgrum árum síðani gjørt tað at mann hevur lagt alt hetta her við klæðum út til eitt serligt system eitt serligt klæ av system sum verður viðgjørt uttan fyri sjúkrahúsið ásjúkra húsverki tað vl siga at sjúkrahúsverkið verður ikki partur í ein sora mál beinleiðis men tað verður tað verðu viðgjørt av eini av einari óheftari skipan og tað er ein skipan sum eitur pá skentklakstatningurin og tað er tað er tað verðr viðgjørt í danmark og nú eitur tað so stýrilsin fopaskentklákær og tað er ein eineinfald prosess pá tann mátan at har eru serkønn fólk sum viðgerða málini og kenna til viðkomandi viðgerðarháttur og sovíðari og tey málini eru lætt at upplýsa at borgarin skal bara siga hann hvat hann hevur hug at klæða og so upplýsir viðkomandi kæristovun í sjálvur málini má piskja fara ella n adlokat og fáa tað útgreina har og mann fær so eina avgerð og so kann tann avgerðin kærast til til ankinevnit og har sitast eisini serfrøðingar í

mann kann eisini kæra uppførsella man kan eisini hava disponeraar klæður yvir læknar og tað skal so eisini viðgerast í hesum sama systeminum men tá er tað eitt annað nevnd ein onnur nevnd sum viðger í slík mál sum eitur summ hesi vdisploner nevnd og alt hetta er gjørt fyri at bøta um rættartrygdina hjá fólki og fyri at foreinkla klæðu prosessuna og fyri at umganga eina konfirnatión ímillum kanst man siga lækna og og pasjent soðisir at tað vervður viðgjørt á einum øðrum stað og av óheftum fólki og og eg haldi at tað hevur virkað øgiliga hvussu er nógv lættari at hava við at ger hata tað fyrr kongu skjótar fyri seg og hetta er eitt system sum hevur verið galdandi í nøkur ár og íviðatí donskulóggáva so er hendar nógvar broytingar í danmark mest elra tekniskar broytingar og nú kemur so heilsamálaráðið við einum uppskoti um at dagføra lóggávuna so at hon er uppdaterað á øllum økjum og tað er bara til fyrimuns fyri borgaran fyri at økja um rættartrygdina hjá hjá hjá borgaranum so e ju siegta henda herhetta her lógaruppskotið er til fyrimuns fyri borgaran og fyri rættartrygdina og tað eru so nakrar broytingar í hesum her sum framganga av viðmerkingunum og tað er nakrar justeringar og tað eru við sít børn doyggja

tað sum en veið trupulleikin fyrr hevur tað at tað er kanst tú dokumentera ein fíggjarmis við at missa eitt barn og tað hevur mann torført við kanska út yvir útverplu til jarðarferð ogsovíðari sjálvt um tað er sjálvandi ein ein ein ein eitta ringasta eit foreldur kannkganga út fyri at tel at missa ett barn men nú bøtir manns upp á tað at tey kunnu fáa endurgjald pá hundra og tveyogtrýs túsund krónur og so er tað eisini nakað við at mann mann broytir reglurnar fyri hvussu i soeisnr at pá skent ar stætningin kann fáa lættari innlit í skjøl og fáa tað útflíggjaði frá frá sjúrhúsverkinum umann setir trýðafreistur áðnú av n sjúkurhúsverkið skal svara og sovíðari eisini fyri at framskunda málsviðgerðina visi mann fær útgoldið endurgjald so tað kanska er hendir ein feilur so er tað friða soleinr at mann ikki kan kreva stað aftur goldið sjálvt um avgerðin seinni verður broytt og so er tað eisini eitt annað og tað er tað at heilsumyndugleikin færin nú álagt at fráboða hesin

oftani verið ein tattnur skyldigur tað iskal mann royna at fylgja við er tað kanska onkur onkur í stovnar sjúkahúsverk ella sjúkrahús sum eru verjin onnur kanska fyri at berdøma tað og so er tað aðrar smærri broytingar um hvussu skulu mann hvussu skal man viðgera privat sjúkrahús og tað er eisini royttar reglur fyri skaða av tannviðgerðum og eisini serlæknar svirka uttan avtala heilsutrygd tá sklasjálvur rinda fyri útreiðslu til kærmáltsviðgerð og markið fyri en at endurgjaldvið útgoldið verður broytt frá tíggju túsun krónum til endurskjávsupphæddina uppá sjey túsund ja minus sjey túsund g trý hundrað

øso tað er fórhálvtrýss smáar tekniskar broytingar men men altíð alt er hetta eitt gott uppskot sum er tiltrongt og tað er gott at heilsmánlaráðið kemur við hesum her og fari at opstatera tað er hvussu tað sum eg haldi takk fyrihaformaður

er eitt ríkislógartilmæli sum landstýrismaðurin í heilsumálum kalia holm johannesen hevur lagt fram og tað snýr seg um at ati gera nakrar broytingar um kærimøguleikar og endurgjald innan fyri okkara heilsuverk og tað er sum sagt at ríkislógartilmæli tí tað donsk lóggáva og tað er soleiðis sum kristin andreasen eisini var inni á undanfarna røðari at í føroyum hava vit havt eina eina gamla gamla lóg sum hevuri verið rímiligani ís ek mik siga knortligt hvussu torskild upp á tann mátan fyri fyri einstaklingin fyri sjúklingin sum kemur í ta keðiliga støðu at mann hevur fingið eina skeiva viðgerð sum kann viðføra í ringasta føri at onkur kanska doyr ella onkur kemur til skaða og færvarandi míin meðan tey í viðgerð í heilsuverkinum at tað her verur havt øgiligani langa prosess at fáa eitt endurgjald altso tað sum krisi andrease man skudi havt audokat um man skal skriva og kæra og dokumentera og tað hevur tikið t nógvu nógv ár oe ofta hjá fólki sum er ringt illa fyri frammanundan kanska tí tað eru sorg tí tay mistu ein avvarandi ella tí at tey heilsu messa siga er komin illa fyri av tí skeivu viðgerðinum tey hava fingið og tí hevurtaðikki verið lætt at fara ígjøgnum hesa prosessuna men danmark hevur mann so broytt reglugerðin gillíka lógina og tað við hesum her verur tað sett í gildi í føroyum og sum eg skilji so er tað á heili áttaoghálvtrýss broytingar men nógvar av teimum eru smáar broytingar og kanska tekniskar broytingar tað sum uppskotið sigur hvørjar íhøvuðsheitum eru broytingarnar tað er tað eru hesar doyggja børn í sambandi við skaða ið eru fevndir av lógini eftir tveyogtjúgundu viðgongu viku altso meðan barnið e ramvegis er óføtt og áðrenn tað er fyltátjan ár hava foreldri rætt til endurgjald hundrað og tveyogtrýss túsund krónur altso e komin í skaða undir undir einari viðgerð í heilsuverkinum og vistu t eru tvey foreldur sum hava á felags foreldramyndugleika so verður tann upphæddin býttur millum foreldrini so er eisini nakar nýggjar reglur um áheitanir frá páskent er statningurin um at fáa útflýggja skjalatilfar frá sjúkrahúsum og øðrum sum kunnu hava duendurgjaldsskyldu ímóti sjúklingum sambært lógini og frá øðrum viðkomandi myndugleikum at tað altíð skuldu svarast innan tretivu dagar eisini fyri málið ikki dregur út ber hetta ikki til skal frágreiðing sendast til pá skent er stætningan útkoldin endurgjøld móttikin góðari trygv verða friðað soleiðis at ikki kunna verða kravd afturgoldin um avgerðin í einum máli broytist í sambandi vi ena kærmálsviðgerð tí er ein rættiliga víðfendandi broyting men eisini ein trygd fyri eyka trygd kann mann siga fyri sjúklingin ella tey avvarandi hjá sjúklinginum og heilsumyndugleikin fær álagt at fráboða syrulsen fór pá skentsiggarhet um myndugleikin iðrtgennisnittligi statniskprygdi eftir lógini nærri reglur um hvussu hetta verður staðfestir hvussu uppgerðin sum liggur til grund skal gerast er ásetti kunngerð sum skal setast sjálvsett gildi fyri føroyar um lógin verður dagførd tá lógin sumhava í løtuni aðrar broytingar eru at tá tað eru privat sjúkrahús og ella knikkir ela serlæknar viðtalur sum fáa beinleiðis sgjald frá sjúklinginum altso ikki sumeella almenn ikki betalur fyri so skulu tey sjálv rinda møgulig endurgjøld sum tær verða áløgt eftir lógini øh sum nakrar regnur s verða broyttar við tannviðgerð og serlæknar sum ikki hava avtalu við við heilsutrygd skuldu eisini rinda sjálvir fyri tær útreiðslurtr at hava eina kærumálsviðgerð sum annars áleggur heilsumyndugleikanum um teir hava eina avtalu í heilsutrygd og so er tað t heilsumyndugleiki fær skyldu til at leggja út fyri endurgjald til sjúklingar í teimum førum at privatu veitara ikki hevur lógarkravdar tryggingina og tað haldi eg eisini er upp á segt pláss men sum sagt ein lækni hevur skyldu til at taka særa trygging um an virkar privat og visti tað almenna leggur út so kanna almenna hava krav um fóta afturgoldið frá viðkomandi lækna h men tað trygjar so at sjúklingurin altíð fær pengarnar eisini um læknin ikki hevur tekna eina trygging hetta er nokk so víðfevnandi lógaruppskot tað er nógvar síðir tí nógvar broytingar men hatta er sambært uppskotinum høvuðsbroytingarnar og vit í javnaðarflokkium halda ati at tað er kærkomið og fara at vera positivur fyri uppskotinum ot viðgera tað positivt í viðgerðar í trivnaðarnevndini tí vit halda ati altso støðan er í dag so er tað hevur tað víst seg ofta at vei rætiliga trupult hjá súklui ku at fáa endurgjald um mat skal vera tolin og ð tekur ofta nógv nógv ár hjá fólki at fáa heitta endurgjaldi sum tey hava rætt til at tá man knn gera tað lættari og skjótari smidligari hjá fólki sum hava fingið so eg kom ta óhepna støðu at fáa eina skeiva viðgerð sum tíverri hendir onkuntíð í heilsuverkinum at tey kundu fáa skjótari endurgjald tað eru vit positiv yvir fyrr takkfyrihara formaður takk fyri so er tað erhard joens

til viðgerðar er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anorning um ikraftrelin forferøini at forskelju lógi um endring av lóg og klát og einstatningsatgan innan forsunnleks vesinit á sjurðføri saks behandlings reglur og borgarnesrættihetir metmeri hetta er sum sagt eitt ein dagføring av nøkrum lógum sum eru innførdar í danmark sum hava við við rættum hjá bæði pasentum og avvarandi at gera uppskotið tekur støði í at mann vil at sjúrðføra tær føroysku reglarnar soleis at teir eru í hædd við teir donsku og at mann við at innføra hesar reglarnar kemur at betra ella tryggja rætta kensluna rættar kensluna hjá fólki sum sagt her eru nakrar tekniskar broytingar nakrar av teimum eru heilt smáar tað er bara hvar ið onkur nøvn verða broytt frá frá einum navni til eitt annað navn og eg haldi ati undanfarni røðarar báðir tveir hava gjøgnumgingið rættiliga væl tær broytingarnar sum talan er um so tað er eingin grund til at skula troytta tykum við teimum eina ferð afturat tað er hetta uppskotið fer í trivnaðarnevndina hvar okur fara at geva teg geva teð í eina góða viðgerð so í tí stutta og tí heila so er tað bara at fegnast um at hetta her verður borið niðan tingi og at okur fáa skipað hesi rættindini hjá paskentunum og hjá teirra avvarandi líka væl sum tað verða tryggjaðir í í danmark og lat tað bara vera míni síðstu orð her tað er eingin grund til at endurtaka fyri bara at endurtaka takk fyriharra formaður takk fyri so er tað siri stenberg sum
hevur orðið ger so væl takk fyri harra formaður
sum sjúklingur so hevur mann nøkur rættindir um tað nú skuldi hent seg tað at tað vóru feilur ella manglar í einari viðgerð og tað kann sjálvandi henda og tað hendir tí allastaðni har sum fólk eru kunna feilir uppstanda um mann hevur nú í nøkur ár kunna fingið endurgjald fyri tað sjúklingar hava kærumøguleika og okur síggja faktisk allastaðni eisini bæði hjá okum sjálvum men eisini í londunum rundan um okum at tað eru fleiri og fleiri sum brúka tann møguleikan og eisini fáa endurgjald so tað er nokk so nógv broytt bara innan fyri ta síðstu árini tað at kunna kæra tað eru gott fyri rættartrygdina men tað er faktisk eisini gott fyri systemið tí at vista vísir seg tað ati tað koma feilir og manglar fram so hevur mann eisini møguleika at fáa rætt upp á tað so tað er eisini kant mann siga positivt upp á tann mátan tí at eingin skal vera í iva um tað at heilsustarvsfólk sum veita viðgerðir tey ynskja sjálvandi at hjálpa og tey ynskja sjálvandi ikki at tað skalu henda feilir men tað kann altíð henda tí tað er menniskjansligt men alt verður gjørt kann mann siga fyri at hjálpa sjúklingum tað er væl tað sum er endamál á okra fíggjarlóg har hava okur sett fimm milliónir av um árið til eina sjúklingatrygging sum mann kann fáa endurgjald tað var akkurátsum tað talið mann metti at mann fór at hava brúk fyri í føroyum visti mann sammetti fólkatalið við grannalondini g mundi kava tú brúkt fyri og tað hevur hildið men tað heur eisini verið soleiðis at okkurt ár er upphæddin farin upp um og tað er soleiðis at vistu ferði rætt til endurgjald so skalt tú hava tann mátan at betrakt tað sum lógarbondið so at eisini um upphæddin á fíggjarlógini ír leðri og tí er hetta ein upphædd sum fíggjarnevndin ofta fer eftir sum í veruleikanum átti at verið nógv meir friga enn enn tað hon er tá ið tað kemur til lógarøkið so ersjúella heilsuøkið faktiskt nokk so flukt tí nakað er føroysk lóggáva og nakað er ikki og hetta er so eitt ríkislógartilmæli og her vil mann so dagføra lógina og eisini fáa sett í verk nakrar broytingar tað verður hetta verður fyrstogvfremst gjørt haldi fyri at harmonisera føroyska danska lóggávu men so er eisini nøkur nýggj ting komin inn í lógina og tað sum e verður nevnt tað er til dømis hett her við at vissi mann missir mann orsakað av einum feili í sjúkrahúsverkinum missir eitt barn sum er frá tveyogtjúgu vikum í móðurlívi upp til tær átjan ára gamalt so hevur mann rætt til eina ávísa upphædd og tað er nokk so løgið at hugsa tað í krónum og oyrum men tað tað e tað er tað so gjørt akkurát tað tar við tveyogtjúgu vikum er nakað sum bleiv broytt fyri kanska í mini kjkum t er trýár síðan elokkurt sovorúkur ddagførdu heilsulóggávuna tá heta markið et áttaogtjúgu vikur til nær mann segði mann vara eitt barn tað bleiv so flutt niður á tveyogtjúgu so so tað tað hevur so her fylgir tann lóggávan so við kann man siga h og so verðu eisini ásettir reglar um hvussu mann skal útflýggja skjalatilfar og eisini hvørjar svar freistir eru tá ið mann viðgerðmálini tað er gott tað verður eisini sagt at vissi mann sum sjúklingur hevur fingið eina upphædd og tað seinni vísti seg at mann kanska ikki átti at fáa hana s er um friða hevur mann fingið hana so so fanga borðið so eg mann fingið hana og so er tað tað at privat sjúkrahús og eisini privata viðtalur verða fevnd av hesum at tey skulu sjálvi gjalda og tey kunnu tey hava so møguleika ella skula so hava eina trygging til tað og so eru tað nakrar broyttar reglar um skaðar fyri

samansett tí at nakað er í tí kommunala altso barnatannrøktin er í tí kommunala og so er ta ein stórur partur sum arbeiðir í tí privata innan fyri tannríkt og tannlækna økið er fult føroyskt men framevir so skal mann so kunna kæra ígjøgnum hetta systemið frá og a og kunna fáa erstatning hfrápa sentaerstatningen og tannlæknar skula so eisini sjálvir gjalda og koma so eisini undir hetta her við at kunna tekna trygging akkurát sum aðrur visti tað var eitt privat sjúkrahús veruleikan og akkurát tað tann partin haldi eg sjálvandi at okur í nevndini fara sjálvandi at lurta eftir eisini hvat tannlækna felagi hevur at siga tí akkurát tí tann bólkrin arbeiði so so øðrvísi enn so nógv onnur so tað fari okur sjálvandi at geva teg eina góða viðgerð tað ivist eg ikki í og fara gera relevantar hoyringar í nevndini annars tá tað kemur til skipanir við feilum í sjúkrahúsverkinum so er tað eisini ásett í tí heilsulóggávuni sum sum bleiv dagførd tá fyri trimum árum síðan at mann kann hava eina skipan við tí sum mann rópa fyri ótil ætlaðar hendingar altso har mann sum starvsfólk hevur eina skipan sum mann kann boða frá tá ið mann er komin til at gera ein annan feil tað kann vera givið for nógv medisin ella altso eitt ell annað sum sum sum sum ikki átti at hent men sum kanska er ella gvið givið okkurt til skeivan sjúkling ella tað kann vera so nógv ting sum kunna stinga seg upp at mann so hevur eina fasta skipan har mann fráboða tey tingini inn í soleiðis at mann alla tíðina eftirmetur og blívu betri altso endamálið er ikki tað t at tú gjørt ein feil at veru straffaður men endamálið er tað at er komin til at gera ein feil sum kann henda men okur fara at at stramma uppin íkur mannagongdum og hyggja eftir hvussu kunnu okur gera fyri hetta ikki hendir aftur tað er nok so viktig skipan at eisini hava fyr at mann kann arbeiða í einum mentaliteti eisini har hugburðurin er tað at kemur tú til at gera nakað skeivt sum verður opin um tað soleiðis at mann fer tryggja tað at hetta ikki er nakað sum endurtekur seg tí tað kann vera feilur í eisini í mátani man stroktirera seg uppá s sum sum kunna gera tað at tað lættar henda feilir eg veit ikki um tann skipanin ordiliga komin at virka men men lógarheimildina samtyktu okur so og tað eri partur av eisini ptað hongur eisini saman við landslæknauppgávuni viski minnist tað rætt men tað kundi verið intersant at fingið lýst kanska eisini í nevndini tað e eitt mál fyri seg men tað er faktisk tað er faktiskt sett upp sum ein skipan sum p á sigt eisini skal arbeiða við at fyribyrgja feilum og tí er tað eisini viktigt at hava við soleiðis at mann ikki bara tryggjaær at mann núgevur man nær stætning men hvussu arbeiðirmann eisini í systeminum fer at fyribyrgja feilum so tað var bara ein sornun viðmerking afturat elnars haldi eg heta fínasta slag uppskotið klti bara fáa tær up á pláss við tannlæknam takk fyri ja takk so er tað edva jacobsen sum fær viðmerking ger suvæl
takk fyri har fámaður nógv av sínum góðu málunum sum kanska koma innan fyri sjúkisverkið
nú kundi eg ynskt kanska verið komin fyrr eg veit ikki um tay ikki hava vera verðið tikin upp á mál tá kanska sigur stenberg veit hann siti áðrenn ella tað er nakar sum koma leypandi aftaná tað er komið í gildi niðri tað sum eg hugsaði í sambandi við tt her við at tá ein skaði hendir innanfð sjúkrahúsverkið ella eini er skeivt behandlaður av einlari orsøk so vísi g tað at vera ein óamindiliga tungur burður fyri ein ba tað vanliga menniskja at finna út av hvussu mann skal fáa hetta er eitt eitt stórt pappírveldi og mann skal næstan vera professari øgiliga tung skipan hevur tað ofta víst seg mann kennir støður hvar fólk greina hetta systemi og fleiri kanska bara geva upp ella hug at gera upp tí tað er so drúgt og og óattilkomiligt hjá teimum sum ikki eru so øgiliga von við at fáast við hetta pappírveldið sum oftast skal til veit ikkihvussu tað kundi verið loyst um tan kundi verið ein hond u mann kundi fingið onkrum sentum stað men men tað er ein avbjóðing fyri nógv fyrsta jatakk so fær syristember

og har er tað sjálvandi eisini neyðugt at hava eina góða ráðgeving til tað og mann verða upplýstur um hvørj kærumøguleikar mann hevur megd vístir til dømis eisini á tað í sínum hoyringisskrivi eg haldi at tað vera nokk so løgið um viðmerking at koma við at nógv av teimum góðu málunum sum eru í heilsuøkunum koma nú hví er tað ikki komin fyrr eru að ikki altíð komin kanska etva jacobsen ikki hevur fylgt við tá setinum ikki fár vald
já tvang sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður
ja hetta er eitt ríkislógartilmæli sum merkir at hetta er viðvíkjandi einum øki sum vit ikki hava yvirtikið enn hetta handlar um endurgjald innan fyri heilsuverkið vissi mann er komin so illa fyri ja tað til dømis er hendir ein feilur so hevur mann rætt til endurgjald tað er øgiliga grundleggjandi fyri okkara heilsuverk eg haldi tað er ein øgiliga góð skipan og eg haldi er eisini gott at vit nú fáa dagført hesa skipanina og so vítt eg skilji uppskotið so so er tað avgjørt broytingar sum bara verða betri fyri sjúklingi nú verður sagt her at tað er so trupult altso endamálið við lógini og í hvussu við hesari dagførdu lógini er at tað skal nemiliga ikki vera ein óyvirkomilig uppgáva hjá sjúklinginum ati søkja endurgjald og tá áleggur teimum fólkum sum liggur við sum arbeiða við tí at vera hjálpandi og og vegleiðandi í mun til hvussu mann ber seg at so øh tað tað hopi eg at tað er í lagi tað er sjálvandi ymisk prinsippir tað verður mett eftir og tað skal ikki neyturviliga verða gjørdur ein feilur altso tað kann eisini verða hend eitt óhapp sum hevur havtóhepnar avleiðingar tað er ikki soleiðis at tað skal vera forsettiligt ella forsettiligt ella soleiðis nærmast verða shjúsk fyri at mann fær er stætning tað eru nakrar meginreglur sum mann gangur eftir og og og sjálvandi er mann nokk ikki altíð tryggjaður men nokk so væl tryggjaður er mann vissi onkur viðgerð eri er enda soleiðis at mann verður verri fyri enn ætlað ja tað ereinki st í at hetta er eitteitt uppskot vit fara at taka undir við vit eru ikki við til viðgerðina í trivnaðarnevndini vit hava seg umboð í trivnaðarnevndini meni og hetta eru n sikkurt nógvar detaljur sum tit fara at hyggja nærri at meni vit ætla okkum í hvussuer at taka undir við hesum uppskotinum takk fyri ja takk so fer landsýrsmaðurin

finna tann løgfrøðisliga sumstansini vit hava akkurt havt tveir løgfrøðingar uppi her teir hava gjøgnumgingið tað óalmindiliga gott hetta er faktiskt nokk so einkult uppskot hetta er eina sjúkurføring av einari lóggávu sum er donsk eina ríkislógar tilmæli og hetta er eisini nakar við rættartrygdin at gera altso rættartrygdina hjá okkum sjúklingum vistu vit so vera út fyri einum øllum øðrum at vit kunnu fáa einari statning og at tað ganga rímiligan skjótt og smidligani fyri seg altso eg setti mær bara fyri tá ið eg kom har út at royna at eitt sjúrðføra lóggávu sum er innanfyri heilsuøki og og tað haldi eg setti e t gongd við beinanvegin tí at eg haldi tað er viktigt at vit hava sjúrðuførda lóggávu tá i tað er innanfyri heilsuøki tað er tað er so tað var eitt politiskt altso tað var sum eg setti mær fyri at at sjurðføra lóggávum heilsulóggávun tað haldi eg hevur týdning og eisini tað sum siristenberg var inni á hetta er eisini ein fyribyrging í hesum alto tað er eisini at mann kann fyribyrgja at ting ikki henda altso at tingur ikki henda aftur man kann læra av feilum sjálvandi vist tand sama ger feilirnar v fimm tíggju ferðirnar so trygvi ann eg út frá at onkur annar kemur staðið altso men men at mann ikki at mann ikki goymir vit kenna tað frá borðplátuforminum tá mann er birið umborð har so stendur ein svornin listi á talvin ni kantin ein koktí fingur og onkur seymaði sovorð nai i altso er hatta tað er tí at teir arbeiða eftir altso null nullhugsjónini við óheppun ha og tað trúgvi er eisini e viktit at vit gera tað í okkara heilsuverki at vit eisini eggja fólki at koma fram við við feili vist at gera feilir at at simpulin a at royna at vera betur at gera tingini betur og læra av feili tað trúgvi eg hevur stóran týdning at vit fáa tað sett verk og tað er akkurát sovorð smhnda lóggávan bað mann sjugðurfør ta tað tað setir eisini aitt tað seta eist ljóskassarin á at vit hugsa um tað at vit hugsa um feilir og feilir kostaðis nú teir hava nakrar avleiðingar með ag trúgvi at pengarnir er tann minsta ítið visti tú missir eitt barn altso aðetá er tað nakrar heilt aðrar tramatiskar upplivingar sum tú fært og tí skal mann eisini hava kensluna av at t hevur gingið rætt fyri seg tá ið tú havt brúk fyri okkara heilsuverki og tí trúgvi eg harra formaður tað er viktigt at vit hava eina upptattera lóggávu og tað er líkamikið util føroyskt lóggávu ella ríkislógartilmæli at vit vit alla tíð eru opta í deyt so eg haldi ikki skal siga s nógv meir takk fyri harra formaður jatak viðmerkintann fyrsta viðmerkja tað verður
siri stenberg ger su væl takk fyri harra formaður ja eitt sum egskuldi havt verið komin inná
men tíðin fór tað var hetta her við at fyribyrgja feilir a har er eisini tað at hava nokk av skikkaðum starvsfólki altso tað at starvsfólkini eru eru altso hava tekfaldifikatiónirnar sum skula til og at tað eru nokk av fólki tað hevur eisini øgiliga stóran týdning og til dømis so veit mann eisini tað at tað er dokumenterað tað at hava eitt nøktandi tal av sjúkrarøktarfrøðingum vist tú samvedur deildir sum hava leðrital so eru fleiri feilir har sum tað er færri tað sigr seg tað sigr seg næstan sjálv tí tú rennur skjótari so arbeiðstrýstið hevur sjálvandi eisini týdning so tað er meira at mann kanska tekur tað við í ta samlaðu myndina sjálvandi er tað ikki partur av hasum her men tá ið man hugsar um at fyribyrgja feilir so hevur tað ótrúliga stóran týdning at man ikki alla tíðina hevur tað hannganti yvir fær at mann skal renna skjótari takk fyri ja takk ger so væl keilio holm johannesen ja eg er bðihevi púra samdur
her vit hava eisini eitt eitt
eftir dømini um hetta her við ilmeisinering aso ja tað búkur kanska ikki altíð so alvorðiligt sum tlerstattnessakir men men men tað vísist tá man n finna at kanna so er tað so so kemur also filmedisinering fyri í stóran mun nógvastaðni úti á ellisheimum sovorðnari tí at nakrar skipanir ikki tosa saman og tí hava vit eisini raðfest tær skipanirnar soleiðis at vit eliminera feilmedisinering eisini tá ta eru skamtanarmiddisin frá apoteksfpektini av sovorð nakað tað vil siga at at vit inna fyri eina heilt stutta tíð hava eliminerað sum eg skilji á lagnum altso eliminerað tann feil møguleikan at tú feilimedisonerar tað er sjálvandi eisini positivt fyri okkara eldru borgarar og okkara sjúklingar takk fyri harra formaður jatakkso fær etva jakobsen eina viðmerking ger so væl
formaður tá eg hugsaði mem ett her sum nevndi í áðni at tá ið mann hevur út fyri
at ein feilur er gjørdur ella tí úrslitið bleiv ikki sum tað sum tað skuldi so hevur tað víst seg og tað kenni eg innan fyri fleiri sum hava tosað við at tað er ein øgiliga tung prosess mann kundi ynskt at tað var tað kann tað vera tað blivur nú tað veit eg ikki ella tað hevur verið onkuntíð um tey so ikki kenna til tær men tað ikki verður so væl upplýst møguliga at hatta er ein tøkur taka tær ein við tykkum soleiðis gera tit um mann fær eina hond og tað er ein sak sum er rímiliga greið og einkul tað virkar sum at tað er eitt sindur at verja borg so er tað bara men tað er ikki so serliga gleðiligt at standa eftir við og kensluna av at mann gjørt nakað skeivt so mann vil kanska verja borg so at tú endar við at fara henda við og handa við og ikki ordiliga fært loyst uppgávuna og tað eru eisini persónar sum aftaná fleiri ár geva tey bara upp og tað vóni eg bara kann blíva betri tí tað er eili harmiligt fyri tess tað gongur tíður at tað skal vera so drúgt umráða at fara ígjøgnum atnátt ja takk gert tú væl hvat er liðugt um hann er hann er hann

tú biðir ta var ein tænasta eini prátsjúkhú so kanst tú fara inn á ein lista inn á nein dátabassa og hyggja akkurát tannlæknin hvat fyri feilir han hevur gjørt gjøgnum hvari erta so kanst tú sjálvur vordera um hann um man hevu gjørt for nógvar ella for lítið og tað er teirra púra opinleika um tað men eg haldi ikki at vit skulu akkurát fara at kopiera ta støðuna men vit skulu hvussu so er ikki eggja til at vit goyma feilir øll gera feilir sum egu á lívi vist tey ikki gera tað so gera tað ikki nokk til nyttu takk yrra formaður ja takk fyri so vórðu ikki
og máli verður beint í trivnaðarnevndina

tað eru ikki fleiri mál á skrá til henda tingfundin so tað sum eftir er tað er ati kunna um framløgur og um álit sum er konni aftur í nevnd og so til seinast skránna fyri komandi tingfundum tað fyrsta málið sum er sum er ein framløga tað er eitt mál frá helga abramsen landssýrsmanni í unghvørvisvinnumálum og tað er eitt uppskot til ríðslógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya lóg um endring á flóg forferðørni um utlendingisalgang til oppbóðstilalsin med henbligd povistu formaðin fór beskeftisi endring ábsmmensen um

so hava okur eftir etivinna nøkur álit sum eru komin í nevnd og tað er tað fyrsta er frá trivnaðarnevndini tað er álit í løgtinsmáli nummar fimtan tjúgutjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um dagpening í venna sjúku við meira ti kvøvud nítjan dagpeningur vegna sáttarhald til pensjonistar ella fólkapensjonistar endurgjald til arbeiðsgevara og víðkaðu rættir til sjálvstøðu vinnurekandi

og næsta álitið sum eisini er komið aftur úr nevnd tað er frá rættarnevndini tað er álit í løgtinsmáli nummar fjúrtan tjúgutjúgu tað er uppskot um broyting í lpikenkølsi um straffilógin taðl revsilógin og tað er ein nágreinan av paragraf hundrað og nítjan stykki eitt sum hevur

so er tað tað triðja álitið mu seinasta áliti tað er álit í løgtinsmáli nummar sekstan tjúguogtjúgu ogtað er eisini frá rættarnevndini tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá løgtingsins umboðsmanni fyri árið

ge tann komandi tingfundin sum er lýstur at vera týsdagin tann níggjuogtjúgunda septembur klokkan trettan tað er fyrsti aðru viðgerðir tað er onnur viðgerð av tingmáli nummar fimtan tjúgugtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um dagpening vina sjúku við meira góvu nítjan dagpenningur vegna sáttarhald dagpeningur til fólkapensjonistar endurgjald til arbeiðsgevara og víðkaður rættir til sjálvstøðug vinnurekandi og og sað er onnur viðgerð av tingmáli nummar fjúrtan tjúguogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í lópikenkørilsi um straffilógin revsulógin ti nágreinan av paragraff hunrað o nítjan stykkji eitt og tað er álit í onnur viðgerðim av tingmáli nummar sekstanogtjúgutjúgu tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðingina frá løgtingsins umboðsmanni fyri ár tvey túsund og nítjan og so er tað fyrsta viðgerðin av tingmáli nummar áttaogtjúgu tjúgutjúgu tað er uppskotið til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya lóg um endring av flóg forferðini um útlendinganságang til opbóltssedalsi metendlgvóg vissuformann fór beskeftlisi endring av besmac um arbeiðsmarknistilgnýting